ja so er tingfundurin settur og vit fara til dagsskránna nú hósdagin áttaa oktobur fyrst á skránni er fyrsta viðgerð av tingmáli nummar tretivu tað er uppskot til løgtinslóg um broyting løgtslóg um serstaka treytir fyri fiskikapet í makreli norðavsild svartskjafti á botnfiski tvey túsund og átjannítjanogtjúgu og botnfíski í barershavni í tvey túsund og tjúgu soleiðis eitur uppskotið skuli biðja um framsøgufólk fyri javnaðarflokkin er tað bjarni hammer fyri sambandsflokkin magnus rasmussen fyri tjóðveldið høgni hoydal billjustinussen fyri miðflokkin og bjarni kárason petersen fyri famso fær bjarni hammer orðið ger so væl
ja ja takk fyri harra formaður og okur viðgera tað er tilfeingisgjøldini av makrel norðrasild og svartskjafti og subotnfisk uttan fyri føroyar annars er hetta her mann kann kalla hefti ein leingjan av heimildini at taka veiðugjøld her stendur úr viðmerkinum at her er lagt fram av fíggjarlógartekniskum orsøkum tað merkir tað at í veruleikanum so kemur hetta her ikki at vera galdandi leingi afturat tí at landsstýrismaðurin og fíggjarmálanum ætlar at leggja eina øðrvísi lóg hvussu tilfeingisgjøldini skulu dragast inn framyvir eftir hesum her uppskotinum so er at so stendur at fyri makrel so skal tað takast eitt gjald inn upp á eina komma hálvtrýss per kilo fyri sild trýss oyru fyri svartkjat fimmogtjúgu oyru og fyri botnfisk uttan fyri føroyar hálvtrýss oyru og visi mann hyggur eftir soleiðis sirka eftir teimum kvotunum sum eru útskrivaðar í til í ár so vil tað verða ciskað so okur snakka sirka hundrað túsund tons av makreli tað vildeg givið hundrað o hávtrýss milliónir okur eru eg haldi sildakvotan var hundrað og fimm tað vildi eisini tað vildi geva um hálvfems milliónir og svartkjaftakvotan var trý hundrað og fimmogtjúgu túsund tons túsund tons sirka ev kig iki fái hatt skeivir men tað er tæet við tað og tað gevur so sirka og so tekur botnfisk bahrenshavninum og tað sum er uttanfyri har tað vil so geva eini millum fimtan tjúgu milliónir afturat visti nú okur vóru so heldið at alt kom inn ta ivast ou í um alt verður fiskað tað sum eg havi fingið sum hann sigi lisið meg til tað er tað at vis tgoskulu hygja eftir kvotuni fyri makrel so eru tað ella górðu tað eftir í gjár vórðu tað sirska at níggjuogtjúgu túsund tons eftir at fiska og okur hava níggjuogtjúgu túsund tons eldar at fiska og tað er ikki nókv eftir av árunum og man hoyrir at makrelurin hevur sprakki ringur at fáa at fáa talands og so nn so eta tað víðari at makrel nei sildafikiskapurin tekur seg veruligani upp nú í oktobur og novembur á desembur men sjálvandi vónar mann at mann fær alt høldar allíkavæl og tað er sjó eisini møguleikin at flyta ein partulig yvir um til næsta ár sildakvotan er lítið fiska men ter nú og vistu kal hyggja eftir í fjør so bleiv alt fiskað næstan á tríggjar mánaðir so tað er tai møguleiki fyri tí at fáa alt tað til høldar svartjafturin er fiskaður longu tvey hundrað og hálvfjerðs túsund tvey hundrað og fimmoghálvfjerðs túsund og mann hevur loyvi at flyta fjøruti túsund yvir um ár so har eru møguleikar at fáa alt til høldar og hvussu t stendur út fyrr í í botnhikkinum eg haldi har eisini er eingi trupulleiki at fáa at fiskað tað sum mann ætlar men tað eru eisini nøkur ting sum mann hevur tikið upp visti mann hyggur eftir prísinum frá januarmána í ár og kanska bara til nú so vísir tað seg at tann prísurin sum skipini fáa fyri millum an á makrel hann er lekkaður upp ímóti trimum krónum og tað er marknaðurin simpultenn sum ger tað at at prísurin úti í heimi er eisini minkaður

ein partur av hesum e makrelinum sum erða fiskaður verið fiskaður kanska í so tíðliga tað hoyrist úti at tað er eg vit skum man kann iga politisk press ella hvussu tað er men nógvar keyparin ynskir ikki at fáa makrelin so tíðliga tí atkvaliteturin erikt líka góður sum hin sum enn tað mu fiskaur seinni og tí er eisini eftirspurningurin eftir tí makrelinum sum verðurfiskað so tíðliga hann er slettiskt tann sami so nógv norðmenn fiska øgiliga nógvav makrel við nót ogtað er ein heilt annar prísur og pluss tað loyvir teimum sum fiska vurnót at selja á nøkrum marknaðum so føroyingar slettiski sleppa tin har sum man kundi fungið ein annan prís men tað er ein heilt onnur søga sum so ikki hevur nakað við hetta her uppskotið at gera tað sum kanska er eitt lítiðsindur interessamt tað er tað at landsstýrismaðurin leggur upp til at hann fór at koma í tingi við einum nýggjum tilfeingisgjaldi ella einari nýggjari lóg hvussu tilfeingisgjaldið skal dragast inn og tað stendur so flott í her at tað er eitt yvirskotsgrundagjald har sum hæll verður tikið fyri ræntu olju og fyri fiskaprísum og tað er sjálvandi eru øll forvitin at vita hvussu tað sær út eg veit ikk um nakar samgonguni hevur sæð tað uppskotið ella teir tæir tankarnir tað hava okur ikki í í andstøðuni og fyrrvalandi landstýrismannin arbeiddi við einum øðrum uppskoti sum eisini hevði hesi her yvirskotsgrundargjald og taka høvd fyri rentu oljuprísim eg minnist bara tað at tann tann samgongan situr nú hon var óalmindiliga negativ yvir fyri tí altso heilt heilt óalmindaliga negativ so eg eri øgiliga spentur upp á at síggja hvussu tað kegmum at síggja út tað sum mann kanska kann vænta ella kanska fríkta tað er tað at hetta virkar sum um tt uppskot sum er øllum førum eitt sindur meir innviklað enn tað sum er nú nú eta atkrónugjald perkilo og tað er nevnt til at forhalda ski til nú skal tað vera eitt uppskot sum tekur hædd fyri yvirskot rentum olju kanska fyri íløguna eisini eg veit ikki eingi veit men tað sum mann kann kanska gita sseg til tað er tað at tað uppskotið sum mann ætlar at leggja fyri tingi tað er longu gjørt klárt men tað kemur niðan í tingi beint áðrenn luktíð tí tað plagar oftan at vera so soleiðis at tingið simpultenn akkurát som viðfiskivinlógávana sum var tá simpulen ikki fer tíð til at seta sen í tað men tað er óalmindiliga viktigt tá vita okkur tað má koyrast ígjøgnum áðrenn jól hvussutað kom niðan nú nú sum tað burdi verið komið saman við fíggjarlógini so hevði alt tingið kunnað sekkið niður hugt eftir tí fingið allar teir partarnir inn fingið grein at ordiligat út hvørja ávirkan hevur hetta her altso er tað kemur veruliga nøkur króna inn tað er tað sum mann hoyrir man skal ikki man skal ikki hugsa tað ringasta men mann mann væntar at ella væntar ikki men man gitar at tað verður kanska skrúvað so tað saman at tú kann trekkja alt sum tú hevur hug til at trekkja frá so at tað kemur til stykkis ja men jamen so betalir tú einki tí at eg akkurát bygt av nýskip og kanska virki og hvat tað skuldi verið so slepp mann frá atbetala tilfeingisgjaldið men tað vóni eg ikki tí tað stendur í fríggjarlógini at tað skal so øll ið geva trý hundrað og fjúrtan milliónir í gjøldum so harra formaður men tað sum eg eri nokk so sikkur uppá sjálvandi skal mann ikki leggja landsstýrismannin undir nakað sum helst tað er tað at hetta her uppskotið er langsjan ferdigt tað skal bara snikkast til men tað kemur niðan her eg vildi sagt tað kemur niðan hermillum fimtan og tíggjunda desembur tá kemur tað niðan og tá sigur løgtingsformaðurin at at heim skulu okur átjanda desembur so tað eg dragari seg um at víkja frá tíðarfreistin tí eingin kemur at vera her aftan á jól so at eingin í tinginum sleppur at seta seg inn í tað uppskotið sum kemur niðan men tað er men tað góða er vistu tað var fyrstu ferð tveit so hevðu mann fingið akkur i tað men nú akrotsom nú nú væntar mann tað at mann væntar tað at tað kemur niðan soleiðis at tað er at mann fer tykið tey allar allarviktigastu inn á innkallingar tað kann gott verða at innkallarir verða verða gjørdar sama dag sum tað kemur niðan fyrr ag heila tikið mann skal bara fáa kalla tí eina

men tað er mann kallar tað fyri maistrot og veit ein sum dugir øgiliga gott í hesum tingunum og tað dugir hnher landsstýrismann í fíggjarmálum og tað sum er so heppið við tí tað er tað at tað koma oftani nýggj nógv nýggj fólk inn í løgtingi sum eg ikki ordiliga a vita eri von við hensan hendan her mátanm at arbeiða upp á tað halda tað skal vera so og tað vil vera tað sum fer at bera nýggja tilfeingislógaruppskotið rokningig ígjøgnum við at mánst slet ki slppa at viðgera tað tí tað kemur so seint

men sum sagt mann kann ikki bara standa her í gita men man hevur eina forvanning um at tað er tað sum tað fer at vera at uppskotið eg fari ídott langt síðan en tað kemur bara niðan heilt stutt áðrenn lukkutíð og so skal tað skundast ígjøgnum men vistu mann bara lesur ta grundgevingarnar fyri hvussu ta nýggja uppskotið skal síggja út yvirskotskundagjald taka hædd fyri rentum og oljum og fiskaprísum og sikkurt øðrum tingum eisini sum minnist eitt sindur um tað sum fyrverandi anandstýrismaðurin kom við í fiskivinnumálum ætlaði og sum bleiv totalt jarðlagt av sitandi samgongu nú men eg vóni ikki at tað verður akkurát líka tí so er akkurátsom so er so er so er støðið eð man kann siga so er tann kritikkurin ikki ordiligani uppiborin sum kom tá men tað var spennandi at síggja eingin ivi um tað eg sjálvur kunni gott hugsa mær at mann gjørdi okkurt meira simpult har sum mann simpulin fór inn sum hevur verið at tað ver eiteitt prosentgjald av avraiðingar áprísinum og sjálvandi vildi tað normalt tikið hædd fyri tí prísinum sum sum var á tí degnum varð tað uppgangsustøðir som betaltim eitt sindur meir og var tað verri tíðer so betalti manneitt sindur minni um mann hevur gifta um at kanska skuldi virkið og fári snýtt tí at tí tað kanska integratión er ikki tað phøvurst tað yvirhøvur ikki at vera so leingis um prísirin er almennir man kann kanska hyggja eftir norskum prísinum g so víðari men eg er øgiliga spentur upp at síggja tan nýggja gjald nýggja

sum kemur millum fimtaog tíggjunda desembur gangi út frá
ser tað høgni hoydal ger so væl ja harra formaður eg haldi bjarni hammer
royndi bara ein part av hesi her hesum mannin skriftinum sum vit hava sæð so oftani tá man skal skunda alt gjøgnum síðstu løtu tað er tað at í hesi stta stutta tíðarskeiðið tá ið tað kemur niðan um at ætlar atskunda tað ígjøgnum so fara ein tveir sambandsmenn at vera út í fjølmen í vønn dagu at siga teir ímóti tí men tá tað verðurakkvøtt so far tað siga ja allíkavæl og so er tíðin farin við tí soe hav seki fingin viðgjørdta uppskotið men mín spurningur r ha royndi verður til bjarna hammer um tá ið hann nevndi tey tonsini sumsambært hesum uppskotinum um serstakar treytir gjøld verða løgd á øh so haldi eg at tá hann nevndi makreltonsini altso tað r tað er bara ein partur av makrelinum sum er tavil siga tað sum er hjá heimaflotanum tað er ikki álagt hetta her veiðugjaldið el tilfeinshjaldið øh so so so eg fari ivast í hvussu hvussu tølini eru og eg veitsk um bjarni hammer er samdur við mær atí ati fyrstu fer eg havi sæð eaitt lógaruppskot sum snýr seg um skal snúgvast seg um ja kanska eini tveyhundað ogtýs milliónir er stendur ikkieitt orð um so er tað bjarnihammer

ja takfyri hara formaður ja tað vil eg gera tað rætt í geva høgna hoyla rætt í tí at altso eg sjálvur havi so leitað hesi tølini fram av tí sum at kvotan erla votan a gott umo tað er tey sum eru men hvat er fiskað og mann kann hvat mann kann vænta men har havi eg so tikið alt við altso eisini tað tann uppsjóafiskin míð eg senda heimaflotani men tað er líkamikin taðer uppisjóvarfiskur har betalur eisini heimaflotin men tað hevði sjálvandi verið lættari hjá tinginum eisini at kunna hugt á her at at sum tað sær út nú so fáa okur simpultenn hetta krónugjaldið inn fyri hetta uppskotið tí okur kunnu ikki forhalda okkum til at uppskot sum kemur niðan her kanska seint desemburmánaðir hetta er tað uppskotið sum er galdandi nú og hetta er tað uppskotið sum verður galdandi til eitt annað verður samtykt so tað hevði sjávandi veri gott at havt akkrat tey ræfti tølini og tað taðsjálvandi vóni eg at at fíggjarnevndin kemur at fáa og hon fer eisini at forlanga tá ið hon kemur at viðgera tað tí hesi her tølini skulu førast inn í í fíggjarlógina sum skal samtykkjast áðrenn jól men tað er sjálvandi at mangul men men men hví tað er tað er ilt at siga men tað ivist í onga løtu í at homja hoydal nei orsaka
hendur gold ja takk for formaður ja tá tað kemur
kemur til hetta her er tann greiðasta mátin mis mann skal hava eitt avgjald perkilo við kassa eitt so er so er so vita út hvat eg eri sor einki snakka um tað og hetta er ikki paserað upp á fiskaprís tað sær mann tí at tað er hálvur aðrar krónur fyri makrel og hálvtrýss oyrur fyri tosk ø so tað er einki við við prísin á fiskini at gera hvat mann suður funnið út av til fram til teg men tað ringasta øllim tað verður tað tá i mann fer at snakka um yvirskot spassera tá verður tað eitt slakskmál av tí aðru verð ein kemur við oljuprísini upp á hetta ein annar kemur við oljubrogin b ata tað sum okur havafingið at vita tað at standurnar visurin skal trýdoblast minimum minimun trýdoblasstandornarre visur fyri at koma nakranveg við hesun her eg vil amba falla upp á tað allarkraftigasta at halda okur vepp frá einum yvirskot yvirskotspaseraðum avgjaldi hetta er tann greiðasti mátin visti mann skal hava eitt avgjald at hava tað við kassa eitt hitt er bara ein hurðlivessur og einki annaðbjarnihammer
tað passar tað er eingin ivi um at her er óalmindiliga grein
reitt her er akkurát fisk og tær kilo av makrel sum talu tú eina krónu og hálvtrýss fert gott nokk nú akkurát nú er sum at hugsa at prosentum so betalir mann ein hægri prosentsats av tí at gjaldið ella avhoyngarprísirnir minkaðu tvey tríggjar krónur tað er sjálvandi øll er keðiligt men vónandi vónandi fer hann uppaftur men tað er eingin ivi um at hetta er greitt og tað er heldur eingin ivi um at eitt yvirskot spasera gjald hvussu sleppur mann at betala eitt sindur minni tá um mann snakkar um um koronastuðul og so víðari tað er eingin ivi men her er ein ordiligur fíggjarlig innsprenning til juristar og granskoðarar tað er eingin ivin tað men eg veit ikki um tað er meiningin við tí tað má eisini vera meiningin at føroya fólk skal fáa tann peningin inn sum kann so víðari fíggja hetta vælferðssamfelagið sum vit liva í takk fyri magnus rasmussen

ja bjarni hammer nevndi tá ið hann hevði gift nokk so nógv at mann skal nokk helst ikki bara gita men eg haldi at har vóru øgiliga nógvar gitingar og vurderingar og tað man hava loyvi til men tað sum eg hugsaði at spyrja um altso var tað ikki akkurát hetta við hesum her kilogjaldinum jarnarflokkurin vildi sleppa burturúr og mann arbeiddi í seinastu samgongu við einari skipan við tilfeingisgjaldi og nú stendur mann og tosar so øa positivt um akkurát hesa gomlu skipanina sum vit ætla at fara burtur frá ella hava eg misskiftað okkurt fjalmær
ja faktiskt hevur magnus miskið
gilt tað seinast fullkomiliga seinasta samgonga arbeiddi við einum einumtilfeingisgjaldi sum virkar sum at líkjassar sum sumfíggjarmálaráðarinð kemur við men tað var ikki undirtøka fyri tí altso tað var ikki undirtøka fyri tí tað haldi eg eingin ivir var um tað altso tað var slett yvirhøvur ikki kað altso tað var ikki undirtøka fyrr tí uppskotinum og tí forsetir mann við at hava hetta her greiða gjaldið sum eitur krónugjaldið og tað vórðu nakrar gitingar á meg men alt tað faktai kom á borið beinanvegin faktai er eina hvømjog hálvtrýss trýss oyru fimmogtjúgu oyru og hálvtrýss oyru tað er tað sum eg sagt ið hesum her men gitingarnir sum hvussu fíggjarmálaráðrin hevur arbeitt plagar at arbeiða tað er meiran staðfesting av nøkrum øðrum og sjálvandi er tað gott visu ann víkir frá nú og tað kemur niðan so á tingið fær møguleika tí okur vita av tá ekur arbeiddi við hinum uppskotunum áðrenn tað var torgreitt hetta verður kanska eisini líka torgaði tað veit eg ikki so tá má mann hava í rímiliga góðari tíð áðren man kann taka eina skilagóða avgerð
so er tað brandur sandoy ja takk fyriharra formaður tað er
tað verður spældur ein glantri leikur av av tingsins røðarapalli í í hesum løtu bjarni hammer er tykin ov leikun at spæla sjónleik tað tað mugu vit bara liva við øh bjarni hammer hevur sitið sum vinnunevndarformaður í trý ár síðsti samgongu ø ella tvey ár síðast samgongu hví hava hví kom síðsta samgonga ikki við einum uppskoti sum hon kláraði at bera ígjøgnum tá ið tað kemur til veiðugjøld er ikki bara bara veruleikin ella var ikki bara veruleikin at síðsta samgongan kláraði faktiskt øgiliga lítið at bera ígjøgnum av nøkrum sum helst takk fyritakkr
formaður nei tað har
harg má eg ikki vera eri ikki heilt samdur við brandi sandoy síðsta samgongan fekk frið at arbeiðast okur arbeitdi í uppskotinum og hevði og kundi verið ósamt eisini ogur kundi verið ósamt ok kur minnast til at okur samtykti eina fiskivinnulóggávu sum hevði ligið bíðið tíggju ár ar sum eingin hev rørt hana sjálvtum var sm ikki fyrr en var samtykt tá kom núverandi samgonga rópandi út nú knappliga vistu tey aftaná tíggju ár hvussu tað skuldi vera og so broytti mann tey lítini sum vóru í í tí tí tí fiskivinnusamgongu síðsti fiskivinnunýskipanini sum bleiv samtykt men tað er eingin ivi um tað at at attað fyrsta tað harst ekki arbeitt við tí gjaldinum sum tú snakkar um fyri seint í skeiðinum og tað var eingin tað bleiv ikki semji um tað tey var púra greitt har eri eg samdur við og eg fái meg illa at trúgva at sitandi samgongu øll ferð tá ið tykum sleppa tykur at viðgera uppskotið so verða tað óalmindiliga trupult at kunna verða samd um tað uppskotið sum kemur í einum tingi men vónandi so tað vera skilagott
takk fyri so koma vit til næsta røðara nú er tað beinir johannesen ger so væltakk fyri harara
til viðgerðir løgsfornir mær setrið tað er viðvíkjandi tifongsgjaldi og tað er ein leingjan av heimildini og tað hetta er uppskot sum hevur verið galdat síðani tessun átjan og tað verður lagt fram orsakað av fíggjarlógartekniskum norðsøkjum við teimum fylgóðum sum vit skulu til tá fíggjarlógartekstiskum kemur og at tú orsøk er tað her og á tær ætlanin er so at tað skal koma eitt annað í staðin fyri tær sum samgongsskjalið sigur um tifonskjalið so er tað eitt yvirskotsgrunda sum tekur hædd fyri rentu og olju og fiskaprísi sum verður lagt fram seinni so eg haldi ikki tað er træðar nógv annað at siga um akkurát hetta er uttan tað at hetta er eitt royntur fíggjarlógartekniskt uppskot takk fyri at fara hella takk høgni heitálførna viðmerki
harra formaður jú tað ber til at siga nógv um hetta uppskotið
hóast eg fílgjaði tekniskt men eg fari bara at spyrja beinir johannesen um hvat fer at tær uppskotið sambært metingum at geva í inntøkum til landskassan og hvat hvat er í stuttum innihaldi í sínum yvirskotsbæddum sum mann sigur koma skal hv hvussu verður hvat hvat verður høðisheitin innihaldi í tí
jú altso esmmán egu
hykkur fíggjarlógina og eisini lesi uppskotinum so væntað mann nøkulunda t sama hóast kvotuna fyr á tesn g ein gingur ikki vóru heilt fastsett har enn og tí verður mann kanska ikki akkurát hvussu nógv tað verður so tað er eitt sindur ja tað er nokk so faslast meni hvussu uppskoti fær at síggja út tað eg havi sum so ikki sæð uppskotið ordiliga endaligt enn so tað haldi eg vænti at landsýrismaðurin hevur nógv betri boð uppá hvuss tað sær út og hann stendur á esni røðarlistsavn so takk fyri harra formaðurja næsti røðari er
magnus rasmussen ger so væl
takk fyri harra formaður ja uppskot til løgtingslóg um broyting í løgdslóg um serstakar treytir fyri fiskiskap eftir makreli norðrarsilgd svartskjafti og botnfiski í tvey túsund og átjan tvey túsund og nítjan og tvey túsund og tjúgu botnfiski í baranshavninum í tvey túsund og tjúgu leingjan av heimild at taka veiðugjald tað er tað sum hetta her uppskotið snýr seg um og nú tað verður sagt heftir av lógartekniskum ávum titá fíggjarlógini er borið niðan fíggjarlógaruppskotið er borið niðan og tað er ásett av fylgilógir sum hava ávirkan á uppskotið skulu eisini verða og tað er í tí sambandinum at hetta uppskotið er borið niðan tað er verðið tosað um hetta her við hvat hetta gevur tað stendir púra greitt tá sígu trý mett verður at inntøkan í tvey túsund og einogtjúgu verðar sama støði sum tvey túsund og tjúgu og tað vita vit sjálvandi ikki heilt ítøkiliga men vit vita rættiliga væl men tað sum vit ikki vita ordiliga tað er endaligu kvoturnar tá ið vit í fíggjarnevndini fara og viðgera hetta her fara vit sjálvandi at fáa meira nágreinilig tøl og eg kundi sjálvandi ynskt at at okkurt talið bleiv nevnt her men hetta stendur so á sama støði ø tað bleiv nevnt attað eg haldi at bjarni hammer sum nevndi um heta her við við hesun her veiðukjaldinum ella tilfeingiskjaldinum at tað var ikki undirtøka fyri tí sum bleiv lagt fram seinast og tað tað minnist teg sjálvandi væl samgongan bleiv ikki samd og eg haldi andstøðan var heldur einki álvulig við uppskoti og tað sum bleiv ført fram tað var tað t tað var alt alt ov kompliserað hetta sum hevur verið galdandi í nøkur ár er ikki kompliserað hetta er eitt gjald per kilo men mann kann kjakast um um hvørj upphæddin skal vera um prísurin á makreli sum hann tekur inn er er nakað forrold ið vist vit taka tey barensan tað er har mann kann diskutera hetta er øgiliga øgiliga einfalt men tað er ikki akkurát tað sum mann vildi í seinastu samgongu og tað er tað heldur ikki tað vit vilja vit vilja hava eitt yvirskot spaserað gjald og vistu vit taka tað sum hendi undir seinast samgongu so var tað tað at mann bleiv ikki samdur har var so nógvir ymiskir tættir í og tað var so kompliserað tað sum vit ætla og arbeiða við ta er tað at tað skal ikki verða kompliserað men eg havi so ikki sæð nakað uppskot tað bleiv spurt men tað havur arbeitt við tí og tað verður sagt so øgiliga ofta at tað eru hesiir tættirnir sum eita fiskaprísir olju og renta sum koma líkasum at at vera í hasun har men so leingi sum mann ikki hevur sæð tað so fáa vit ikki diskuterað tað og eg vil í hvussu her mæla til at uppskotið kemur niðan í góðari tíð soleiðisnar at mann kan siga spátarmurin hjá bjarna hammer verður gjørdur til leinkis tað tað má eg hvussu er vóna tí at vit eiga at kunna viðgera tað væl og virðiliga og tá ið nú seinasta samgonga ynski eg at fara burtur frá veiðugjaldinum sum til samanskrivað nú og vit eisini ynskja so haldi eg tað av vera sterkt at vit saman kundu funnið eina góða og einfalda skipan tað kemur so tíðin at vísa um tað fer at eydnast men sum sagt hetta her uppskotið er í veruleikanum tekniskt tað verður ein leingjan og visti tað skal vera soleisr is sum vit ætla so verður hetta her uppskotið slettiki samtykt tí tað verður eitt annað uppskottakk fyri harra formaður ja so er ta viðmerkingar
hoydal jarðarformaður men hvat er hvat er ætlanin við tí
nýggja upskotinum egmaknis sas siga at tað skal ikki verða kompliserað en hvussu e ætlanin altso yvirskotspassera merkir tað at fyri hvørt einstak reiðarí skal að vera tengt tav tí yvirskotinum tað reiðaríið hevur ella við hvørjt instakt skip og hvussu skal mann trekkja frá oljuprísir og og og og fiskaprísur og annað kann vaknus rastsusd bara sum formaður í fíggjarnevndini greiða frá bara bara nøkrum heilt fáum høvuðsprinsippum í tí uppskotinum og hvat tað væntast at geva rasmussentakkfyri
harra formaður eg haldi ikki eg fari inn
in í tá ið vit ikki eru liðug men eg kann enn einaferð siga at tað handlar um fiskaprís og olju og rentu og tað var ikki soleiðisnar at bara halda var hennika old son nevndi tað at at mann mann skrúvar upp á sjálvandi oljuprísurin sjálvur ella ella hvat er og tá et er fiskaprísur so verður tað líkasum luknandi sum tað er í alivinnuni við fiskigul og suvíðari takk fyri ja takk so er tað erhard joensen
takk fyri formaður
eg haldi at tað er meira n viðmerking eg haldi at tað er eyðsæð at at sum hennigold til dømis nevnd í sínari viðmerking at tað at tú hevur eitt kilogjald og tú skal halda fast við kilogjald tað má vera eyðsýnt fyri ein og hvønn at tað tað má vera nakað annað tí um ein makrelur verður avreiddur tríggjar krónur kilo ella hann verður fyri átta krónur kilo visti tú skalt betala hálvu aðrar krónur í avgjaldi fyri nakað sum tú avreiðir fyri tríggjar krónur so hevur tú longu sett á skatt á upp á hálvtrýss prosent so so tann ystann tann leisturin ber ikki til so tí má tað vera í tráð við kanska bæði tað sum høgni hoydal arbeiddi við síðstu samgongu og sum nú núverandi samgonga arbeiðir við tað má vera nakað annað enn tað altso alt annað er betur enn tað tað var bar ein viðmerking til magnus rasmussenja takk fyri
hara formaður eg eri púra samdur og og tað er tað
sum eg førdi fram at seinasta samgonga arbeiddi við einum tilfeingisgjaldi koma ikki á mál tí at mann vil burtur frá hettaher við kilogjaldinum vit vilja burtur frá kilogjaldinum og arbeiða við einari skipan við tilfeingisgjaldi sum vit ætlaðu skal vera so einføld sum tað ber til tað sum vit meintu um tað sum samgongan seinast arbeiddi við at tað var rættiliga innviklað ug og eitteitt sindur fløkt og tí hopi eg at vit samgongan kunnu fáa eina einfalda góða skipan og atso andstøðan eisini sleppur við til at hyggja upp á hetta her soleiðisnar at vit kundu funnið nakrað felags so vit ynskja ikkja tað sum vit hava og vit ynskja í høvuðsheitum nøkulunda tað sama takk fyrija takk
síðani er tað høgni hoydal sum fær orðiðger so væl
harra formaður hettara uppskotið er ikki s stórt í vavi men stórtu týdningi og upplýsingarnar í uppskotunum eru ógvuliga avmarkaðar her stendur einki um tær fíggjarligu avleiðingarnar fyri landið landskassan altso hvørja inntøkurnar veða mettar at vera og harvið eisini hvat ið í hesum førinum uppsjóvarvinnan serliga og og blakartrollararnir í varenshavini koma at gjalda h men tað verður bara víst til at hetta er eitt fyribils uppskot tí mann arbeiðir við onkrum øðrum og eg havi hug harra formaður bara at taka samanum tey tølini sum eg kann síggja í hesum her og tey eru partvís nevnd í sjálvum fíggjarlógaruppskotunum og her verður nevnt at sjálvt hetta uppskotið altso við einum kilogjaldi á makrel svartskjaft og norðravsild og á botnfisk í barnilshavinum og her skulu minnast til at ein partur av makrelinum rindar ikki tilfeingisgjald tavil siga tað sum heimaflotin hevur atgongd til sum annars verður fiskað av uppsjóvarskipum tí tað verður selt víðari rindar ikki tilfeingisgjald øh og metingarnar í fíggjarlógar uppskotunum altso fyri í fyri í ár tí hendan lógin kom eg í gildi fyrstu ferð hendan lógin kom fyrst verðið gildi fyri tvey túsund og tjúgu har varða inntøkurnar mettar verða tvey hundrað og trýss tvey hunrað og trýss milliónir eg fari at loyva mær harra formaður og landsstýrismaðurin kann rokni við viðmerkja tað at eg fari at loyma færa at siga tað ivasamt og tað byggi eg serliga á tað atmakrelfiskiskapurin eg vóni at tað broytist eg vóni nakað kann kann bjargast inn aftra tí at har eru umleið ja knøpt tretivu túsun tons eftir at fiska øhso tey teir pengarnir koma ikki inn vistu teg ikki veru fiskað tað eru rættiliga nógv av hesum her tretivu hálhálv aðru ferðinar tretivu taðer atar fimmogfjøruti milliónir sum sum koma mangla í tað sum so ger tað at á fíggjarlógini fyri komandi ár metir mann at inntøkurnar fara at vera trý hundrað og fimtan milliónir tað er bygt av tað sum stendur í fíggjarlógini og eg veitk um tingfólk hava gjørt sær tað greitt at hetta uppskotið altso hesi kilogjøldini verða mett at geva tvey hundrað og trýss milliónir men so verður roknað at av teirr nógv útskeldaðar uppboðssølu har vóru jú bæði í átjan og nítjan seld langtíðarrættindir ávíkavist fyri trý ár og fyri átta ár og tá ið reiðaríini bjóðaðu og keyptu á uppboðssølu tey tunsini so rinda tey jú fyri øll árini altso tay rinda eitt ávíst kilogjald fyri øll tey komandi árini visti trýárætturin so í trý ár og í átta ár fyri fyri átta ár og tað verður mett at geva árliga sambært fíggjarlógini fýraoghálvtrýss milliónir krónur

kanska er tølini ikki so øgiliga stór men lanstýrsmaðurin kann vælgreina teg hann í fíggjarmálaráhari at tey fyrstu trýárættindini vórðu seld í tvey túsund og átjan og vórðu galdandi fyri átjan nítjan ogtjúgu ikki fyri einogtjúgu so hetta talið at man ottan við fáa fýraoghálvtrýss milliónir inn av uppboðssølugjøldum í tvey túsund og einogtjúgu tað kann so ikki vera heilt neyvt tí at tey fyrstu trýárarættini su vórðu vórðu keypt í í tvey túsund og átjan koma so ikki at rinda komandi ár og fari g ikki heilt skeivir trýárrættirnir vóru ikki so øgiliga stórur partur so er tað í hvussu her ja tað er upp í móti tíggju tað vil siga at upplýsingar vit fáa her eru í besta føri ivasamar

h fleiri hav ver inni á tí at at tilfeingisgjøld ella veiðugjald sum vit róptu tað í tveimum uppskotm sum komu niðan htað var jú harðligur mótstøðu ímóti tí tað einasta orkiltil at veiðugjald komu inn í skipanina yvirhøvur var í sonevndi minnilutasamgonguni í tvey túsund og ellivu og tað skal eg taka á meg beinanvegin tí at tjóðveldið kravdina og partvíst framsókn tí komu tilfeinisgjøld fyri fyrstu ferð inn í tvey túsund og ellivu og fólkaflokkurin rýmdi úr samgonguni av tí sama tí teir søgdu at mann kuldikki gjalda eitt oyra øhsíðani komu jú tilfeingisgjøld inn til undanfarna samgonga bæði hækkaði gjøldini men hevði eisini uppboðssølu so vit fingu altso í fjør í tvey túsund og nítjan trý hundrað og níggjuogtrýss milliónir inn í tilfeingisgøldum altso bæði hesi kilogjøldini her umframt uppboðssølurna men í ár verður so mett at bara trý hundraðog fimtan millión kom in taðvil sia taðer ein skattalátti til tey størstu reiðaríini tí tað tað er bara tað størstu reiðaríini su gjaldu heftar her upp á fimmoghálvtrýss milliónir er fyrsta umfari men tá ið uppboðssølugjøldini sum jú eru arvurin frá uppboðssøluni sum vóru í í átjan og nítjan tá htta burtur so er hatta fýraoghálvtrýss milliónir burtur afturat tað vil siga at tað er ein ein skattalátti ella eitt avgjaldslætti til tey allarstørstu reiðaríini til útlendskar spekulantar upp á omanfyri hundrað milliónur upp á hundrað og tíggju milliónr og tað er tað vit skuldu hugsa um her tí at hva vórðu hvat hvar vórðu gjøldini brúkt til tey vórðu brúkt til at geva teimum miðalløntu í føroyum til vanligu arbeiðsfólkinum alt frá vanligum ververkafólki til eina vaskikonu til ein lærara til ein pedagog ein skattalátta sum fyri eina miðalfamilju var upp ímóti fjúrtan fjúrtan hundrað krónur um mánaðin tað var tað sum undanfarna samgongan gjørdi og tað var fíggjað soleiðis og so annmann siga ja so fóru sum eg sigi tá ið tá ið tey sterkastu gerast ella offur so fóru morlaðu sjálvandi tann fiskivinpolitikkin niður tí at hetta var jú á gjald sum eisini útlendskispekulantar skuldu gjalda og tey sigraðu og hava altso nú fingið ein skattalætta upp á í minsta lagi tá vit taka oðspengarnar burtur upp á oman fyri hundrað milliónir høvdu vit í staðin brúkt tær pengarnar til ein lætta til tey fólkini sum arbeiða hvønn einasta dag og til tær vinnurnar sum eru í kapping hvønn einasta dag í føroyum so hevr tað altso kunnað givið eini vanligari familju hetta her sum samgongan nú skerjir í gjøldum til tey stóru reiðaríini tey kunna givð eina vanliga familju ein skattalætta upp á hvussu upp ímóti sjey hundrað krónur um mánaði men tað vil mann ikki í staðin fyri mann sagt nei hvør skal gjalda tað er tann sjúki tey sum hava minst ja tey sum eru tillagaðum starvi tey skuldu hava prísin fyri hesum her tí at hasier útlendskspegilantarniro tey stóru reiðaríini sum hava ovurstór yvirskot ikki skuldu gjalda tað og lat okkum bara lat okum bara taka tað beint á hvussu gekk tað hesi árini tá mann spilti út uppboðssøluna og alt tað tað gekk tú framúr í allari fiskivinnu tað hevur ongantíð verið betri ár hjá tí samlaðu fiskivinnuni í føroyum enn tey árini tá ið tann nýggja fiskivinnuskipanin hjá undanfarnu samgongu var í gildi hóast tey rinda hasar gjøldini og hví er tað ja fyri ein og hvønn sum sum hvussu hevur um mann skuldi trúð tí at flokkar á á á høgraveingjunum gingu inn fyri kapping tí hvat hendir í teiri løtu at tilfeingið fær ein prís og tað e rætt sum erhard joensen segði og eitt gjald skal jú vera eitt gjald perkilo tað vil siga óðansæð hvør fiskar tað so skal vra sama gjald per kilo og so kanman rokna úp í insan mátar og uppboðssølan er so ein máta at gera tað upá tað ger jú tað at tann sum tá fær mest burturúr at fáa meira dygd meira góðsku meira prís meira virði fyri hvørt kilo hann vinnur kappingina meðan tann sum fær minni burturúr tá tá ið tá ið fiskurin er komin á drekki og og til lands hann tapakapingna tí er tað so týdningarmikið at gjaldið er at gjalda pert kilo og tað er sjávandi ringt at gera niðurstøður aftan á stutta tíð men fyri mær er eingin iviri um tað at tann kappingin sum var tað var til dømis reiðaríir sum bjóðaðu seks krónur kilo fyri makrel og hví jú tað søgdu tað at vit gera tað tí vit trúgva upp á tað at vit kunnu fáa ein nógv betri prís á ein betri marknað í japan og tí kunnu vit gott fáa eina fína tryft í hettar her og tað er eisini prógva tey hava fína dryft í hesin her hóast tey rindað handan prísin so tað tað at mann kappast um um um hesa virðisásetingina av tilfeinginum ger eisini tað at vinna fer í kapping um at fáa meira burtur úr hvørjum fiskaðum kilo og tað er tað tit missa nú og eg veit ikki vat tit ætla við hesum sokallað yvirskot sm var sera á gjaldinum g eri púra samdur við bjarna hammer eg rokni við tað verða krodi sum ýusum altíð sum verður buldrin ígjøgnum uttan nakra viðgerð øh og tað fara vit sjálvandi í tjóðveldi at ávara harðliga ímóti so fari g at nevna at enda at ein tann størsti feilurin og eg havi gjørt fleiri feilir tað var at í fyrsta umfari løgdu lóggávu vit um at manningin skuldu ikki gjalda tilfeingiskøl sjálvandi er tað tann sum hevur fingið hesi her framlígjarrættinin skal gjalda fyri tað som gjørdi nýggjufiskivinulóggávuna og ásettu at tað er bara rættindahavarin skal gjalda men kortini kortini fóru manningarfeðløgini gjørdi eina avtalu við reiðarafelagi har tey átóku sær at gjalda sín part av hesum gjaldinum sum bara reiðarin eiður at gjalda og hevði eg trúði upp á at at at manningarfeløgini fóru eg var eisini til reiðar fara at gerarættin saman við teimum at vinna tað slagið eg trúði upp á at tey fóru at standa við sítt og berjast við rættindunum hjá manningini hjá fiskimanninum sum skapa virðini men tað gjørdi tað ikki og tí skuldu vit lóggivið um tað so tað átti at verið lóggivið um at tað er bara rættinduhavarin sum skal gjalda hetta gjaldið hitt er dundrandi órættvíst sjálvt um hýrirnar er stórari su teir reiðararnir sum nú eisini sleppa at keypa og selja fólksings ognina millum sín og stinga pengarnar lumhann og rýma úr vinnuni so hví hundarnar skal orsaka við harra formaður skal vannligu gjalda fyri etta her tað var tann størsti feilin eg gjørdi at e iki sá tað at koma at tað fóru ikki t ganga manningarfeløginir fóru at hokna og bogna undir trýsstirna frá reiðaranum tí so áttu vit at lóggivið um tað sjálvt um tað er í mangan máta a leggja seg út í arbeiðsmarknaðarmál so tað eiga vit at gera so harra formaður høvdu vit hildið fram við undanfarnu fiskivinnulóggávu so høvdu tilfeingskjøldini sambært svarið rá jakubvestegaard givið fyri tvey túsund og altso í ár høvdu givið fýra hundrað og einogtjúgu milliónir og hugsi tykkum hvat gn tað kundi gjørt fyri tann veruliga føroyingin tann mmeiniða føroyingin og fyri tey sum nú verða skorin og skuldu gjalda prísin við niðurskornum heilsugjøldum og heisutænastuorðum
takk fyri so fær hanna jensen eina viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður j
sjálvandi er tað øgiliga keðiligt at vit ikki nú vita nokk so neyvt hvat hetta her tilfeingisgjaldi skal innihalda í framtíðar føroyum men so hoyrdu vit magnus rasmussen formann í fíggjarnevndini nevna tað at tað eru nakrir tættir sum soeis sum handreksaði upp sum kundu ganga aftur í tí sum undanfarna samgonga ætlaði at innrokna í eitt so slíkt tilfeingisgjald og tað sum hendan her gongan sigur at hon skal dugir høgni hoydal at síggja nakran møguleikar fyri at mann í tinginum finnir semju um tilfeingisgjøld í framtíðini tað hevði sjávandi verið øgiliga gott fyri føroya land at mann fann semju um reglulig gjøld sum vit faktiskt fáa altso sum mann ikki kann umganga sum eru eisini rættvíst gjørd hjá fólkinum at tey eiga lut í er nakrar møguleiki fyri sum magnus rasmussen róði framundir at mann kundi samst um tilfeingisgeldini og hvørjar skuldu treytirnar tá verið sambært høgni hoydal takk fyri hara formaðurhøgnahoydal

ta málið sum hann næstan hev hug at gloyma ja tað ber so ótrúliga væl til at fáa eina semju um eina eina skipan fyri veiðukjøldum øhog hann jens at minnist vussutað var í undanfarnu tíð har alt var alt var á á rokjinum ála tíðina øh men vit hava víst tað í hvussu her í undanfarnum tíðin at t tá ið tað eru gjørdar semjur breiðar semjur htað kan eg hussur siga fyri tjóðveldi so hava vit altíð verið við í tá ið vit eru í samgongu tað var tað sum gjørdi at vit høvur hava nøkur tilfeinskjøld í dag at vit høvur fingu at sæta ein prís á tilfeingi sum føroyingardag vita hvat fiskurin er verdur ta ta ognina sum al føroyingar eiga sum vóru harraskapar á hvørjum ári so sjálvandi ber tað til og tað uppskotið vit løgdu fram tað var sletki innvikla tí a leppa tað e set ikki rast sum magnus rasmuse siga ht e bara ein sovorðu ata rbara i sovorð nakað mann sigur og tað segði og tað skal undirstrikast at tað er verður sagt at mann ska brannskattar vinuna men tað segði rætt og slætt tað at at gjaldið fyri tilfeingi eg ma ea dáma best at ta verða ásett á einu marknaði afsu við uppboðssølu ella við einari útbjóðing men visti tað ikki ber til tað segði at ho slatt tað at sjálvandi kann a reiðarí trekkja bæði avskrivingar og dentur og alt harfrá so er eitt serligt yvirskot og av tíðum eður tikin ei partur sum verða umroknaðr um til eitt gjald perkilo tað er ta týdningarmikið so øll gjalda sama gjald so tann sum fær mest burturúr vinnur ha og tað uppskotið ligur á borðinum eg gjørdi tvey uppskot og tey eru tað er eitt eygaaplikk at fáa semju um tað vest man bara við
tillalavágnum tjóðini væl so er tað jaaneli poulsen ja takk fyri harra formaður eg fari enn ein
n ferstaðiliga at heita á henna hoydal um at gevast við at bera ósannirndir og manningarfeløgini fram av tingsins røðara palli manningafeløgini hava nú ikki nakað umboð í løgtinginum annað enn eg sjálvan sm nú eri partanum manningarfelagiðú kann tí skil svara fyri hesi manningafeløgini eg kann viðformansins loyvi at lesa úr gamla sáttmálanum stykki trý paragraff seytjan avgjølt fyri fiskiloyvir av einum og hvørjum slag ganga av óbýggjum tó ig keyp av kvotum ella fiskidøgum ímillum føroysk skip ikki loyvdi frádráttur væl vitandi var høgni hoydal um at hetta var galdandi men hann elegant skoytaði vørtur yvir tað sum atn standi hevur ferð eftir ferð og billa fólkidagin og at tað gekk gott tá ið fiskivinýskipanin var ja tað bjøðist høgni hoydal heldurskhat forteljurat fyri fólki at fiskur ng koma aftur o føroyskan sjógv og tað var altso uttan hjálpfrá høgna hoydal og tá var enntá við mest fiski tað sum eg kann minnast á høgni hoydal nei tað var
orsakað av propagandaini og ósannhundi
ninum hjá fólkaflokkinum sum billaðu fólki og fiskimonnum inn at fólkaflokkuin á nakran hátt nakrantíð arbeitt fyri føroyska fiskimanni tað vr han ongantíð tey rættini sum fiskimaðurin eru vunnið í føroyum vil eg siga beinleiðis var orsakað av tí undanfarna formannini stríðsmann í føroyka fiskimannafelags elentepatersson umframt góður góður leiðarar og skipar nakrar trøfelagan um maskinmeistarafeløginum og so sigi so sigur johan elv p oulsen at orsø ta gekk væl a fiskom allar gundarnar eg tosii eisini um hjá uppsjóvarvinni har ið millum annað undanfarna samgonga skaffaði meira uppsjóvarrættindir enn hvat jakuvesteskord skaffaði lat meg bara stáa tað fast og manningarfeløgin eg sigi tað greitt eg skal tó taka maskinmastarfelagið haldið hevur verið nógv meira kritiskt men manningarfeløgini kavaðu beint niður í lumman hjá reiðarunum eg hevði tosað við ter óteljandi ferðir vit lóggóvu um at tað er bara rættandi at hava tað stendura í lógini tað stóðu lógini bara rættindahavurin skal gjalda tey fóru samráðingar tey sær sáttmálan upp eg lovaði enntá vitna fyri t at gera hattan tí at har ið sáttmálan sum jóand eli sigur
tí hevur leiðarin hava eina siga akkurát sum tá óli jacobsen vitnaði fyri leiðaran og ikki fyri manningina tá ið tað hendi ja eg haldi ikki rætt at at leggja orðið munnur sum ikki fáa bart seg á í tinginum síðan er tað erhard joensen sum fær orðið viðmerki
hann kann høgni hoydal greiða bara í stuttum frá hvat ið hansara uppskot um veiðugjøld snúði seg um og hvussu og hvat ið var hvat ið var innbefattar í tær útrokningar í tann formulu sum skuldi gerast takk fyri høgni hoydal ja eg kann gera tað heilt stutt tað var
bygtá
sínum samráðingum milum annaðvið sambandsflokkin tað varð bygdar mán hugdi fimm ára roknskapir hvat er hvat erroknskapinin hjá hjá raðaríunum fyri tey fyri fiskaríu í teimum ávísu fiskasløgunum so trekti mann allar útreiðslur frá manningar útreiðslur íløgur rentur og so framvegis og so roknaðirmann út hvat var eitt vanligt yvirskot og mann tryggjaði tað at reiðaríini framvegis kundi hava eitt stórt og gott yvirskot og at tær kundu hava ommugjav pengum til íløgur og av tí sum eftir var setti manna gjald sum var umroknað til krónur perkilo kanska tað ljóvar sín innvikla tað var tað ikki maman sa segði tað tað bybygt á veruleikan hvat er tað er tað serliga yvirskotið sum er at fáa atgongdtl at avmarka tilfeingið og tað bygdi mann á veruliga rokskapur hvørki meira ella minni so høvdu vit tað afturat og tað skapti stóra ósemju at mann eisini reguleraði í mun til prísin oguppboðssøluni so tað var ein marknaðarmekanistsm inni men hatta var í høvuðsheitinum prinsippið og á uppskotinum eg legði tvey uppskot fram fyri tingi og tað liggja bæði visti mann leitar bara undir veiðugjald inni á heimasíðani há løgtinginum liggja bæði í uppskotini har við við við greiðari frágreiðing og tað var als ikkinnviklað so er tað billjustinussen ger suvæl
ja takk fyri
tað var heilt stutt tað at høgni hoydal tosaði um at nú kunnu reiðarar frítt keypa og selja sínámillum og stinga pengarnar í lummanummen altso har er nakað sum høgni hoydal ikki nevndi og tað er tað at tað bleiv samtýt eitt uppskot í vár sum sigur tað at tað verður brandskattað við seg ið veiðurloyvir verða seld og keypt sínámillum so skal ein stórur stór rokning fella til landskassan ímillum tað gjørdi høgni hoydal einki við í sínari tíð sum landsstýrismaður tá bar væl til at selja feløg ímillum sín uttan nakra eyka rokning men tað ber ikki til aftan á tað sum henda samgonga hevur gjørt høgni hoydal
sjálvur trýr upp á tað so skal eg ikki
so skal eg ikki niðurgera hann men eg kann bara vísa tað sum hann sigur er er er reintbluff tað einasta sum verður brannskatt í hesum landinum og undir hesari samgonguni tað eru tey fólkini sum hava brúk fyri lívsneyðum heilivági tann vanligi arbeiðarin tann vanligi føroyski vinnurekandi smærri fyritøkur sum ber hesum samfelagnum uppi veita tænastur eru framleiðsluvinnuni sum stríðast hvønn dag lat meg siga ein virkiseigari í fiskivinnuni skal út hvønn morgun av kappas in einum varnaði tey gjalda prísin tay einastu sleppa undan tað eru spekulantarnir tey sum nú kunnu keypa og selja fiskiloyvini og eg skal lova fyri at hann har blufflóggávan sum teir samtyktu hon fer ikki at geva nakað sum helst tær atfra at fenna øll holini og útlendingar og tey sum ikki framleiða naka vinnuni fara at fáa vinningin so tað er ikki bara nógv eppástandi havta havi e sæð gjøgnum allar tíðir og tað fer eisini at vera her tíverri vistu vit ikki taka okkum betri partar fyri og tað beinanvegin ja takkeg haldi
taðr øgiliga týðandi at vita á tingsins røðarpalli málbera okkum høguliga sum tað stendur í tingskipanini so er tað billjustinussen sum fær orðið ger so væl takk fyri harra formaður
man he hoyrdi vit so formannin í tjóðveldi avvísa sí sítt álit á demokrati altso hann kallar tað eina blufflóggávu sum ein meiriluti á løgtinginu hevur samtykt ein lóggáva sum heilt greitt og neyvt ásetir hvussu mann skattar tá ið veiðurættindi verða seld eisini millum feløg og samgongan hevur gjørt sær stóran ómak fyri at finna fram til hvussu tað kann gerast tí at tað er ikki bara sum at siga tað at gera eina sovorðna lóggávu og eg haldi at høgni hoydal onkurs vegna fer illa við øllum teimum sum hava samtykt hesa lógina og eisini teimum sum hava staðið aftan fyri at snikka hana til sum eru onnur enn politikarar og tað skuluvit ikki gloyma og so eitt afturat sum eina viðmerking til røðuna hjá høgnu hoydal hann fílist á at manningarfeløgini hava gjørt avtalur við reiðarafeløgini altso er trýr høgni hoydal ikki ein gong upp á tann fría samráðingarrættin altso altso vissu ið tey sum samráðast í millum partarnar á fría arbeiðsmarknaðinum ikki gera sum tjóðveldið vil ja so má mann inn í lóggávuna at broyta lógina tað er tað sum høgni hoydal segði hann angraði at hann ikki hevði broytt lógina soleiðisnar at tað ikki ber til at samráðast frítt á marknaðinum ímillum manningarfeløgini og reiðararnar tað hevur annars fyri nakað sum løgtingið hevur roynt fyri altíð veruni at halda seg frá at lóggeva inn í samráðingarrættin hjá pørtinum á arbeiðsmarknaðinum so í í míni verð eitt sindur diktatorisk hugsan sum eg haldi vit skulu vera skulu vísa frá okkum hetta uppskotið er lagt fram av fíggjarlógartekniskum orsøkum og tað merkir at sambærttí lóggáva sum vit eru undirløgd so skal so skulu fylgilógir fylgja við fíggjarlógini soleiðis at tær útreiðslu tær inntøkur sum eru á fíggjarlógini eisini eru umfataðir av lógarásetingum og millum annað kunnu vit ikki taka hundrað og fjúrtan milliónir inn komandi trý hunrað og fjúrtan miliónir inn í komandi fíggjarári vissu henda lóggávan ikki liggur aftanfyri so eru heimildin ikki til staðar og tí verður henda lóggávan løgd fram men í sjálvarfíggjarlógini stendur so samstundis at arbeitt verður við at gera eina nýggja avgjaldslóggávu og í við formansloyvi fara at taka úr samgonguskjalinum ger so vælhar stendur um júst henda
partin at tilfeingisgjaldið verður eitt yvirskotsgrundargjald sum tekur hædd fyri rentu olju og fiskaprísi soleiðis at inntøkur landsins út frá verandi fortreytum verða umleið á sama støði sum í tvey túsund og átjan og tað merkir at samgongan arbeiðir við at gera eina nýggja avgjaldslóggávu sum tekur meiri hædd fyri gongdini í í løtuni taka vit einakrónu hálvtrýss inn fyri hvønn seldan makrel men er tað so at prísurin fer í botn ella at makrelurin hvørvur og tað verður øgiliga lítið til yvirhøvur av makreli so má mann rokna við at tað verður brúk fyri øðrum tingum og er tað so at onnur ting henda so skal avgjaldið justerast í mun til hesi serliga hesi trý høvuðstingini fiskaprísir olju og rentu og nættup tað at tað stendur renta tað er við til er verið við til at eggja reiðaríum at tora at gera íløgur í framtíðina og vit hava longu sæð at tað eru fleiri sáttmála gjørdir um nýggj skip tí at nú hevur mann fingið eina vissu fyri frá hesari samgonguni at mann tekur hædd fyri at tá ið íløgur verða gjørdar so tekur mann eisini hædd fyri avgjaldslóggávuni tað er tað sum liggur í hesum og eg síggi fyri mær at ætlanin er at tá ið eitt reiðarí letur ein roknskap inn so letur mann eisini ein serskiltan roknskap inn fyri nettupp hesum partinum sum hevur við veiðugjaldi at gera at mann hevur søluna mann hevur oljuprísin og mann hevur kostnaðin av at hava gjørt íløgur og dregur tað frá søluni og so fær mann eitt nettug tal sum so verður skattað og sum skal geva nøkulunda tað sama sum tilfeingisgjaldið gav í tvey túsund og átjan o tað haldi eg eri ein ein góð semja sum samgongan hevur gjørt sjálvandi ein semja í millum øgiliga ymisk sjónarmið eisini í samgonguni er tað eru næstan líka nógv sjónarmið í samgonguni um hvussu hesi tingini skulu gerast sum tær samgongulimir og tað er einki nýtt frá undanfarnu samgongu har ið tað eisini vóru sera ymisk sjónarmiði galdandi og sum gjørdi tað at fiskivinnulóggávan eisini bleiv ein semja og ikki ein gjøgnumførdu politikkur hjá einum einstakum flokki og tað er júst tað sama sum er galdandi nú og vit koma so at um alt spælir væl av at fáa tær somu inntøkurnar í komandi ár sum vit fáa fingu í tvey túsund og átjan av avgjaldið avfiskatilfeingi eg haldi tað er á einum rímiligum støði mær hevur ongantíð dámt at leggja avgjald á fiskivinnuna men av tí at vit hava gjørt tað í nógv ár nú og vit samstundis hava gjørt nøkur onnur ting og innrættað samfelags húsarhaldið soleiðis so eru vit blivin bundin at tí og skulu vit bakka út aftur so skulu vit eisini bakka eina rúgvu av øðrum tingum út aftur og tað hevði ikki verið ráðiligt so tað at vit taka hesar her trý hundrað millióninar inn frá fiskivinnuni í í við kassa eitt tað er nakað sum vit allarhelst koma at liva við mong ár fram í tíðina og vónandi er tað so at fiskivinnan framvegis kemur at kassa so mikið av sær at hon verður før fyri bæði at gera íløgur til at hugsa frameftir og til at kunna skapa grundarlag undir fleiri virðisskapandi arbeiðsplássum tað er hvussu vur mín hugsan og visjón tá ið eg síggi fyri mær at fiskivinnan og vinnan yvirhøvur skal fáa loyvi til hava stór yvirskot tað er at vinnan skal kunna gera íløgur í framtíðina íløgur í at skapa nýggj arbeiðspláss íløgur í gransking og vitan og menning soleiðis at vælferðar samfelagið føroyar alla tíðina veksur og blívur betri og út frá øllum hesum virkseminum so standast nýggjar skattainntøkur sum er grundarlagið undir bæði gjøldum til heilsuverkið til almannaverkið og til allar aðrar kontur sum vit eisini hava fíggjarlógn tað at vit vit vit alla tíðina dyrka tað at at vinnan sleppur at arbeiða og skapa meir virðir skapa nýggj arbeiðspláss tað er lokomotivið sum drívir vælferðarsamfelagið fram og tí mugu vit ansa eftir ikki at stjala allar pengarnar frá vinnuni i við kassa eitt fyri síðani at avmontera møguleikarnar hjá vinnuni at kunna skapa nýggj arbeiðspláss og at kunna ganga undan at skapa búskaparvøkstur takk fyri harra formaður høgni hoydal fær eina viðmerking harra formaður piljistinursein spurdi um eg hevði
eg ælaði legga meg út í fría samráðingarættur nei tað ætli eg mær slett ikki men tað sum hetta her málið snýr seg um tað er at vit hava samtykt lóggávu tað kom fyrsta lagi í orsakað upboðssøluni uppboðssøla var nakað heilt nýtt har landið nú bjóðar út og tað eru ongantíð ikið hædd fyri tí eina sáttmála sum í stóran mun øll tey rættindu fiskimennini hava vunnið vóru undir tíðini hjá ærlind uppatsinu og tí søgdu vit tað at vit vilja sjálvandi stuðla tí at manningarfeløgini sum ikki vildu hava hetta gjaldið at tað sjálvand ikkieiga at verða álagt tí sgd settu vit lóggávuna at tað skuldi bara vera rættindahavaran sum rindaði men so fær so færa manningarfeløganii samráðingar stutt eftir tað og e eti mínu tykki farin í partur við reiðaran fyri at vera ímóti fiskivinnulóggávuni og gera eina eina semju og annars síðan tit sum broyttu aftur til hesa lógina so betala manningarnar nú tjúgu milliónir meira í tilfeingiskjøldin við tykkara lóg enn tað gjørdi frammanundan tað er dokumenterað í einum fylgiskjali til tida lógin her varða samtykt og nú hoyrir to einki frammanningunum so tað er ja eg haldi manningarfeløgini havasoera
frá billjustinussenja manningarfeløgini hava svikið tjóðveldið
upboðssølupolitikkin hjá tjóðveldi manningarfeløgini hava umboðað manningarnar og og høgni hoydal kann ikki siga tað at manningarfeløgini er á hesari síðuni og manningarnar hesari síðuni manningarfeløgini umboða manningarnar og eru vald demokratiskt av manningunum og tey hava gjørt avtalu við reiðarafeløgini og tað tað átalar høgni hoydal og sigur tað at manningarfeløgini er farin partur við reiðaranum altso vist tað eru tað s er tað tí tey hava valt tað og tí tey ynskja tað og tí tað man vera ein fyrimunur sum ligur aftanfyri ogtað r eingin ivi um at manningarfeløgini eru før fyri at røkja síni egnu krøv síni egnu áhugamál tað pjóðast vit ikki í løgtinginum at taka okkum av so fara vit inn í sáttmálarnar hjá teimum og yvirrula tey tí vit halda tað at tey ikki duga at røkja síni áhugamál og áhugamálin hjá manningunum tað haldi eg at fara for langt lat manningarfeløgini røkja síni áhugamál sjálv
jráðandi jóhannes joensen takk fyri formaður ja
er samdurbiljósynisturin at vinnan má kunna skapa sær yvirskot og gera nýðar íløgur sovandi og hava góðar karmar til tað men eg hugsi at mann snakkar nógv um hann á jenseyðuni átiti við tilfeingisgjøldum at mann leistur fyri tilfeingisgjøldum er so ymiskur og fyri hann skal skifta áratna ár at mann kundi fingið eina breiða semju um hvønn leist mann brúkaði sum tilfeingi ella tilfeingisgjøld so at vinnan veit akkurát hvat tú hevur at arbeiða við fleiri av framhøvdíðina soleiðis at tann leisturin blívur ein fastur leistur tað hevði verið ein hevði tað eitt hugskot takk er fyrr
formaður ja eg haldi hetta r eitt sera gott hugskot og eg haldi
hvaddi at tað kundi verið ógvuliga áhugavert um javnaðarflokkurin kundi vera ein partur av einari semju um hettar tí eg haldi g sletki tað er so langt ímillum javnaðarflokkin og nøkur av teimum tingunum sum samgongan hugsar hesum økinum so er javnaðarflokkurin áhugaði við tí so haldi eg tað at landsstýrismaðurin bæði jfíggjarmálum og fiskiburdi umhugsað um tað ikki var ein møguleiki fyri at gjørt eina eina semju hvar javnaðarflokkurin eisini var partur av tí tí so hevði hon verið varandi so hevði hevði vinnan ikki allanina ligið við hesum óttanum o u ha nú kemur aftur ein vissavend samgonga og nú verðuð tappið aftur skrivta undan nokk so hevði tað verið ein varandi semja takk fyri
kára sum petursen sum fær orðið so karla ætlanin at hava ein lítlan døgurðasegg tá ið bjarnið er liðugur ger so væl kurur vit við viðjanandú upp
pskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um serstakar treytir fyri fiskiskapi eftir makreli norðuraseld svartskjafti og botnfiski tvey túsund og átjan tvey tsund g nítjan og tvey túsnd og tjúgu og botnfiski barnshavinum í tjúgu øh egentiliga bert ein leinging av veiðigjøldumi fyri makrel norðasild og svarskjaft fyri tjúgug einogtjúgu og botnfisk ein fíggjarlógarteknisk broyting verður sagt har ið gjøldini verða tey somu makrelur hálva aðru krónu svarkja fimmogtjúgu oyrur norðrasild trýss oyrur botnfisk hálvtrýss oyrur og tilfeingisgjaldið verður sostatt longt frá í fjør har tað bleiv hækkað fyri at dekka fartav avtøkuna av uppboðssøluinntøkunum fyri tjúgu einogtjúgu so metir mann nakað tað sama av inntøku sum árið fyri tað stendur ikki meira í uppskotinum eg veit ikki um tað kann vera um tað hevði verið órímiligt at kravt at manngav eitt realistiskt ella í øllum førum eitt konservativt boð í forma av einari upphædd h í mun til hvat mann kann vænta av okkara høvuðsvinnu tá iðtá ið veiðugjaldið varð lagt fram í tjúgu tjúgu g mann hækkaði kilugjaldið fyri makrelsvakkiafti norðasild tá valdi eg at atkvøða fyri viðurkennandi at inntøkur skuldu útvegast onkursvegna fyri at dekka fyri at gongan hevði millum annað avtikið upboðssøluna sum eg og eg havi sagt tað fleiri ferðir sum eg helt skuldi verið besta boð upp á at fingið eina reella tilfeingisrentu hon bleiv ítøkilig gjørd og harvið fekk mann rættvísa partin av tilfeingisrentuni inn til landskassan meni so bleiv ikki og tað má má fyri t haldast til men nú ætlar mann sum tað stendur at lesa í viðmerkingunum at tilfeingisgjaldið skal framhaldandi verða eitt yvirskotsgrundagjald sum tekur hædd fyri rentu olju fiskaprísi og á lógaruppskoti um dagført tilfeingisgjald at tað verður ætlanin lagt fram áðrenn árslook tað haldi eg er nokk so alvorligt fyri tað fyrsta tí at eitt yvirskotsbassaa gjald í mínari verð fer bara at merkja at mann ikki fer at fáa ta heilt stóra inn tí at reiðaríini fara bara at tryggja at tey ikki hava nakað yvirskot altso emeinaso við kreativu bókføring er ikki óvanliga at brúka við tí fyri eyga at rinda so lítið sum gjørligt í skattum og avgjøldum sum fyri sovítt er heilt í ordan og púra lógligt men tað verður í øllum førum avleiðingin eg haldi ikki vit fara at fáa nokk inn av at hava eitt yvirskot spassarargjald og eg haldi at eg staðfest at samgongan hevur trupulleikar við at taka inn har mann skal taka inn samstundis sum útreiðslurnar spola avstað fyri tað næsta so er hetta ikki ólíkt tíð sum fór fram í veturin í fjør har alt bleiv pressað ígjøgnum í tólvta tíma eg má siga at eg havi sama illgruna sum bjarni hammer og høgni hoydal hava um at vit fara nokk at viðgera eitt øgiliga kryptiskt og ógjøgnumskygt uppskot fyrst í desemburmánað og at tingi fer neyvan at fáa møguleikan at viðgera uppskotið ordiligt tí at uppskotið hevur skund tað hevur verið grundgevingin fyrr og eg stúri fyri tað verað grundgevingin framhaldandi sum eg segði mínari røðu til sjóðfeingislógina í fjør mann fer at skjóta fyrst og so fer mann at spyrja aftaná eg havi eisini illgruna um at mann fer at gera sær dalt av avmarkaðu royndunum hjá einu hjá einari lutfalsliga óroyndartingmanning við at billa okkum inn á hetta eigur at vera á arbeiðslagi eg loyvi mær at ivast í um tað eigur at vera soleiðis eg í øllu førum vónað at tað var e eg eri sjálvandi keddur av at eg upp á so stutta tíð er vorðin slíkur kynikari tá ið tað kemur til tingarbeiði oog arbeiðslag men tað var sjónfyri søgn í fjør og eg haldi at samgongan hevur skapt eitt fordømi um ella enn og eitt fordømi um hvat mann onkursvegna eigur at vænta framhaldandi tað verður eitt ævitt kegl um framtíðarloysnin fyri skatting av okkara høvuðsvinnu tað fer at vera í kekl í samgonguni fyri tað fyrsta men eg rokni við at mann fer nokk at finna eina loysn tí at onkur fer at velja bakka og so kemur uppskotið ígjøgnum og tað fer sum ikki einaferð at verða gjørt uttanum andstøðuna sum ikki fær gjørt annað enn at staðið á síðulinjuni og tala at tá ið mistøk verða gjørd og soleiðis koyrir tað víðari og soleiðis tosar mann eisini um tryggar karmar eg meini tað soleiðis verður tað ein ævið ringrás eins og við miðgarðisorminum sum bítur í sínn egna hala soleiðis at hann fevnir um allan kringin í gudalæruni tá verður sagt at tá ið miðgarðsormurin sleppur halan tá byrjar ragnarokn og tað kann vera at royndin at fáa eina breiða semju kann enda við einum ragnaroki men eg eri sannførdur um at tað at seta seg saman fyri at finna ein felags langtíðarloysn er øgiliga esensielt fyri at vinnan framhaldandi fartryggar karmar og tað kann eisini sostatt vera byrjanin til endan av hesum midgarðsorminum men tað krevur at andstøðan verður tikin við og tikin av álvara og ikki at mann hevur eitt liðugt uppskot sum hann leggur fram klokkan fimm minuttir í tólv soleiðis at eingin fær ein livandi kjans at gera vart við seg og síni sjónarmið og tað at vit hava eina veruliga demokratiska viðgerð av máli takk fyri harar formaður hanna jensen fær eina viðmerking
ja takk fyri harra formaður eg haldi
tjótti bjarni kpetersen hevði eina góða røðu sum upp á onkran máta er tað nokk so syrgiligt at nvisti man er ein konstruktivur anandstøðupolitikari g sum um mann heldur seg síggja møguleikar fyri semjum um mamen har nøkur viktig prinsipp mugu vera við at mann ikki skal kanska hava vón um at ein samgonga vil vil seta seg veruliga við borðið og royna eftir einari breiðari semju at mann skal hava ta kensluna í oktoburmánað og og kanska enntá vænta at ting fara aftur at blíva skrundla ígjøgnum tað er rættiliga syrgiligt fyri føroya fólk at vit ikk skulu hava eitt parlament sum sum klárar at samstarva betri og hetta er so mikið týdningarmikið mál sum er grundarlag undir hvussu tað er við fíggja teir ymisku tænasturnar í samfelagnum so eg vóni tað at nógvav tíð sum bjarni kárasum petersen førdi fram kann blíva veruleiki at mann faktiskt finnur eina semju og at tað kanska verðar eitt øgiligt stríð
so er tað bjarni kpetur sendcifólm mar eg eri púra samdur við honum jensen
øh eg haldi sjálvur atandstøðan og samgongan hava eina nokk so ymiska fatan av hvat trygga karmar merkir eg haldi at samgongan heldur at tryggir karmar tað er tryggjaði langtíðarrættindi til nøkur ávís sum mann velur út tað er tryggar karmar tryggar karmar í mínari verð tað er mann hevur tryggað altso eitt trygt langtíðarhálvbært lógarverk sum sigur hetta veruð vera lógarrinnar karmar innan fyri tíggjuogtjúgu ár ikki tað at nakar ávísur skal hava tryggjaði rættindi ella tryggjaar kvotur í eitt í eitt áramál nú havi eg ikki sæeg í støðuni sjálvur har ið eg havi sitið við valdinum og kunna diktera hvussu ein fiskivinnunýskipan hevði skosað út men eg kann fyristilla mær at um eg sat við valdinum so hevði eg í øllum førum gjørt eina ærliga roynd upp á at inndriga andstøðuna fyri at vita um mannikki fekk eina breiða semju eg haldi at hendan samgongan hevur langt síðani gjørt sær ta niðurstøðu uttan ats burtur fyri at andstøðan er slettiski viðlig til at samstarva og tað kann gott vera at tað er legetivnt út frá retarikkinum men tað haldi eg tey burdu gjørt takkfyrhara formaður ja takk fyri so er tingfundurin
niðurlagdur í til klokkan trý korter til eitt í fimmogtjúgu minuttir og ver uppafvur tikin klokkan tólv fimmogfjørutija so er tingfundurin uppaftur tikin og tað er bjørgen niclasen landsstýrismaður sum hevur orðið ger so væl harra formaður ja hetta her er eitt uppskot
sum ofta hevur verið lagt fram saman við fíggjarlóg tí hetta her er av fíggjarlógartekniskum áum at tað verður lagt fram fyri eisini at vit í fíggjarlógini kunnu síggja hvat ið vit ætla at fáa inn ítilfeingisgøldum komandi ár

undanfarna samgonga setti sær fyri at gera eina varandi skipan men tað sat høgni hoydal uppi yvir í fýra ár og kom ongan veg fekk ikki semju við við nakran um nakað og tað uppskotið sum tað kom burturúr var so innviklað vánaligt og so eyðræmdi tað eisini vinnuna taðer so tað afturat so lat meg bara siga beinanvegin at tann skipanin vit arbeiða nú verður ikki sum tann skipan og eyðraning ar vinnuni tað er sansýnligvís málið hjá summum pørtum av løgtinginum vit ynskja at vinnan skal rinda nakað fyri sínum rættindi men vit ynskja sanniliga eisini at vinnan skal klára seg væl í myndi tykkum um tað hevði verið forboð hjá vinnuni at kent pengar tey seinnu árini hvat hevði so hent nú í korona høvdu tey etað verið forboð fyri teimum sum kommunistiski tjóðveldisflokkurin er farin at at siga nú so sótu teir allir uppi í fútarættinum til tvingsins avtøku men teir hava klárað seg ígjøgnum tí tey fingu loyvi at tjena pengar hetta uppskotið verður tað verður sagt í uppskotinum at mann væntar at fáa tað sama inn komandi ár men tað er ein meting enn vita vit ikki hvussu stórar kvoturnar verða og í fíggjarlógini hava vit sett sama tal nevniliga trý hundrað og fjúrtan milliónir krónur

makrelin og sildna og svartkjafti og sum nakað nýtt so innførdi hendan samgongan eisini á gjald fyri bahrenshavi vit skulu rokna við at í tí nýggju lógini sum vit arbeiða við at tað eisini verður hesi fiskasløgini sum koma at rinda tí tað er her ið lønsemi er er serliga gott í hesari lógini er heimaflotin eisini undantikin og tað er so ein spurningur fyri og ímóti tí heimaflotin í flestu førum letur onnur fiska fyri seg men mann hevur so valt at undantaka tí at heimaflotin ikki hevur havt tað so lætt um vit kunnu kalla tað eina eina villu ja tað haldi eg tori at siga tí at sum lógin hendan er er orðað í ár so vóru gadnaskip áløgd tilfeingisgjald meðan lýniskip og trolarar og smærru trolarar vóru frítiknir so eg haldi at tað tað var nokk nakað sum bara eitt mistak tí heimaflotun har eru gadnaskip líka nógv heimaflotan sum eitt eitt loyniskip tá ið vit sita nú og skulu arbeiða víðari tilat hava eina varandi loysn so er ógvuliga umráðandi at mann ikki ger eina torskilda loysn bjarni hammer skemtaði við at uppskotið var klárt um atn lápara goymdi ta og eg má iki so siga nei hittað er tað ikki h men vit eru komin áleiðis við tí og eg vóni at tað ikki tekur so langa tíð fyrr enn fyrr enn man kemur á mál og tað sum tað skal byggja á er lønsemi í vinnuni altso í samgonguskjalinum havi sagt hvørja upphæddur vit vilja hava inn áleið tað sama sum í tvey túsund og átjan tað vil seg hesar her trý hundrað oggóðar trý hundrað milliónirnar trý hundrað og fjúrtan sensu á fíggjarlógini h og hvussu setir mann tað so saman at fara inn í rokniskapirnar sum fleiri framsøgufólk hevr hava sagt og sagt nú taka vit bara rokniskapin og so rokna tað út frá tí meta vit ikki vera tann rætti mátin tí rokniskapir hava so tað flestu av teimum hava so nógv onnur ting inni og tí skil eg tað ikki rætt at brúka men eisini tí at so vil mann revsa tann sum klárar tað væl sum ger tað frægari enn ein annar so fær viðkomandi eitt hægri gjald og tað er jú ikki endamál tí tað er ikki hvussu væl tú dugir sum skal tú skal skattast av tað er jú bara fyri atgongdina øh og tí arbeiðir mann so við at hyggja eftir hvussu skal mann byggja hesi tingini inn altso tað eina er fiskaprísurin at ein høgur fiskaprísur klárar at rinda eitt hægri gjald enn ein lágur fiskaprísur tað tekur hetta uppskotið ikki hædd fyri og tað er forholdssís einfalt altso vit hava í norrega hevur tú norskfiskilak haldi eg teir eitur sum hevur sum almannakunngerð allar norska prísir men í føroyum hava vit eisini vørn upplýst allar avreiðingarprísir so so tað er er er løtt atgongd til allar hesar prísir so tískil kann tað seta saman tað sum kanska er meira avbjóðandi tað er at tað er eisini stórur munur á um kvoturnar eru stórar ella lítlar nú hugsi eg um lønsen so onkursvegna at fáa bygt tey tingini inn um mann skal seta inakað inn í eina lóg viðvíkjandi olju og viðvíkjandi rentu tað er ógvuliga trupult at seta tað inn so tí er spurningurin um mann ikki samtykkir eina lóg og har mann sigur at vera størri broytingar á rentu og á oljuprísum jamen so endurskoðar mann lógina h tað er ógvuliga umráðandi at ein slík skipan regulerar gjaldið altso eg hugsi at tað skal framvegis vera krónur per kilo men tað skal roknast út eftir einum frymili sum skal byggja á umstøðurnar um tæy fiskaprísirnir og so skal tað ásetast fýra ferð tvær ferð ella eina ferð um árið fyri síðan at blíva til eitt kilugjald sum verður so regulerað um umstøðurnar broytast htað er komið væl áleiðis við tí arbeiðinum og sum sagt so vóni eg ikki at tað verður so leingi til tað verður samtykt eg havi roynt at lurta her í løgtinginum í dag hum tað ber til at fáa eina breiðari semju tað hevur hvussu so er virkað sum at at javnaðarflokkurin kundi verið til at tosað við h eg haldi at framførslan hjá høgna hoydal her uppi fortelur okkum at hann undir ongum umstøðum er til at tosa við um nakað sum helst atso hann sati eg eisini pi yvirlisindi ýra ár klára seg at fáa eina semju um nakað og og heilt ærligt harra formaður eg kal ikki gera mær viðmerkingar til tað men tað sum hann skuldsetti í onnur fyri tað sum hann skuldisetti manningarfeløg fyri tað sum hann skuldiseti politikarar fyri altso tað er so grovt harra formaður at vissi eg flutti tað yvir at hann umtalaði hesa her rørsluna miðtúð upp á handan mátan so hevði hann fingið lívslanga fongsulsrevsing altso so grovt og so langt úti er tað blivið so so so eg lati tað bara liggja samstarv vísti hann sseinast samgongu at tað klárar tjóðveldið ikki men mín vón er setti linar framsókn hevur verið konstruktivt onkuntíð men alt ov ofta síðani valið hava tað virkað sum esmum jólla hjá tjóðveldi og men men men men tð har eg vón hóast alt so so kanska vit kunnu fáa eina breiðari semju eg havi hvussusoverið lurtað hvat ið flokkarnir hava sagt og hog tá ið vit eru komin á mál við tí uppskotinum so sjálvandi royna vit at vita um tað ber til at fáa størri undirtøku men sum sagt hetta uppskotið er lagt fram á fíggjarlógartekniskum ávum og eg virkuliga vóni at vit fáa gjørt eina eina varandi skipan fyri vinnuna tí hetta her við at hetta verður broytt á hvørjum ári tað er tað er eitt sindur að ikki bara eitt sindur óheppi eg haldi tað er sera óheppi hetta er ein vinnur sum fær út og gera íløgur fyri bæði trýog fýra hundrað milliónir krónur at tey eitt er tað at tey ikki vita hvussu hvat støddin á kvotunum verður at tey ikki vita hvat ljuoljuprísurin er ella hvat fiskaprísurin er men við te so heldur onga æning hava um hvat ið gjaldið verður so so so fær ketann heilt av so sabilakarmar til vinnuna eg eri so ovurfegin vinnan hevur verið so bebbarædd í í fýra ár og at nú grørum gangandi fóð tí vit síggja tey hava fingið móta aftur at manningarfeløgini sum stóðu uttan fyri her hundrað tals fólk kanska túsund og mótmæltu harðligani altso tey fingu høgna hoydal felnntá er at siga at manningarfeløgini høvdu einki við manningarnar at gera tí manningarnar dámdu hann væl men har tað er vón har er framburðir og tað síggja vit í fiskivinnuni í dag og tað eri eg takksamar takk fyri vit hava nakrar viðmerkingar eisini og tað er fyrst
erhard joensen ger so væl takk fyrihara formaður tað er gott at tað grørur um gangandi fót hjá vinnum
minent tað er positivt bara ein lítil viðmerking viðvíkjandi prísinum øsum su a eventuelt sum mann sjálvandi skal brúka inni í einari sovorðnari í einum sovorðnum formligt sum sum tú skalt til at gera og sum sjálvandi ikki er lættur at gera men tað er øgiliga týdningarmikið at hann er øgiliga gjøgnumskygdur og trúverdigur tí skal mann vera lítið sindur varin við at taka prísirnar teir hjá vørn tí tað eru feløgini eru so integreraðir í hvønn annan tað vil siða móttøkan og veiðiveiðuliði og móttøkuli er so integrerað at tað tað skal ikki uppstanda ein ein tvivl um at prísirnar sum hann brúkar eru rættir takk fyri takk fyri so er tað ger so væl jørgun niclasen
ja tað eri eg samdur í og
og hvussu gera vit tað best altso hevur mann hugt eftir prísirna hjá norsk fiskalagg og prísin í føroyum so svinga teir ikki eins altso onkra tíðir eru tar nógv lægri í norrenn í føroyum og onkuntíð eru teir hægri men hyggja vit eftir teimum føroysku skipunum íg veit mann hevur eina skipan við at fara innhyggja eftir prísinum har mann sigur av tí bilagiska at mann tekur framleiðsluskipini burturúr tí tey framleiða flak fáa jú ein hægri eprís ella tað vil úú íksiuropa so er tað ikki so stórur munur havi eg inndrykk av og manningarnar eru øgiliga bevístar altso hvat ið hin fær og hvat ið hasum bjóðar og enntá ikki bara í føroyum næsta vita hvar tað er prísirin er allastaðni so teir leikasum manningin eigur jú partur av veiðuni so tær kunnu halda fast har men men eg vóni at vit koma fram til tað besta at tað norska prísirin er ein møguleiki haldu bara hann ið vel eina skeiva mynd prísirnir hjá vørn at mann kann jústera við teimum og og fáa tað til til til ein prís sum kann áseta gjaldið tað her ein møguleiki úsur takk fyri so eru tey bjarni karasun petersen sum hevur
viðmerking ger so væl takk fyri hara formaður nú segði jørgun niclasen at framsókn er at síggja sum ein
ein jolla eg veit ikki hvussu eg skal tulka tað men eg fari gloyna hvørja tíð ati velja at vera ein tótt jólla enn at sum fólkaflokkurin við verandi politikki at vera ein søkkandi skúta og sum drassa aftaná sambandsflokkin summi har navigatiónsskipanin er óvirkin so eg vili gjarna taka tað fram um at vera ein jólla vistu tað skal vera tað men han ætlaði at spyrja landsstýrismannin hvat hann heldur um hetta her nú sigur nú stendur í samgonguskjalinum at mann ætlar at gera eitt yvirskot spasera gjald hvussu t hann sær fyri sær at tað skuldi fungera reelt tí at eg síggi fyri mær at tað ikki fara at merkja serliga nógvar inntøkur íl landskassan haraturat hattlað at spyrja landsstýrismannin nær hann væntar at uppskotið kemur tí at eg fari ikki at finna meg í at vit taka eina viðgerð beint fyri jól har vit ikki fáa arbeitt ordiligt takk yi ha formaðurtakk fyri ja gott er at kunna na vegera
ja tað er heilsikkurt ger so væl jørgun niclasen ja harra formaður eg eg segðinú
ofta sum á jola hjá hjá tjóðveldi og og tað er út frá frá orðalagnum øh altso vit kunnu ikki bara fara inn í roknskapurnar øog øhog og tí tí tað kemur ikki at geva tað rætta gjaldið hvussu skjótt vit klára at koma við tí tað veit eg ikki hetta uppskotið liggur so her at at um tað dregur út við hinum so kann hetta setast í gildi sum fyribils visti mann vil hava longri tíð ppí tinginum at viðgera tað men arbeiðssetningurin sum er givin í sambandi við gerauppskotinum er púra greiður og tað er at umleið hesar her trý hundrað og tíggju og trý hundrað og fjúrtan milliónirnar skulu vit hava inn so so arbeiðssetningurin í samband við lógarsmíðið hann er púra greiður hvussu nógvir pengar ið ið skulu koma inntakk fyri so vóru ikki fleiri sum
hava biðið um orðið í hesum máli og málið verður so beint í fíggjarnevndina vit hava punkt tvey á skrá til fyrsta viðgerð av tingmáli nummar einogtre tivu tivey túsund og tjúgu tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtingslóg um arbeiðsfremjandi tiltøk og formaður fer at biðja um framsøgufólkatíðøkinum ja takk fisse er uni rasmussen sum hevur biðið um orðið ger so væl takk fyri ja nú var tað fyrsta
handla nógv um tillaga størv og her eru fleiri ting í í hesum her tað eina er so tað at mann hevur sett í at lækka ískoyti frá tveyogtjúgu túsund niður á nítjan túsund og níggju hundrað

meira enn tvey túsund krónur ella far meira enn tvey túsund krónur frá arbeiðsgevaranum so fer mann at bygjinna a mótrokna í útgjaldinum frá tí almenna akkurát tann partin haldi eg eri viktigur at koma inná soleiðis at tað uppfordrar til at mann upp far tað til at mann arbeiðir so nógv sum mann kann soleiðis at mann allíkavæl fær meir burturúr so hvørt sum mann arbeiðir meir

tjenar túsund krónur so verður tað trekt fýra hundrað av av tilskotinum frá tí almenna akkurát tað dámar mær væl at mann kann regulera í tí at mann ikki bara hevur eitt fast

visi mann tjenar tretivu túsund krónur at so vis mann arbeiðir hálva tíð so fær mann fimtan túsund frá arbeiðsgevaranum og so fimtan túsund frá

uppfordrar til at arbeiða meir økonomiskt visi mann fer upp og og tjenar ella arbeiðier so mikið meir prosent av tíðini at mann kemur at tjena tjúgu so fær mann framvegis

tað vil siga at mann fær statvekk hesa tretivu í løn um mann arbeiðir eitt sindur meir ella eitt sindur minni so um mann arbeiðir tretivu prosent ella arbeiðar hálvfjerðs prosent so er tað tað sama beløpið mann fær p á tann mátan dámrmar betri at fara yvir til at regulera í mun til hvussu nógv mann arbeiðir

er at mann skal fáa frá tí almenna soleiðis at tað ber til at klára seg ikki soleiðis at mann skal fáa so nógv bæði frá arbeiðsgevaranum á tí almenna at mann fær eina ordiliga høga løn haldi ikki ordiliga at tað kann vera meiningin hjá tí almenna at stuðla upp á tann mátan tí tá er tað øgiliga skjótt at tað fara øgiliga nógvir pengar út hevði tað verið tað at mann óbegreinsað við pangum so so kundi mann

men eg haldi er viktigt í skipanini at manni syrgi fyri at tey sum fáa minst at at tað er virðiligt beløp ein virðilig upphædd mann fær tá so hetta sum er lagt upp til akkurát nú at mann fer frá tveyogtjúgu túsund niður á nítjan túsund og níggju hundrað og har er sjálvandi har er so kravi at tá fær mann minimun tvey túsund krónur frá arbeiðsgevaranum

tað rætta talið ella ikki veit eg ikki men sum eg skilji a lagnum so so hevur mann í hvussur líka nógv eftir tá sum ein vanligur arbeiðari við fjørutímars viku so um tað er rætt at gera tað ella mann skal justera eitt sindur upp á hattar

viðgera meir í í trivnaðarnevndini hvussu vit gera við handan partin

hitt kann sjálvandi blíva ein nokk so stór broyting hjá summum vissi mann fer at regulera sum eg nevndi í áðni fjøruti prosent at mann minkar tann partin hjá tí almenna so hvárt sum mann tjenar meir ella far meir frá arbeiðsgevaranum men tað sum ta er lagt upp til í hesum uppskotinum er so at tað broytist ikki hjá teimum sum eru í skipanini so tað verður faktiskt ein ein nýggj skipan upp á tann mátan at tey sum eru í skipanini sum eru í gongd nú kunnu forseta up á sama máta burturat frá hesin her at lækka frá tveyogtjúgu niðuri á nítjan túsundog níggju hundrað so ivist í um vit kanska fara at gera eitt sindur við við tann partin men úso blívur tað faktiskt tríggjar skipanir nú minnist eg ikki hvussu hitta at frammanundan sum mann brúkti fram til tvey túsund og trettan har eru sirka vard størv var tað har sirkaoghálvtrýss persónar statvekk í tí skipanini og tað koyrir víðari og tað vil siga tillaga størv fram til nú koyrir víðari og so verður tað nýggj skipan frá frá nýggjárunum av so vit skuldu í hvussur geva hesum eina góða viðgerð í trivnaðarnevndinii takk fyri ja takk fyri so hava vit viðmerking tað er bjarni
nijhammer fyrst ger so væl takk fyri harra formaður geva una rasmussen rættu tíð at tað eru
góð lítur í sínari uppskotinum og sum hann ber fram at at tað er sett soleiðis upp at tey sum kema allarmest tey fáa minst og grundleggjandi plagar tað vera ein góð skipan oftani fyri alt samfelagið so tað eri eg púra samdur í harra formaður takk fyri har líka fáa frið í
tallin aðhevði verið øgiliga gott tað forstýrar talaranr sum eru her ger so væl uni rasmussen ja takk fyri ja eg haldi at tað er
tað er tað besta fyri samfelagið tí tí mann skal hugsa um hvussu nógv mann letur út og og tá skal mann sjálvandi og hugsa fyrst og fremst um tey sum sum eru ringast fyri at tey skulu kunna hava virðiligt lív soleiðis sum skipanin koyrir í løtuni so so er tað faktiskt tey sum tjena meir hava eein betri sáttmála sum fáa meir frá tí almenna til dømis tey sum tjena tretivu túsund tey fáa við at arbeiða hálva tíðun í fimtan frá arbeiðsgevarunum og fimtan frá tí almenna men tað sum tjena fjøruti hann fær tjúgu túsund rá arbeiða frá arbeiðsgevarunum og tjúgu frá tí almenna so akkurát tað haldi eg er gott vissu vit fáa broytt eitt sindur upá hatar í hvussusær takk fyri takk fyri so er tað siri stenberg sum hevur eina viðmerking
ger so væl takk fyri harra formaður ja við uppskotinum er tað sett
tað at at upp til einogtjúghundrað krónur kann mann koma til at fáa minni um mánaðin alt eftir hvør útbúgvingur mann hevur og hvør arbeiðsførleikar mann hevur eg veit ikiu ekk skal skilja h tað soleiðis at mann heldur at fólk sum hava eikkurt brek ella einhvør skærdan arbeiðsførleika ikki longur skulu hava løn eftir tí útbúgving ella tí sáttmála sum tey nú hava arbeitt undir so nú brýtur mann við tað prinsippið nú verður tað ikki tað sum verður avgerandi fyri hvussu veitingin verður men meira tað at mann kann vera løntur í mun til arbeiðsmannalønina takk fyri takk fyri ger so væl uni rasmussenja
tað er akkurát tað at tað er nokk
so ringt at at gera eina skipan sum øll vera glað fyri men eg haldi tað blívur rættvísari at mann roynir at javna tað meir at tey sum fáa minst hava møguleikan at fáa í mun til at vis mann gevur teimum sum fáa nógv blíva við at geva teimum nógv tað tatað avmarkar hvussu nógv mann so kann lata út í heila tikið so hatta er hatta er eitt sindur ringt at siga hvat er tað rætta men kanska við at broyta hetta kanska arbeiðsgevarin fer eisini at síggja virðið í tí sum er til arbeiðis at hann kann finna upp á at lata meir í løn í mun til arbeiðið sum verður gjørt takk fyritakk fyri so er tað brandur sandoy sum hevur eina viðmerking
ger so væl ja takk fyri harra formaður generelt er hetta ein
ein ein sera góð skipan sum sum eggjar og og stimbrar tey sum hava ein serligan tørv til at koma út aftur á arbeiðsmarknaðin og og tær broytingar sum skulu gerast tær tær mugu sjálvandi vera í í ná ikki ikki gera nakar drastiskar broytingarforknappliga men eg eg haldi at eg nevndi undir undirfíggjarlógarviðgerðini at tað vóru trý hundrð og fimmogtjúgu fólk sum vóru inni í skipanini og tey fáa sirka tvey hundrað og tveyogtjúgu túsund krónur í miðal burturúr skipanini tað er tað er rættiliga rættiliga rættiliga nógvir pengar vildi eg hildu bara seinastu trý árini eru eru játtanin hækkaður fjøruti miliónum so tað tað sigur seg sjálvt at vit mugu til eftirritið hesa skipanina øog eg haldi sum sum uni rasmussen at tað er ikki rímiligt at tey sum fáa nógv í frá arbeiðsgevaranum skulu eisini fáa nógv frá frá takk fyri ger so væl uni rasmussen
ja takk fyri har eri eg púra samdur við brandur sandoy eg haldi at tað er
teiliga viktigt at vit gera onkrar broytingar í skipanini serliga tá ið vit nú eisini síggja at hon veksur so skjótt altso tað tað durka so skjótt tað eru upp á so fá ár at hon at tað er so nógvar milliónir meir farnar út so hetta er óivað ein ein góð skipan upp á tann mátan at mann fær lofta nógvum fólkum handan vegin í mun til at at tey fara uppá fyritíðarpensjón ella sjálvt um hetta vísir at talið av fyritíðarpensjonistum er allíkavæl ikki minkandi av hesum so akkurát orsøkin at tað veit eg ikki men hetta burdi eg hvussu hjálpt upp á tann partin vis mann stýri sum rætt takk fyritakk fyri
so er tað jóhannes joensen sum hevur orðið ger so væl takk fyri ja her er ein lóg til viðgerðar sum
løgtingslóg um broyting í løgtinslóg um arbeiðsfenagani tiltøk broytt tilaga størv nýggj javning og annað og hetta er eitt spariátak sum landsstýrið ger í samband við fíggjarlógina og í orsøkini til uppskotið siga tæð at at útreiðslurnar eru hækkaðar rættiliga nógv tað fer at tálma útreiðslulu vøksturin stendur og ein javning á almannaveininum verður verður meira eins og at onkrar aðrar tekniskar broytingar verðu eisini gjørdar í hesum sambandi mann kann stutt siga at tað sum ver ætlaner at gera tað er at verandi ella skipan við tillagaðum størvum hon fer at halda fram men mann lækkar lønarískoytið frá tveyogtjúgu túsund niður á nítjan túsund g nígju hundrað krónur tað skal eg geva eina sparin up á eina millión og so broyti mann skipanina við tillagaðnum størvum og taðer tt níggju eina nýggj skipan har sum øll tey nýggju sum koma framat skulu vera á nýggjum málini hava eina aðra skipan har sum møguliga hægsta lønarískoyti verða átjan túsund gfimhudraðog tveyoghávtrýss krónur um mánaðin har liggur so ein sparin pp á fimm hunrað túsund og so verður sagt at mann javnar veitingarnar til arbeiðsbúgving og javning og veitingar til arbeiðsbúgving og tað skal so geva tvey hndrað oghálvtrýss túsund krónur og so eru onkrar tekniskar broytingar í mun til at man evu fingið lógina um almannatænastuveitingar tilsamans kal mann siga eina komma sjey fimm milliónir og at mann fer so drastiskt inn og broytir skipanina hjá hesum menniskjunum sum liva undir hesum hesum veitingum frá frá landinum fyri so lítlar pengar tað er eftir okkara tyggi javnaðarflokkinum óskiljandi og javnaðarflokkun fer ikki at taka undir við hesum

tað sum eg fist kann siga tað er tað at hendan skipanin hevur víst seg at vera øgiliga góð fyri rættiliga nógv nú nevndi onkur at tað vóru trý hundrað og fimmogtjúgu onkur tøl liggja á trý hundrað og fimmogfjøruti størv tilsamans í føroyska samfelagnum í dag sum sum brúk hesa skipanina og hetta eru fólk sum hava ymiskar avbjóðingar men sum gjarna vilja vera við til at byggjahenta samfelagið upp og verða við til at geva sítt íkast til samfelagið í daglidegnum hetta eru fólk sum hava eina tilveru sum er strævin í frammanundan men sum kunnu vera við og hava ein sosialan dagligdag saman við øðrum á einum arbeiðsplássi teyhava eina hægri lívstrygd tey kunnu forsyrgja særa sínum og geva eitt íkast til arbeiðsmarknaðin og tað hava sosialar relatiónir er øgiliga viktigt fyri itt menniskja og tað fáa hesi í mennisjuni annars skuldu tey sitað heima einsamøll við fyritøkarpensjón ella øðrum skipanum sum kanska kosta nógv meir fyri landið í síðsta enda vit kuna ímynda okkum at fólk sum máa heim úr hesum skipani sum er hesari skipanini sum er tillaganum starvi at viðkomandi persónur situr heima og kanska fær deperesión og annað bara við at sita fyri einki og har var so fleiri læknar viðtalu fleiri stuðulsfyriskipanir fleiri sjúkradagpengar um tað skuldi verið mann prøvaði eitlanina og tað kriggaði innleggingar kanska í síðst enda sum kosta nógvar pengar fyri samfelagið so spurningurin er um mann sparir eitt stað og útreiðslurnar floyma út á einum øðrum so hetta er sum sita á av góðum føroyskum ein sparing eftir reyv eftir mínum tykki so tá mann sigur tað at mann vil sparhesuøkinum fyri at tálma útreiðsluvøkstrinum so hevur mann ikki hugsað um tað at tann útreiðsluvøksturin hann vera á øðrum økjum men ikki hesum heldur skuldi mann stuðla uppund vir hesa skipanina og fortalt øðrum ella vístu á at mann kundi tillaga nøkur ting men at hendan skipanin er kanska eina besta skipan bæði fyri arbeiðsgevara tí teir eru við upp á tað teir bíða bara at vit skulu vera við og eg trúgvi ikki e ein arbeiðsgevara sum heldur eftir eini keðiligskipan eg trúgvi allir eri rættiliga glaðir fyri skipanina

tá mann kemur til at siga tað at fólk við avbjóðingum av ymiskum slag atso nú kenn eg eitt sindur til tað sjálvur tá ið eg havi arbeitt á arbeiðsplássi har sum okkur fólk hevur havt hesar avbjóðingarnar og verið ein tilligan starvi og at síggja at fólk koma til arbeiðis sjálvt um tey ikki megna ein fullan arbeiðsdag og kunna fáa tar viðurkenning at fáa eina fulla sáttmála løn sum øll vita onnur fáa tað er fantastiskt tí tey fólkini eru glað og hava eitt yvirskot eisini heima hjá familjuni og kunnu vísa teimum í familjuni at hava eina eitt virði í samfelagnum og at børn teirra kunnu síggja upp til foreldrini sum ein minstur borgara í samfelagnum staðin fyri at skjóta sofuni allan dagin tá børnini vóru í skúla og koma heim til foreldrina sum stadveksóta sofuni tá tey koma heim tað er ikki eitt virðiligt lív og tí er hetta tann besta skipanin fyri hesi fólkini sum hava brúk fyri takrafólk sum hava líð av gygt og øðrum sum ikki kunnu fysiskt arbeiða meir enn hálva tíð ella tríhvart tíð men skulu statvek forsyrgja eina familju við lágnum og húsarhaldi g øðrum og fáa møguleikan at fáa eitt sindur av veiting frá landinum til at kunna hava eitt vanligt lív við at broyta hesar skipanir so koyra vit fólk í aðrar skipanir í almannaverkinum fyritíðarpensjón og annað har tey ikki fáa eitt vanligt lív mann roynir at gera tey til almennar kleentar og tað haldi eg er ikki rætt og tí vil javnaðarflokkurin mótmæli hesum uppskotinum vit fara ikki at taka undir við tí upp á nakan sum helst máta evil ja mæla til at mann í trivnaðarnevndini finnur eina ein annan máta at spara ella mann sparir onkurt aðrastaðni tí eg trúgvi ikkiat taðer ein sparing eg trúgvi í veruleikanum hetta er ein stór útreiðslulongdini takkfyri har formaður

takk fyri so er tað viðmerking tað il fyrst
til magnus rasmussen ger so væl takk fyri harra formaður røðarin var rættiliga avgjørdur
vilja ikki vita av hesum hesum broytingunum og eg haldi at hoakundi líkasum lesa av tí lat bara standa til mín spurningur er at eg kenni til hesa skipanina tta eru nógva salskynssøgur men eitt samt løgting hevur sagt t vit mugu hyggja upá hesa skipanina tí hon er eksploderað vist vit nú taka tað sosiala visti vit siga tað hetta vendur ikki ordiliga rætt sosialt hvussu hugsar johannes joensen kundi mann gjørt okkut í hinum endanum tað sum uni rasmussen var inni á tey sum hava eina høga inntøku sum eisini fáa næstan líka nógv úr í almanna kassanum nú hugsi eg særa johnnes joensen nakað fyri sær at mann kundi broytt hetta uppskotið so tað vendi rættari sosialt takk fyri gerso væl jóhannes joensen

og eg eri hundrað prosent sikkur í at landið er havt eina rúgvu av meirinntøkum ígjøgnum skattin tí millum annað hesi fólkini hava arbeitt tær meir inntøkurnar sum han sær á fíggjarlógini pjøðist mann ikki at spara inn aftur ella oyðsla mann kanska úva til onnur ting og so royni mann at taka frá teimum veikastu til at dekka tey holini at útreiðslurnar vaksa her tað er sjálvandi tá tað veksur við fólkatalinum som veksur tað eisini við fólkum sum hava avbjóðingar og tí veksur tann útreiðslurnar fógus sjálvandi fór han at gera tað vit eru fleiri fleiri fólk í føroyum tað er ein logisforkláring og tað var eisini fleiri fleiri sum torv á hesum skipanum og tað vr tað eisni framtíðini so leingi sum føroya t veksa sum land men vit fáa samstundis eisini fleiri skattinntøkur sum kanska koman at hugt efi hat mann brúka pengarnar til heldur takk fyri takk fyri so er tað gjóni nolsøe joensen sum hevur eina
ger so væl ja takk fyri har formaður ja eg eri so púra samdur í røðaranum um at hetta her er ein sparing sum
fyri tað fyrsta er tað hygur eftir samlaða fíggjarlógini øgiliga smábeløp og at mann so leggur eftir hesum fólkunum sum í flestu førum og tað sum ikki koma í ordiliga fram tað er tað at hesi fólkini skul minnast til hava havt hava tikið kanska nógv ár um at fáa eina útbúgving og koma so upp á einana máta illa fyri í lívinum og framvegis hava tað útbúgvingina og nú fer mann so hygg inn og hyggur eftir at jamen altso hevur tú eina útbúgving so gongur mann ja m altso so so kanst tú ikkialtso so kanst túikki hava so høga sukul ikki fáa høga veiting frá frá landinum eisini men eitt annað stað tað sum vit líkasum royna at føra fram er tað at útbúgvingin leggur framvegis støði sjálvt um tú ert við skerdan lut og tað er tað man eiguravr at blíva løntur eftir sjálvt um mann er í einari slíka góða skipan sum tilleyðans størv takk fyri harra formaðu takk fyri ger so væl johannes joensen
takk fyri fyrispurningin hjá jónlunds joensen sjálvandi sjálvandi tá mann
hevur hann eina sáttmála løn tað er jú hesin størvini her summi fara í hesa skipanina í eina tíð og fara aftur í vanlig starv aftaná tey kunnu uppláa føra aftur og fara aftur í eina eina vanligu skipan vist tey klára tað og tí mugu tey vera í eini tey mugu kunna hava tær somu treytirnar sum hini í arbeiðsmarknaðinum við teirra útbúgving við teimum sáttmálum sum onnur hava vit onnur hava so hatta hatt har við at mann skerur har sum tað veikasta liðið er tað er lítið dámligt um einari verður takk fyri so er tað uni rasmussen sum er
hú var viðmerking ger so væl fyri nei eg hugsaði um tað verður nevnt um et daygar við at eitt túsnd
so krónur tað draga seg um men tað er tað absolutt ikki tað kanska sær soleiðis út í fyrstu ætlanum men hetta er langsygta at hetta skal ávirka nokk so nógv annars vil eg spyrja tá ið tað verður nevnt at mann hugsað so nógv um sáttmála lønir hugsað mann so eisini at mann burdi givið fyritíarpensjonistum fyridígarpensjón í mun til hvat fyri útbúgving tey hava ella skal tað vera munur har tá tá ið mann ger viss mann ikki skal gera mun tá ið tey arbeiða niðursetta tíð takk fyri so er tað
johannes joensen ger so væl ja takk fyri ja nei uni rasmussen eg eg haldi at mann má helst
billímóti at eingin blívur fyritíðar pensjonistur tí tað er ein ein ein støða sum eingin ynskir so hetta skuldi verið ein skipan sum forðar fyri at nakar endar í skipanin at vera fyritíðar pensjonistur tí tá man er komin á ta skipanina so eg man jú meir ella minni tengr at tí almanna alla tíðina her ert so statvekk tendura a arbeiðsmarknaðinum tað er tað góða við hesæri skipanini eg eri væl klár yvi tað at skipanin kanska sparar um lei hálvam veg onum um árið komandi árini eg eri eisini samdur um mann skal ansa eftir pengunum men eg veit at landið fær eisini meir pening inn árliga og tí meini eg tað er skeivt at mann bara skerr á á hesin her kontunum í staðin fyriathyggi eftir jamin hvat brúkau so pengarnir til sum koma inn tí eg rokni ikki við hetta er ein sparing í longdini hetta er ein útreiðsla vit síggjahatta bara ikki takk fyri laka líka fá meira frið og sæð
á so er tað siri stenberg sum hevur ein viðmerking ger so væler nokk so prinsipielt ísum málinum tað er hett her við at skal mann halda seg til tað
at fólk sum hava brek hava reytt til sáttmálarløn ella skal mann fara yvir til at tað heldur verður ein veiting sum verður reglerað her inni frá tí mann flytur tað prinsippið tað haldi eg tað er tað sum sum alt at her málið snýr seg um og vistu at hetta verður samdykt so verður tað soleiðis at framviður verða tey einastu fólk sum ikki hava sáttmálarløn men eina løn sum sum løgtingi og samdykt tað verða fólk sum hava brek takk fyri gerst væl johannes joensen
sigur steðnberg at virðingin fyri
hjm menniskjunum sum hava hesar avbjóðingarnar hon má vera til staðar eg sigi seg at landsstýri ikið virðir tey tað gera tey heilt sikkurt men men tað er bara tað at vit mugu ikki leggja eftir teimum menniskjunum sum man siga ella sita á niðastu rók altso tað mátti kunna borið til at funnið okkara sparingar har sum vit sum tjena eina rúgvu av pengum kundu verið spard eitt sindur har sum vit kundu fingið eitt sindur av eg skal ikki siga hækkað skattin hjá mær men altso tað kundi var gott veri ein ein møguleiki ella eit el annað tað kundi verið hvussuur eitlanir sum gjørdi tað at tey veitalt ikki verða ragt takk fyritakk fyri so er tað
tj erhardi joensen sum hevur orðið ger so væl takk fyri harra formaður
ja til viðgerðar er er eitt uppskot um hvar mann faktist fer inn og regulerar tillagar javningina á á veitingum til tiðliga størv

ø tilega starv er ein fyriskipan á arbeiðsmarknaðin hvar persónar við við varandi ella skerdum arbeiðsførleikum fáa eittískoyti í tað løn sum er sáttmálasett og treytin fyri at koma í hesa skipanina er at tað t tú skalt hava í minsta lagi trýogtretivu prosent st skerdan arbeiðsførleika skipanin við til hesum tilaga størvinum kom í gildi í januar tvey túsund og trettan og tá kom hettar í staðin fyri tey sum tá blivu kallaði

uppskotið sum fyriliggur dag tað er altso einat royna at fremja eina tálming av teimum útav tí útreiðsluvøkstrunum sum hevur verið tey seinastu trý árini í miðal hevur hesin vøksturin í skipanini verið umleið fjúrtan milliónir krónur um árið

uppskotið í sær sjálvum hevur altso einein ein eina tálmandi effekt

ø handan nýggja løgtingslógin um almannatrygd og tænastur sum nú verður sett í gildi í tjúgu einogtjúgu hvar ið forsagalógin fer úr gildi

so verða hesar veitingarnar nú javnaðar eftir tí lógini eg havi hugt eftir tí staganum sum ætlanin er at innføra altso ætlanin við hesum uppskotunum er egentlani at mann fremur eina itieitt mótrokningsprinsipp hvat mann mótroknar við fjøruti prosentum av tí upphædd í arbeiðstakarum fer útgoldið frá arbeiðsgevara minus tvey túsund krónur fjøruti prosent av tíð hetta er nakað nýtt og vissi okur taka einhyhyggja eftir talvunum her sum sum eru viðlagdar sum sum skjøl so fer ein sum hevur eitt arbeiðsføri á hálvtrýss prosent og hevur eina sáttmálaløn upp á fjøruti túsund krónur um mánaðin áðrenn hesar broytingarnar so fekk ann hesar fjøruti túsund krónar um mánaðin tað vil siga hattae tjúgu frá arbeiðsgevar og tjúgu frá frá skipanini sjálvari og aftaná broytingina fer hesini her tær tjúgu túsund krónurnar frá arbeiðsgevaranum og samla nítjan túsund og níggju hundrað sum er tað hægsta frá í lønarískoyti so tilsamas níggjuogtretivu túsund o níggju hundrað so fyri eina sovorðna løn hvar tað er hálvtrýss

og sáttmálalágnin er fjøruti túsund krónur so er tað áleið tað sama ogu kunnu taka eitt annað dømi sum eg nevnt í hesum her tað er hvar ið tú hevur eina eitt arbeiðsføri upp á fjøruti prosent og hvar tú hevur eina sáttmálaløn upp á fimmogfjøruti túsund har var tað soleiðis at tú fekk áðrenn fekst tú átjan túsund frá arbeiðsgevara av tí tú vart fjøruti prosent arbeiðsfør og so hevði tú fult ískoyti taðvl sia tveyogtjúgu túsund soleiðis at tú fekt fjøruti túsund krónur um mánaðin við tí níggju skipanini kemur tú so at fáa eina lekking niður á knappar áttaogtretivu túsund taðvil siga eina lekking upp á tvey túsund krónur

hevur verið tosað um undanfarni røðari tosaði eitt sindur um um hetta her varum hetta skuldi síggja sum ein sparing ella hetta kom at vera ein útreiðsla fyr fyri fyri okum upp á sikt tað eri eg nú ikki so sikkur í eg haldi sjálvur tað at at tá ið tú fær eina almenna veiting so er í ordan at okur hyggja eftir skipanunum loypandi um so er at tær galopera avstað við útreiðslum so skulu tær eftirhyggjast í hesum førinum haldi eg at tann sosiala veitingin vendir sosialt rætt tað er soleiðis at tey sum hava hægst altso hava hægstan aso mest skerdan arbeiðsførleika og harvið fáa minst í løn frá arbeiðsgevara koma nú at fáa mest úr sum ískoyti meðan tey sum hava faktiskt eina høga løn frá arbeiðsgevaranum tað vil sega eitt relativt eitt minni isminni

so altíð alt so má mann siga at tann mátin mann nú ger tað uppá hann er tann sosialdemokratiski mátan at gera tingini uppá og eg havi altíð vitað at tað búði ein lítil sosial demokratir í elsbet mersetes men eg visti ikki at hann skuldi koma til sjóndar so tíðligani í forløpunum

men fyri at venda aftur til hetta her við um hetta vendi sosialt ræytt ella skeivt so kunnu okur taka ot kunnu taka tá ið okur diskuteraði í fjør hest pensjónrnar tá fór okur inn og gjørdu eina nýggja mótrokning og og hon hevði førdi so við sær at tey sum faktisk høvdu høgar pensjónir tey fingu relativt meir enn tey sum høvdu lágar pensjónir og tá bleiv tað øgiliga nógv kritiserað av andstøðuni serliga tjóðveldi og javnaðarflokkinum eisini framsókn minniski rutvang var øgiliga hart ímóti tí at hetta vendi fullstendilga sosialt skeivt okur blivu kritiseraði øgiligt fyri tað nú gjeri greinaskipan við eini almannaveiting sum vendir sosialt rætt og nú verðu kur eisini kritiseraðir fyri so okur vita ikki ordiligani hvussu okur skulu gera hesi tingini men tað mugu okur so bara royna at finna eina loysn upp á í í trivnaðarnevndini um so er at tað ta hevur nakrar óóhepnaravleiðingar sum mu okur hygja upp á tað men egentuligani so er hettar ikki ein veldigi lønarniðurskorður men htað er ein regulering fyri tær hægst ikki fyri tær lægstu so harra formaður eg havi ikki so nógv at fáið afturat hesum her í sambandi við hetta eg haldi at hetta kemur í trivnaðarnevndina hvar okur fara at gjøgnumganga tað rættiliga noyða tí hetta er ein skipan sum er øgiliga týdningarmikil fyri samfelagið og fyri minst fyri teir yvir yvir trý hundrað og og tjúgu brúkararnir sum eru í henni so tí skulu líkur viðgera tað sera gjølla og o kula taka øll av spektini inn okur mugu eisini fara at hyggja eftir tí er tað nakar annar máti sum sum mann kann fáa eitt eitt ein breiðan tilflutning til so haldi eg at mann skalyvirveiga tað tí tá ið hendan lógin kom í gildi tá kom hon í gildi frá einum samlaðum løgtingi tað var samlað løgting sum kom við hesum og egentiligani so kundi eg kundi mann kanska havt hugsað sær at frú mersedis gunlegsdóttur hon kanska hevði inndrigið andstøðuna eitt sindur í hettara uppskotið fyri at finna útav eta nú ein felags leistur mann kann finna til at fremja nakrar sparingar við tíer tá tað er eitt samlað løgting sum kemur við einari lóg so kundi mann eisini hugsað sær at tað hevði verið skilagott at tað var att samlað løgting sum kanska broytti hana aftur tí tað er hon er ómetaliga týdningarmikil fyri teir brúkararnir sumu í takk fyri harra formaður takk fyri so hava vit viðmerking fyrst er tað jaspur
langoard ger so væl takk fyrihara formaður jóhannus joensen vildi vera við at
at hendan lógarbroytingin vilja hava við sær at fólk duttu úr hesari skipanini inn í eina aðra skipan eg havi ilt við at síggja at henda broytingin skal hava tað við sær tað sum vit onkursvegna royna at gera tað er tað tey sum í dag kanska fáa tveyogtjúgu stuðul umframt at tey tjena átjannastur thava til fjøruti túsund tilsamans fáa eitt sindur lægri dugir erhard joensen at síggja fyri sær at fólk skulu fara úr hesari skipanina í eina aðra almenna veiting takk fyritakk fyri ger so væl erhard joensen
takk fyri harra formaður nei eg dugi als ikki at síggja tað at mann kemur at detta úr
hesari skipanini yvir í ein aðra tí alternativur til hetta her tað er betýðiligt verri so skalt tú yvir í kanska blíva fyritíðarpensjoneraður ella ella okkurt sokurt og tað har eru so veitingarnar aftur nógv leðri so so tað skilji eg ikki sjálvandi er tað óheppið tð er tað klárt tað er óheppið fyri nakrar brúkarar sum skulu til at venja seg við at fáa túsund kanska tvey túsund krónur minni í løn um mánaðin tað er tað klárt men tað er líka so týdningarmikið at tá ið tað er ein sovorðun skipan sum veksur við so ella vaks so skjótt fjúrtan milliónir krónur um árið fyri eina skipan tað er ómetaliga nógv í miðal so má hon eftirhyggjast tað er okara plykt í løgtinginum at gera tað og at gera tað so skánsomt sum yvirhøvur gjørligt fyri brúkaran so vit duga ikki at síggja at mann kemur at detta úr hesari skipanini vegna hesar broytingarnar nei men tað kemur ttað um hetta verður uppskotið sum kemur úr trivnaðarnevndini aftur so kemur tað at at merkja eina minking hjá nøkrum brúkarum ja tíverri takk fyri hara formaður takk fyri so er tað johannes joensen sum hevur eina

um tað er rætt at hesi fólkini sum hava ein eina avbjóðing kunnu kanska í fleiri førum ikki arbeiða fulla tíð og tí eru tey noyd til at koma í eina sovona skipan sum hetaher men tey útføra eitt líka gott arbeiði sum onnur arbeiðsplássinum kanska betri arbeiði meðan tey eru til arbeiðis og tí kann tað virka øliga løgið at mann við somu útbúgving sama arbeiði kanska betri í arbeiði skal fáa minni løn enn tað situr sína al heldur erhard joensen eftir rætt takk fyritakk fyri ger so væl erhard joensen takk fyri hara formaður
og takk fyri spurningin johannes joensen
mann kann síggja tað soleiðis mann kann eisini síggja tað soleiðis at tann tíðin tey arbeiða um tey hava fjøruti prosent ella hálvtrýss prosent tíð á arbeiðsplássinum so fáa tey tað sum tey skula sambært sáttmála frá arbeiðsgevaranum so kann mann siga hetta her sum tey fáa afturat hetta er faktiskt ein ein veiting sum tað almenna sigur hetta skuldi tit skuldu hava nakað afturat í so tú kanst síggja tað upp á báðar mátar e genti at fáa tey akkurát tað sama sum tey sum tey sita við síðuna av fyri ta arbeiðið sum tey útføra meðan tey eru til arbeiðis men so velja okur at geva teimum eina veiting afturat sum eg haldi er eg haldi hendan lógin er fantastisk hetta er ein av teimum bestu lógunum sum yvirhøvur eru komin inn í tingi í nýggjari tíð men em var vekt so er hettar eina veiting og tað skulu kur tora at fara inn og regulera um tað vísir seg at skipanin beginnur at blíva øgiliga tung fíggjarliga tí okur skulu altso fáa roknstykki til at hanga saman til síðsttakk fyri so er tað bjørt samelsen sum hevur eina
ger so væl takk fyri at eg haldi at øll skilja teg við at onkursvegna er tað
tein politiska ábyrgd at hava tamarhald á útreiðsluvøkstri men tað sum blívur so øgiliga avbjóðandi í hesum málinum tað er at hetta er faktiskt at taka vunnin rættindi frá einum einum samfelagsbólki sum frammanundan hevur stórar avbjóðingar og tí fari eg at spyrja tingmannin um tað er nakrar annar samfelagsbólkur sum mann fer eftir og ger broytingar fyri sum missa tvey túsund krónur í einum til dømis tað er jú rættiliso taðr øgiliga stórt inntriv at gera vissi eg legs lógina rætt so er tað soleiðis at vissi eg varð í vard um starvið ella við tilægani starvi og skiftisstarv so var eg í fangað evsum regluni so hevði eg fingið tvey túsund krónur minni útgjald og tað er altso eitt øgiliga stórt inntriv at gera í einum ímóti einum bólki sum hevur vunnið nøkur rættindur og nokk so prinsipielt so er atta rætti mátina at gera hetta her í sambandi við eitt fíggjarlógaruppskot ella átti mann ikki veruliga sett at arbeiða í gongd at kanna hvat var rætti mátin ja takk so er tað erhard joensen ger sovæl
takk fyri at forma
og takk fyri spurningin bjørt samulsen jú sjálvandi kann mann velja at síggja tað soleiðis at hetta eru vunnin rættindir men mann kann líka so gott velja at síggja tað líkasum deila problematikkin í tvey altso løgtingið hevur hevur samtykt at mann skal gera eina serliga skipan fyri fólk við við viðskerdum arbeiðsførleikum og tað vil siga at tann skipanin inniheldur faktisk eina eina eina veiting tað er taog tað er ein sosial veiting veitingar eru sum koma frá tí almenna til fólk við serligum tørvi tað eru sosialar veitingar tey útføra akkurát tað sama arbeiðið sum tað tey sum tey sita við síðurnar av á arbeiðsplássinum fáa nei aktíðav somu løn fyri tað per tíma sum tey fáa sum eru har men so tá tað kemur til veitingina so veit mann at tað er altso politikarar løgtingið sjálvt sum skal avgera faktiskt á hvørjum ári mann kann velja at javna ella ikki at javna ella minka ella hekka sosiala veitingar og eg eri púra samdur við bjørt samulsen í at jú hjá menniskjum sum hava erið von við at fáa fjøruti túsund um mánaðim sum kanska nú skulu fáa áttaogtretivu túsund um mánaðin tað er tað er tað er hart tað er tað sjálvandi tútað skalt tú til at innstilla teg upp á at tú skalt altso liva fyri tvey túsund krónur minni um mánaðin tað er tá skalt tú til at umleggja títt lív takk fyritakk fyri so er tað siri stenberg

takk fyri harra formaður eg haldi at okur viðgera eitt rættiliga prinsipielt mál í dag eitt spariátak frá landsstýrinum sum tey raka faktisk øll tey spariátøkini sum eru komin tey sum hava tað truplast heter so ein broyting í skipanini við tillagaðum starvi og í kjarnunum í málinum er um okur skula fara frá at fólk sum bera brek ela hava skerdan arbeiðsførleika skulu hava løn sambært sáttmála ella um tay í mesta lagi kunna forvinna tað sum eina arbeiðsmannaløn er líka mikið um tey hava útbúgving ella ikki tey við skerdum førleika verða framyvir tey einasti sum verða lønt eftir hesari ghensari lóg og ikki eftir sáttmála ella útbúgving sum øll onnur í veruleikanum viðger okur hugburðir til fólk við breki ella við skerdum førleika tað er veruligur virðispolitikkur og ideologiurnar fara uttan iva at koma til sjómdar í orðaskiftunum tað haldi eg longu okur hava merkt tí hvørjum arbeiða okur fyri teimum sumd treingja mest og hava veikast rødd ella teimum sum nokk skula klára seg í tvey túsund og níggju samtykti føroa løgting eystursáttmálan um rættindi hjá fólki sum bera brek sáttmálin er langur men eg farið at vita um eviðformansins loyvi kann taka nøkur brot burturúr ger so væl øll menniskju hava virðing og tign íborna
og hvørt mansbarn eigur somu ómissandi rættir og tær eru grundleggjandi undir frælsi rættvísi og friði í heiminum og ein og hvør hevur rætt hevur øll tey rættindu og alt tað frælsi sum eg lýsti teimum og ongan til at vera fyri ongum mismuni áv nøkrum slagi og tað er síðnámillum treytað bæði við rættindunum og skyldum at tryggja at fólk sum bera brek til fulnar kunna brúka síni evnir og ikki eru fyri mismunni londini skulu eisini skulu eisini viðurkenna at brek er eitt hugtak sum eru broyting og at brek er úrslit av síná millum ávirkan millum fólk sum eru viknaði og forðingar sum standast á hugborði og umhvørvi sum tarna teimum til fulnar at virka í samfelagnum javnbjóðis við øðrum skulu fáast á vegnum og so eru eisini fyrimyndar reglur ásettar til londini hava sum útvega javnbjóðsmøguleikar til øll sum bera brek og mann skal eisini viðurkenna at mismunir sum eru gjørdir móti einum hvørjum fólki grundað á brek ger seg inn á ta viðføddu virðing og virði sum hvørt einstakt menniskja eigur líkla hugtøk í sáttmálanum eru javnvirði bannana mismuni vegna brek samhaldsfesti og kompensatión og tað er soleiðis skilt at tað er landið sum kompenserar fyri enin eventuellan fíggjarligan miss av einum breki og tí snakka okur í dag um lønarkompensatión og ikki um tað sum fleiri av fleiri hevur verið nevnt eini veiting her tekur mann so upp til einogtjúghundrað krónur um mánaðin frá fólki sparingin er sum eg skilji ikki so stór beint nú men serliga framyvir og har havi eg sjálvandi nakrar spurningar tí nú hevur málið ikki verið tilhoyringar og tað er hetta her við at tey sum eru í skipanini í dag verða tey iki slett ikki rakt hvar eru so sparingin ella eta bara tey sum koma í framvegir ella tey sum fara at skifta starv tað eru nøkur sórnur ting sum okur noyðast at fáa veg í nevndini men tá ið mann roknar við at bara ein komma fimm millión bein anvegi so e tað væl tí tað er okkurt sum fólk missa her og nú brúgvsáttmálan byggir á eina menniskja fatan har virðingin fyri tí einstaka menniskjanum og møguleikarum hjá hvørjum einstøkum er treytaleyst somu javnbjóðis rættindir til øll at forða fyri mismuni vegna brek av øllum slag og at tryggja at samfelagið og øllum borgarum sum bera brek javnbjóðsrættindir at liva og virka í samfelagnum á jøvnum føti við øll onnur tí var lógin um arbeiðsfremjandi tiltak eisini eitt nýbrot tá ið hon koma í tvey túsund og trettan lógin gjørdi upp við at fólk ið hava brek ella niðursettam arbeiðsførleika ofta vóru uttan fyri arbeiðsmarnaðin og fingið fyritíðarpensjón í staðin nú kom møguleikin fyri at gera ein rúmligan arbeiðsarknað har fólk við skerdum arbeiðsføruleika ið nógv størri mun kundi vera á arbeiðsmarknaðinum tað var positivt og tað var einmælt samtykt í løgtinginum okur fegnaðist øll um møguleikan og sóu tað sum eitt stórt framstig við tíðini er lógin broytt og skipaninir í dag soleiðis at tú kansnt til dømis arbeiða hálva tíð og so kanst tú fáa lønarískoyti ella lønarkompensatión fyri hina hálvu tíðina vist hu og arbeiddi niðursetta tíð lønum er sambært sáttmála elskt alt eftir hvørja útbúgving ella hvatt slag av arbeiði tað snýr seg um og tað er tað sum eg haldi er so prinsipielt í hesum málinum í dag eru tað fólk sum eru í tillagarum starvi sum verða lýnt sambært sáttmála tað ætlar mann at broyta soleiðis at tey framyvir í mesta lagi kunna fáa eitt ískoyti sum er jjavnt við eina arbeiðsmannaløn ella mann kann siga tey fara frá løn sambært sáttmála til eina veiting sum í mesta lagi kann vera eina arbeiðsmannaløn tað er tað tað snýr seg um við hesum sigur mann at fólk við breki ikki skulu hava løn sambært útbúgving akkurát sum øll onnur nei mann sigur tað ikki bara man vil lóggeva tað og so er tann spurningurin sum eg havi hug at reisa er tað ikki at lóggeva mismun skulu fólk við breki ikki eggja til útbúgva seg har tað ber til og at vera á arbeiðsmarknaðinum eftir somu sáttmálatreytum sum øll onnur á arbeiðsmarknaðinum sjálvandi skulu tey tað meginreglan um kompensatión ger seg galdandi júst har landið kompenserar fyri breki ella mistar útreiðslur vegna brekið og tað er endamálið í sjálvum eystursáttmálan um rættindi hjá fólki sum bera brek tí eri eg sannførd um at hetta lógaruppskot er brot á eystursáttmálan um rættindi hjá fólki sum bera brek við skipanini sum okur hava í dag eru fólk eisini fult skattskyldi akkurát sum øll onnur sum eru í arbeiðsmarknaðinum hugsar mann sær at møguleikarnir at vera á arbeiðsmarknaðinum vera verri og alternativi at vera fyrritíðarpensjón veruð valið í staðin fyri nøkur so hava okur eina heilt aðra søgu tá kemur kanska eisini minni inn í skattið tí at pensjónirnar verða ikki skattaðar næstan ikki so spurningurin er hvat fíggjarliga er best hvat menniskjalig er best eri eg slett ikki iva um sjálvandi skulu okur hava ein rúmligan og inkloderandi arbeiðsmarknað heims a samfelag har allir borgarar kunna brúka síni evnu alt eftir føroymuni og har okur gera samhaldsfastar skipanir sum hjálpa tá ið ástendur og tað eru grundarlagið undir at okur hava eitt samfelag har okur betala skatt tað er ikki bara tí at míni egnu børn kunna fara í skúla tað er eisini tí at børnini hjá grannanum kunna fara tað skja tað er tað menniskjaliga virði í at kenna seg til nettu í samfelagnum at hava nakað at farað upp til og at skapa sær ein meiningsfullan gerandisdag sum er fyri flest fólk bót til eitt eydnusavmt og meiningsfult lív okur hava fingið at vita at trý hundrað og fimmogtjúgu fólk eru í skipanini við tillagaðum starvi og fyri at koma í skipanina við tillagaðum starvi skal arbeiðsførleiakin verða skerdur varandi við einum triðingi og skipanin er forholdsvís nýggj so sjálvandi hækka útreiðslurnar hinvegin so sermanna útreiðslurnar til fyritíðarpensjón ikki hækka í sama mun og í veruleikanum miðal fyrtíðarpensjónin er minkað yvir tey síðstu árini so skipanin loftar uttan iva nøkrum fólkum sum annars høvdu fingið fyritíðarpensjón so tað er eisini umráðandi at síggja hetta mál í eini nógv størri heild ja útreiðslurnar vaksað hesari kontuni men minkað kanska aðrastaðni og spurningurin er eisini um mann hevði roknað við at ein nýggj skipan sum skuldi fara til at inklodera fólk á arbeiðsmarknaðinum ikki skuldi kostað nakað her má rokna við tí at fólk sum hava brek sum koma út at arbeiða ikki skulu hava løn fyri tað okur í tjóðveldi er sera hørm og kunnu ikki góðtaka mátan landsstýrið viðfer tey sum onkursvegna eru við serdan lut í samfelagnum mann ger seg inn á teirra rættindi til sáttmálaløn man biður løgtingið samtykkja við lóg at fólk við breki og skerdum førleika skulu hava leðri løn tað haldi g ikki er í lagi verður uppskotið samtykt so seta tð eisini nakrar spurningar og tað er um setanartreytir hjá fólki hvussu tær broytast hvat merkir tað vistu siga upp so fara tey kanska rættiliga nógv niður í løn tað vóru kanska truplari at skifta arbeiðið tí at so far eg lønina at lekka visti løntakarin ikki góðteku hesa skipanina hvat so verða so øll uppsøgd sum eru í tí skipanini sum er í dag skuldi setast á nýggjum tað eru nøkur sovrnur ting sum eg haldi okur hava ikki fingið fingið greiði á so er ein onnur broyting í uppskotinum eg veit ikki meg at skilt eina rætt men tað er um javning av uppjavspeningi tann javningin hevur verið tengt at lønini hjá føroya arbeiðafelag tað vil siga at mann hevur javnað við tvey komma fimm prosent tað ynskir man so at broyta soleis at mann fer at javna uppjavspening framyvir saman við teimum javnar almannaveitingarnir annars og har hava okur so sjálvandi akkurát fingið at vita at tað verður ikki javnað har so visi eg havi skilt tað rætt so betíðir hetta her uppskoti eisini at uppjalvspeningur ella tað sum man rópni forsagahjálpin eisini fer kanska at sakka eitt sindur afturút men eitt sindur trupultv at gjøgnumskoða tær og har e tað eisini at tað kemur afturumaftur tað at málið ikki hevur verið til hoyringar so samanumtikið so haldi eg at okur fara í tjóðveldinum at siga at okur mangla eina sosial politiska kós har aðalmálið ikki er at hjálpa teimum sum hava minst vist tað ikki er tað so fáa okur øll eitt veikari samfelag tes størri sambandsfesti teð sterkari samfelag og tess rúmligari og inkluderandi samfelag og arbeiðsmarknað tess stinnari standa okur øll og her halda okum mann ger tað øvuta takk takk fyri so er tað uni rasmussen sum hevur eina viðmerking ger so væl jatakk fyri eg haldi tað er forkert
tárat blíva við at snakka um tað at mann ikki virðir at tey fáa sáttmála løn tí tað er ikki meiningin at broyta nakað sum helst upp á tað sum tey fáa í løn tá ið tey eru til arbeiðis tað at tey fáa minni fyri tann partin sum tey eru heima haldi eg ikki er nakað for gjørt í tá tað eru høgar lønir mann snakkar um tí tað eru eisini onnur í arbeiðsmarknaðinum sum fáa minni meðan tey eru heima vist eru í sjúk sjúkradagpengar ta er lægri enn tann vanliga tímaløn tá ið tey eru til arbeiðis so akkurát tað er ikki tann stóra skandalan um um mann broytir tingini eitt sindur á tí økinum takk fyri takk fyri ger so væl siri stenberg
føroya formaður ja eg gangi út frá at fólk í hesari skipanini bleiv sjúk so eru tey undir
tr akurát somu reglun sum øll onnur sum blíva sjúk ø eg haldi at hetta málið snýr seg um hvussu sær mann tann partin sum verður latin afturat ser man tað sum eina veiting ella serman tað sum eina lønarkompensatión og okur síggja tað sum eina kompensering fyri tann minsta arbeiðsførleikan tú hevur tí at okur hava tulka tað upp ímóti sáttmálanm um rættindi hjá fólki sum bera brek og tá ið mann ger tað so sær mann tað at mann ger seg inn á sáttmálan tí at nú kunna fólk ikki fáa løn sambært sáttmála men tey fara at fáa eina løn sum løgtingið hevur ásett tí kunnu tey koma til at arbeiða við sínar av eiðinum sum ger sama arbeiði og tey fara at fáa einogjnundrað krónur minni enn tann sum situr í sínnar av tí tann eru ikki brek men tey gera sama arbeiði men men hesin eini persónurin klárar ikki at verða til arbeiðis sama eintald tímar tað er væl tað tað snýr seg um takk fyriakk fyri ger so væl jóhannes joensena
takk fyrra formaður eg eri púra samd við sigur sterembed í hennara ró alt tað sum
dugir fram eg blívi rættiliga provokeraður tá mann fer eftir teimum veikastu eg hugsi mær at spurt sigur steðnberg um ikki onkur aðrar kontur eru kanska sum umfata okkum løgtingsfólk mann kundi spart har heldur enn at fara eftir teimum veikasta niðasta rók takk fyri ger so væl sigur steðnberg

tað mann hevur eisini framt øgiliga stórar broytingar í pensjónunum har mann hevur lekkað mótrokningina øgiliga nógv hjá teimum sum fáa tær allar hægstu pensjónirnar mann er einki gjørt við tað so her eru nógv onnur støð at fara men tað vísir ikki bara tað at tey sparu uppskotini sum eru komin tey raka øll tey sum eru sosialt ringast fyri so so tann sosial politiska kósin hon er hon er sett tað má mann siga sumkonn ver samdur í ein lógsamdur takk fyri takk fyri so er tað bjørt samelsen sum hevur eina
viðmerking ger so væl takk fyri ja í øllum førum visti mann setir seg í støðuna hjá teimum sum vera
fera brek so er tað eingin ivi um at at og er í arbeiðsmarknaðinum at tey uppliva tað sum at mann brýtir við vunnin rættindi mann hevur klárað at vunnið tey rættindi at mann fær javnsetta løn tí at eitt samt løgting hevur tikið undir við at soleiðis skuldu tað vera og og tá tí blívur hetta so prinsipielt altso nógv inni her funkuserað hetta við krónum og oyrum og tá kann eg væl síggja tað hettað er ein øgiliga góð skipan fyri fólk sum kanska bara eru hálva tíð í veruleikanum í starvi tí tey hava skerdar førleikar men til prinsippið má máa fokusera upp á her og tí ætlaði at spyrja siri stenbergh hevði tað ikki verið rætt í tá ið mann vil broyta hesa lógina at mann veruliga setti niður í partarnar á arbeiðsmarknaðinum megd partarn ar arbeiðsmarknaðinum politisku skipanin og mann tryggjaði at mann gjørdi sovrnar broytingar soleiðis at hava rættvíst og í í virðing fyri at hetta faktist snýr seg um vunnin rættindir takkfyrija takk ger so væl sir stenberg
fyri har formaður ja eg haldi mann skal hava fokus á nettu tað prinsipiella og at
at hetta brýtur við vunnum rættindum tí vissu mann vil gera broytingar so samlar mann allar flokkar og allar áhugabólkar og so finnur mann semja um tað tí hetta er neppup eitt av teimum fáu málunum sum mann hevur havt eitt samt løgiting aftanfyri í tryggu valdaga borið til vistar var tað at tað var neyðugt at gera tillagingar her ger mann tað at mann sum løgting fer inn og lekkar lønina við lóg tí sovorðni ting mann vil ikki engan vil ikki engan diskutera til dømis teit verkfall men her ger mann tað bara nú er tað fólk við breki takk fyri svørða stefan klein
sum hevur orðið ger so væl takkar formaður
ja vit viðgera løgtingsmál nummar einogtretivu tað snýr seg um tillaga størv tað verða broytt eitt sindur upp á tíðja starv og ein nýggj javning liggur inni og og onkrar tekniskar broytingar fyrr hevði mann vard størv men í tvey túsuo trettan kom ein nýggj skipan við tiðliga størvum og treytin fyri at koma undir hesa skipan er at arbeiðsferði verður varandi minkað við í minsta lagi ein triðingi tað kanst verða fevnd í hesari skipanini og í dag eru trý hundrað og fimmogtjúgu fólk í hesari skipanini sum kom trettan meðan hálvtrýss fólk eru í tí gomlu skipanini við vardum starvi so tað vil siga at vistu ein bara er arbeiðsførur til svarandi til ein triðing so rindar arbeiðsgevarin tann triðingin og lønarískoytið verður so restin av tí upphæddini við s ein s o hevði rætt til ella sambært sáttmála janhndari tretivu túsund jamen so betalir arbeiðsgevarinum tíggju og almannaverkið ella lønarískoyti verður so hini tjúgu endamálið við hesum uppskotinum er nokk so greitt tað er at tálma útreiðsluvøkstrinum og og so er tað eisini at javning av almennuveitingum verður meira eins og so eru nakrar tekniskar broytingar so eru trý endamál men tað er kanska tað serliga tað fyrsta sum sum viðartynst

tey sum eru í verandi skipan tey sleppa at halda fram sum so óbroytt tað er bara líka hendan maksupphæddin sum kanska fær mest fokus í dag hon verður alsa ella makískoyti tað verður lækkað frá tveyogtjúgu túsund krónum niður til nítjan túsund níggju hundrað og mánaðin og hetta rakar faktiskt tey sum liggja á markinum og her nøkur dømi um tað og o tað kann vera tey sum kenna allarmest eins sum tjenar fjøruti túsund er hálvtrýss prosent arbeiðsførur hann fær tjúgu frá arbeiðsgevaranum og tjúgu frá ella gjøgnum lønarískotsskipanina h men við at lækka hetta her sum missir viðkomandi hundrað krónur tí at nú er loftið sett til nítjan túsund og níggju hundrað æh men so evr onnur dømi misti meg siga han fjøruti prosent arbeiðsførur fær átjan frá arbeiðsgjóvaranum tveyogtjúgu úr lønarískoytsskipani som missir viðkomandi tvey túsund og hundrað krónur tí at loftið verður sett niður so missir hann tvey túsund og hundrað krónur so tað er tey sum liggja á hesun her markinum sum koma at at missa ein part og tað kemur nokk allaroftast vera tey sum kjena mest men so eru tað triðja dømi øh sum kanska eru tað mest keðiliga og tað hevur so einir tíggju prosent arbeiðsvørur og tjenar fimmogtjúgu hundrað so fær hann fimognei fimmogtjúgu túsund so fær hann fimmogtjúguhundrað frá arbeiðsgevaranum og tveyogtjúgu túsund í lønarískoyti og hann missir so tað sama og hann hevur eina eina samlað inntøku sum er nógv lægri so hesin verður kanska eitt sindur hart dragtur men hvar fólkini liggja í hesum her hvussu hvussu nógv er í hvørjari støðu tað er ræðiliga ilt at meta um tað án ikki mann hevur tøl fyri men tað eru tey sum liggja á markinum sum sum blívur rakt av at mann lækkar hatta loftið

hon byrjar so eftir ársskifti við tjúgu einogtjúgu og endamálið er púra greitt tað er at tálma vøkstrinum í hesari kontuni í dag er tað soleiðis at arbeiðsgevarin hann rindar sín part og almannaverkið veitir so lønarískoytið upp til sáttmálalønina men frameftir so verður lønaytið lønarískoytið ásett ti at vera átjan túsund fimm hundrað og tveyoghálvtrýss krónur og lækka síðani stigvíst frá hesari upthæddini um um inninntøkan hækkar taðvl sigahat ma havar satt sáttmála um eina eina hægru hægri løn so er ein mótrokning inni í her beint og formilin til ta mótrokningina hon er nokk so greið tað er tað at lønarískoyti lækkar við fjøruti prosentum av inntøku frá arbeiðsgevara sum er hægri enn tvey túsund krónur tað vil siga at hevur eitt dømi um arbeiðsinntøkan er tólv túsund krónur frá arbeiðsgevara jamen so er tað fjøruti túsund krónur av tólv túsund minus tvey túsund krónur tí at eru alt yvir tvey túsund og tí vildi lønarískoytið lækka við fýra túsund krónum í hesum førinum og tí er faktiskt talan um eina linieraðfunktión sum vit øll lærdu í fjórða og fimta flokki

og so minkar minkaron sum hvørt sum lønin hækkar frá arbeiðsgevaranum við fjøruti prosentum treytað av aftir yvir tvey túsund krónur og tað vísir myndin í hesum lógaruppskotinum øgiliga greitt vistu mann ikki hevur forstand pamatematikkina so kann hanba hyggja eftir myndini ig haldi hon lýsir tað øgiliga væl at tað er lønarískoyti sum minkar men sáttmálalønin altso hon kann gott vera akkurát tað sama treytað av at arbeiðsgevarin er viðligur til at betala sín part sum verður størri við hesari broytingini og hetta merkir at tey við lægstu lønini tey fáa hægsta lønarískoyti frá landinum meðan tey við hægst løn tey fáa lægru ískoyti men arbeiðsgevarin kann saktans fylla tann partin sum er ímillum har soleiðis at tey fáa somu sáttmálaløn eg dugi ikki at skilja hetta uppskotið øðrvísi enn tað og tí taki eg kritikkin frá andstøðuni soleiðis at at tað eru tey sum liggja við hetta markið tað eru summi sum liggja við hetta markið har vit lækka loftið at tey koma at missa sum í tvey túsund ja um hesar tvey túsund krónurnar nen hendan mótrokningin fyri mær virkar a vera øgiliga skilagóð tí at vit síggja at hendan konktaðin hon er eksploderað seinastu árini so tað kann virka eitt sindur et sindur innhúkkla men mótrokningin er øgiliga simpul og og tað eru tey sum liggja viðhatta markið sum koma missa eitt sindur og so er tað javningin sum verður tillaga og og onkrar tekniskar broytingar eisini og so havi eg hugt upp á sjálva kontoðina tí at hon hevur fingið so nógvr fokus seinastu árini av tí hon voksir so nógv og og tað má eg bara strika undir upp á at hon er voksin alt for nógv í tvey túsund og átjan so vórðu fýraogtretivu milliónir játtaðar til hesa konktoðina men í nítjan háppar hann so upp á hálvtrýss tjúgu upp á einogtrýss og einogtjúgu væntaðr han a uppi á tveyoghálvfjerðs milliónum krónum og og tað svarar til at bara frá átjan til nítjan som veksur kontoin við sjeyogfjøruti prosentum síðani við tveyogtjúgu og átjan prosentum so frá átjan til einogtjúgu er ein miðal í miðal voksin við sjeyogtjúgu prosentum og samgongan hevur fingið øgiligan kritikk fyri at rakstrarútreiðslurnar samla sæð hava verið forhøgar at so rakstrar vøksturin táð tosa vit eimum trý fýra prosent men her tosa vit um ein miðal vøkstur á sjeyogtjúgu prosent tað er ein eksplosivur vøkstur og tí má mann grípa inn soleiðsat hendan kontin konturin ikki blívr við at vaksa við hesari ferðini og tí síggi eg ikki eg síggi at tað ikki um annað eina eina nug justering at av tillegaðum størvum og eg skilti ikki heilt kritikkin í tæra viku men eg skilji hanna eitt sindur betri nú eg dugi at síggja at tey sum liggja við marki tvey sum liggja á markinum har tey fáa lønarískoyti um hasar tveyogtjúgu túsund krónurnar tey kunnu vera óheldig og koma miss eitt sindur og vónandi eru tað tey sum tjena mest sum koma missa hesar tvey túsund krónurnar kanska landsstýriskvinnan kann geraokum klókar up á tað men sum eg skilji tað so er lønin og lønarískoyti tað er alt sambært sáttmála og tí burdi tað í prinsippinum ikki mistað heilt stóra mann verður mótroknaður við hesari nýggju skipanini og tí legg upp til at arbeiðsgevarin betalir ein stórri part og landskassin kemur so tala minni part jú hægri sáttmálalønin er

tí haldi eg hetta er ein ein skilagóð tillaging men sjálvandi skal vit vit ikki umbora trivnaðarnevndini so eg vóni at trivnaðarnevndin fær skilað hvussu nógv verða rakt av hesum missnun á góðar tvey túsun krónur og hvar tey liggja sosialt og og so hevði maðkaran hjá mær biljustinussen eina nokk so óhepna orðing í samband við hettaher lógaruppskotið hann shevði segði seg at hava hoyrt um onkrar arbeiðsgevara sum høvdi gjørt gjørt sær dalt av hesari skipanin og tað bleiv blussað óneyðag nógv upp og eg haldi tað er journalistikkur dámað best tað var n óheldig útsøgn men tað blev plussað óneyag nógv upp og vit í miðflokkinum taka sjálvandi undir við hesari við hesari skipanini við tilleganum størvum og halda tað eru ein fantastisk fantastisk skipan og sum mann tosar við arbeiðsgevarar og fólk sum arbeiða í hesari skipanini so eru tey ómetaliga glað fyri tað har nógvar salskinsøgur

tað er kanska onkur sum ger sær dalt av hesari skipanini men tað skal ikki vera forðing fyri at at vit forseta við at hava hesa skipanina so vit taka fult undir hesari skipanini og fyri mær virkar hetta tir ein øgiliga skilagóð justering men vvissi hon rakar keðiliga sosialt so so vóni egat trivnaðarnevndin dugir at finna fram til teir feilirnar takk frú forkvinatakk fyri so eru nakrar viðmerkingar tann fyrsta frá jensen gersvæl
takk fyri frú forkvinna ja tað var
okkurt av tí sum steffan klein poulsen nevndi um at tað er ynskiligt ella egveitki um hann segði tað soleiðisnar nakað við at almannaveitingar vóru farójavnt javnaðar ella nakað soleiðisnar og eg ætlaði bara at spyrja er tað eitt høvuðsmálið í sjálvum sær at alt slag av tílíkum veitingum verður hann farið akkurát líka tí tað sum eg hugsi um tað er tað at mbf hevur jú verið úti og tosað um hesi viðurskiftini og lagt dent á hetta við karieru og at stremba eftir at tja nýta sínar talentir ha so eg hugsi bara hevur steffan klein poulsen gjørt nakrar tankar um um akkurát hendan her lógin hevur ein annan karakter enn onkur onnur almannaveiting eg haldi tit hvussu eu eitt áhugavert kjak takkfyritakk fyri steffan klein poulsen ger sovæl ja eg v veit ikki um
um hanna jensen sipar til
tað næsta endamálið sum stendur í her at javning av almennu veitingum verður meira eins umntar har hon er og eg má ærlig innir um ati ikki setti meg so ræðiliga inn í tað punkti tí kritikkurin høvuðskritikkurin verður mótrokningin og tað lækka lofti og tíroyndi at fáa skil upp á hvat hvat kritikkurin snúði seg um og har dugi eg bara at síggja at at hendan mótrokningin er øgiliga skilagóð og summi verða keðiliga ragd av hasum loftinum møguliga men eg eri tað svera skyldi við tí næsta endamálinum og ja men eg sum sagt eg eg haldi hetta er ein øgiliga skilagóð jostering tið okkurt má gera fyri at tálma vøksturin í hesara konteni takk fri forkvina takk fyri so er ta edva jacobsen ger so væl
takk fyri frú forkvøldina ja tað er púra givið at
tá ið hendan skipann bleiv sett í verk tað var ein tað var ein góð skipan hon gav nakrar møguleikar til at fólk kunnu framhaldandi vera á arbeiðsmarknaðin og forhold til at fáa miðal ella hægstu fyritearpensjón og ofta so báði bæði tingini kann mann so siga nógv kanska fingið hægsu fyritipensjón tí tað hava ikki møguleika fyri framhaldandi at vera einum arbeiðsmarknaði men her kann mann arbeiða kanska øgiliga fáar tímar og fáa eina eitt ískoyti sum er á samanlagt fáa tey so rættiliga nógv hægri nettu enn ein sum er fær fulla fyridimensjón allar skipanir sum eru til at innan fyri almenna tolað at vera eftirhukdar á ymiskan hátt og eg sigi sum eg eri heldur ikki eri varafólk men ikki er tað nakað sum eg ordiliga rokna skeivt út her eg so eg mann kann so eyður mannat hyggja eftir tí í trivnaðarnevndini men tað hevur nokk so nógv tónar her um at mann skal hava fólk at ja tað eri tíverri far ein minuttir o tá sløkna skipanin sá endin av
hasum koma ikki við á bandi her í øllum førum men so er tað stefan klein poulsen ger so væl ja eg haldi vit kunnu øll taka undir við at hetta er ein ótrúliga
góð skipan eg vænti øll taka undir við prinsippinum í hesari skipanini at fólk sleppa áhaldandi at verða á arbeiðsmarknaðinum og tað lýsti innslagið tær g vika øgiliga væl tveir menn sum sum er sloppin til arbeiðis og hava eina fasta rýtnu av tí henda skipanin er ein veruleiki men trupulleikin er so tann at konktourin er kanska voksin í so nógv og sum eg skilji á lagnum so var tað kanska serliga aftan á broytingarnar sum gjørdar í tvey túsund og seytjan at at nógv fleiri fólk er komin inn og og og útreiðslurnar eru altso kanska útgjøldini er bliva hægri og tað er blivið til fleiri fólk og tí er tað blivið so eksplosivt tí hava vit fingið hendan miðal vøksturin á kontoni seinastu trý árini á sjeyogtjúgu prosent tað virkar øgiliga høgt fyri mær og tí er tað einki annað enn natúrligt at mann hyggur uppá hasa skipanina takk fyri hervur postóttur ger sovæl akk fyri frú forkvinna
øh eg haldi kanska at steffan klein poulsen hevur misskilt
hvussu er tann kritikkin sum tjóðveldið vísir á í framstýrinum tað er ikki nógv vendvíst tað at mann rakar tey sum liggja við marki sum vit vísa á tað er tað mann mann fer frá prinsippunum um at bara tí tú hevur eitt brek at tú so ikki verður rætt til sáttmálarløn eftir tí útbúgving sum tú tykist og tá kann mann kanska vísa á at tað kanska ikki eggjar fólkið ið bera brek at fáa sær eina útbúgving tí at tey fáa ikki rætt til sáttmálarlønina eftir hesum uppskotum sum mann ger upp við tað og tað er nokk so principiell kjak sum vit halda er viktig at hava við í kjakinum takk fyri takk fyri seyfan klávpoulsen gert so væl
rskfina eg veit ikki um eg skilji hervur polstóttur heilt rætt altso
og ja tað stóð nokk okkurt um at summi fáa lønarískoytisveiting sum er tímalønt og hjá summum er tað at tað er sáttmálarlønt og eg skilji tað soleiðis at tey sum hava ein sáttmála og seg siga eina løn á fjøruti túsund so kemur lønarískoyti at minka men eitt arbeiðsgevarin er viligur til at tala tann partin upp til hesar fjøruti túsund krónur javna so fær viðkomandi som løn viðkomandi fær akkurát som løn um hann ber brek ella ikki ella hevur fingið eitt skaða tí skilji eg ikki akkurát handa kritikkin men tað sum er avgerandi í hesum er at arbeiðsgevarin er viljur betala ta upphæddina og tað tað dugi eg ikki at svara upp á um hann er men eg dugi ikki at síggja at hendan her hetta lógaruppskotið broytir upp á tað at tey ikki hava rætt til sáttmála ella løn sambært sáttmála tað dugi eg ikki at síggja takk fyri so mongvar í orðini í hesum umfarinum tann næsta røða verður hann
ná jensen ger so væl takk fyri frúforkvinna ja hetta er eitt
ka skeg mann siga eitt eitt sindur komplekst mál og visti mann hyggur eftir endamálinum so eru trý endamál og tey eru tað ati tey eru tað at mann vil tálma útreiðsluvøkstrin á fíggjarlógini tað er sjávandi nakað sum mann kann gera á øllum møguligum kontum innan fyri nógvar ymiskar goyrar øogat javna at javning av almannaveitingum verður meira eins og so nakrar tekniskar broytingar g tær teknisku broytingarnar hava sjálvandi við tað at gera at vit hava fingið eina nýggja lóg í staðin fyri forsorgarlógina so har eru nakað við orðavali og hvussu hvat verður sipað til í lógini so tað er sjálvandi eingin bein í tí og og tá kemur ein nýggj lóg í gildi í í einogtjúgu har ha men hetta hetta er nokk so tekniskt orðað skilt á tann hátt at í í einum prinsippi tað var tað sum eg hugsaði um tá ið eg hevði eina viðmerking til steffan klein poulsen at er tað eitt endamál ið sjálvum sær at hetta her næsta endamáli sum er at almannaveitingar verða javnaðar eins er tað

ella er tað bara faktiskt nummar eitt sum er tað viktiga í hesari her lógarbroytingini eg havi mín mistanka um at vit hava við einum landsstýriskvinnu at gera sum faktiskt sjálvsaman við einum samdum løgtingi tá ið hetta her bleiv hækkað á sinni hevur atkvøtt fyri einum uppskoti men sum eg faktiskt er undir trýsti frá einari samgongu at at gera nakrar broytingar sum snúgva seg um júst hetta ati at spara á tálma útreiðslurnar á fíggjarlógni og tað ger hon so sjálvandi og og bera okkum hetta her uppskotið sum skal geva í einogtjúgu umleið eina millión og sjeyhundra og hálvtrýss túsund í sparingum har á leið

og og tað er jú tað er jú tað sum hon er nærmast áløgd at gera fíggjarnevndini hevur havt viðmerkingar um hendan her kraftliga vøksturin á hesari her konturni og tað kunnu vit sjávandi øll lesa og og síggja svart upp á hvítt um vit leggja í og og tað er so tað tað sum eg havi hug til at brúka eitt sindur av tíð uppá tað er hvat er hetta fyri ein lóggáva hvat er hetta fyri ein skipan sum nú hevur sjey eitt hálvt ár a baki og sumfleiri av teimum sum nú sita viðsita í stjórn gjørdu sett í verk faktiskt var tað fyrireika frammanundan havi skilt eisini so tað er nógv fólk sum hava verið við í prosessuni at skapa hesa lóggávuna um arbeiðsfremjandi tiltøk og tað sum eg altíð havi hildið um hesa lóggávuna er at hon er liggur á skeivum stað eg haldi at tað er ikki rætt at ein lóggáva sum snýr seg so nógv um arbeiðsmarknað sum snýr seg so nógv um útbúgving og menning førleikamenning og tað at nýta sínar talankt og sínar førleikar og faktikt taka útbúgvingar at tað hundrað prosent liggur inni á almannageiyranum eg haldi faktiskt at tað er eit skeivt útgangsstøði í í botnugrund og tað hhava vit diskuterað øgiliga nógv innan floks og eg haldi at t at tað at tað liggur í almannageiranum tað ger tað at vit stara okkum blind upp á ein sovornan reglu sum nummar tvey í endamálsorðingini fyri hesa her lóggávuna at javning av almannaveitingum skal vera meira eins eg veit at tað er ikki høvuðsfokus men tað verður brúkt og tað vil siga so hevur tú harvið sagt at tað er ein øgiliga stór líkheiti millum virksemi í lógini fyri arbeiðsfremjandi tiltøk og lat okum siga ta vanligu dagpengarnar sum mann kann fáa av ymiskum slag og er tað nú tað er tað nú tað hevur virksemi í lóg um arbeiðsfremnandi tiltøk ikki nógv meira at gera við tað sum fer fram úti á arbeiðsmarknaðinum og tað sum fer fram á útbúgvingar í útbúgvingargeiranum antin tað er tann vanligi formellu vegurin ella tað er á eini tillaga útbúgvingargongd á arbeiðsmarknaðarútbúgvingar og vaksnamannaútbúgving eg haldi sjálv tað at at tað hevur meira meira sektskap við tað virksemi og eg haldi faktiskt at henda skipanin frá byrjan burdi havt verið fyrireikað og plaserað einastaðni í samband við trý partasamstarv og tað tað førir meg til tað at eg haldi at vit í føroyum hava dugað ómetaliga illa at brúkað brúkt trý partasamstørvini til at loysa tílik vandamál sumlóg um arbeiðsfaknartiltøk skuldi loysa og tað vil siga at vit hava ikki í nóg stóran mun brúkt l frá arbeiðsgevarin sum fleiri nú ákalla tey siga tá vit broyta hetta her so fara arbeiðsgevararnir nokk at hvussu vita vit tað vit hava slettiki verið í nøkrum trýpart av samráðingum um hetta her málið yvirhøvur og hví hava vit ikki tað vit eru ikki nóg búgvin á tí økinum arbeiðsmarknaðarmálum tí arbeiðsmarknaðarmál eru breið hetta snýr seg um ein ein fjøltáttaðan arbeiðsmarknað har sum tað skal vera rúm fyri fleiri út frá einari devisu um at tú lærir alt lívið og tú kanst brúkast alt lívið antan hundrað prosent hálvtrýss prosent ella fjøruti prosent alt eftir hvat tínir førleikar eru og í hvønn hvussu nógv tú kanst vera við um um tú hevur ein ein eina avmarking ella eitt brek ella okkurt so bara fyri at fáa tað púrasta greitt at eg haldi at hendan her hetta virksemið sum hendan lógin umfatar hevur ikki uppiborið at blividividerað niður til hasar tríggjar reglurnar sum standa sum endamál fyri hesum uppskotinum o lógarbroytingunum og eg vildi heitt á hesa samgonguna at gjørt meira enn hetta sum tey nú ætlaðu sær at gera lat okkum síggja hvat nevndarviðgerðin fór fer at vísa nógv heldur fara grundleggjandi til verk og farið in í trýpartasamstarv um hetta við tí tilaga arbeiðsnmarknaðinum ella tillagaðum størvim tí tá ið tað kemur til hvariaru spurningar tað at vera til arbeiðis at førleika menna seg og at at fáa líkasum eina karieru so snýr tað seg um tað at menniskja skal skilja seg sjálvt tað skal menna seg tað skal kanna lívið og og og royna lívið á ymiskan hátt tað skal læra og tað skal arbeiða og tað skal kunna ferðast í hesum yvir eitt heilt lívsskeið í øllum slagsbroytingum og í yvirgongdum og harvið hava fáa og menna sítt tilvit um hvat mann dugir og og og hvat mann ger og hví mann ger tað og harvið so so nema vit nemliga við arbeiði og útbúgving líka so nógv sum vit nema við almannamál og tann enska fatanin av karieru hon er øgiligani loddrætt altso tað er hugsað loddrætt tað handlar um at koma uppeftir uppeftir og gera eina karieru og at øll tey vanligu fólkini tey hava onga karieru eg havi eina karieru nei men tann norðurlendska fatan av orðunum karieru sum er rættiliga viðkomandi í mun til arbeiðsfremjan tiltøk hon vatnrætt mann hugsar at at tað er upp og niður í lívinum hjá hvørjum einstøkum og kanska meira skiftandi hjá summum alt eftir hussu umstøðurnar eru og soleiðis er tað hjá okkum flestu antin vit bera brek ella hava onkra avmarking ella ikki so tá ið tað er sagt so er tað øgiliga trupult at hyggja eftir øllum hesum tølunum her og kunna staðfesta tað at eini hálvtrýss fólk fara at verða rakt avsum her faktiskt meira enn tað og vit kenna sletiki teirra umstøður vit vita at tey hava fastar útreiðslur vit kenna ikki til hvat fyri forsyrgjarauppgávur tey hava vit vita ikki akkurát hvat tey fáast við men at vita tað at tey knappliga uttan um uttan um sáttmálasamráðingarog anna soeiðir sum aðrir sum fakbólkar annars eru undirlagdir eg knappliga skulu hava eina broyting í sínum lívi tað skulu vit sjálvandi seta upp ímóti hesum at vit hava havt ein kraftigan vøkstur og einari kontu og eg haldi atað er ordiliga viktigt at viðgera hetta væl at ikki at lítilsgera hetta er nøkur menniskjur sum faktiskt hava eina karieru líkamikið hvat fær lutfall arbeiðsgevaran gjaldar og og hvat almannaverkigjaldar so hava tey eina karieru og hon er sikkurt skiftandi eins og hjá nógvum okkara og hetta er verulig fólk tey gagnnýta sína tallent tey hava tey eru kanska á veg at førleikamenna seg ella tey hava førleikamennt seg tað vil siga tey eru í onkrum starvshópi onkrum fakfelag ella ella í einum fakhøpi hóast tey hava nakrar avbjóðingar og eg vil gjarna hava tað at tað tann hugsanin kemur inn í viðgerðina og eg vóni at viðgerðin verður soleiðisnar at um mann fer at broyta hesa skipanina so verður tað við einari sannføring um at mann er á veg til at gera nakað betri fyri hesi fólkini og eg vildi sagt tað besta tú kanst gera fyri tey sum millum annað megdumboðar tey hava jú eisini verið úti og sagt hether hvat er tað fyri ein lívsnoysti tú antin skapar hjá teimum fólkunum sum ynskja frameftir sum ynskja at brúka sína talent og og liva sínar dreymar út í ein ávísan prosentpart um ikki hundrað prosent á arbeiðsmarknaðinum hvat er tað tú sendir út visti tú í prprinsiprinsipielt bara sigur hygger tú ert tað sama sum eina almannaveiting og tað er har í tað liggur kjakið um skal almannaveitingin vera sum allar aðrar almannaveitingar ella skal hon hava eina karieruhugsan inni og visti hon hevur eina karieruhugsan inni fásu arbeiðsgevarar og og løntakara feløg og og og og onnur útbúgvingar verk inn á banan elavera við at halda hetta her inni á almannageiranum tí hetta er ikki bara almannageirin almannageirurin í gásareyðum spítur bara pengar í alt hitt er virksemið sum liggur faktiskt í øðrum geirum eg haldi tað er so týdningarmikið at mann sær í hesum ljósinum og eg ynski nú eg eki verði leingi á tingi afturat sog eg ynski hesum málinum eina góða viðgerð sum tænir øllum pørtum ikki bara landskassanum men eisini einstaklingunum í samfelagnum takk fyri frú forkvina takk fyri so eru nakrar viðmerkingar tann fyrst frárósu samuel
sen ger so væltakk fyri harrar formaður tað er rættiliga áhugavert at hoyra hann jensen tí hatta var akkurát diskussiónin sum var
hartá arbeiðsbólkurin arbeiddi við hvat var teit felóg um mann skuldi hava eg minnist hvat tað var koyri á rógvu á sáli sum sendi boð eftir mær tá hann var í almannamálaranum útmanna gamla potek við diskuterað akkurát handan partin um hvar hoyri málið heima og tá so var so sosialnistarin í í í svøríki vitjaði og hon kom nevnia inn á hetta her hvat mann tevði gjørt í í í svøríki og har setti mann møguleikaváttan inn staðin fyri sjúkramelding so tað bleiv ein trý partar avtala ímillum arbeiðsgevaran og persónir sjálvan og lækna hvat ið hvønn mun mann kundi men menav tí at tað skuldi vera ein kompensering so bleiv manssamdur um tað tað var ein innanfyri etta almann øki tað skuldi vera men ter inki ivast í at diskussiónin var eisini tá um hvar eitt málið hoyðir heima tymisku johandal var vindumálaráðrið eisini vit vóru vit vóru væl inni yvir tað í tí samanhanginum menn men taðtakk fyri halna jensen ger so væl ja takk fyri forkvinna ja
og eg skal ikki døma um
um um fólk tá gjørdu skeivar niðurstøður men eg dugi at síggja tað sum eg eisini havi hildið alla tíðina síðani hendan her lógin bleiv kom í gildi at hon í ov stóran mun fer bara inn í ein goyra og vit sum sum lóggávuvald og og og tey sum umsita tað so ella so hvussu tryggjar mann sær at samskifti ímillum hesa geyrarnar er betri hen deg nú tí i vist mann lesur í viðmerkingunum so sær mann tað tat har er eisini ein ávísur manglandi fleksibilitetur alt verður ásett fyri tólv mánaðar ta visiar man sær beinanvegin at har er eitt stórt mark millum teir geirarnar sum hetta viðvíkur og eg spyrji meg sjálvan hví má tað vera í almanna reski tá ið tað tá ið virksemið sjálvt er tengt at útbúgving og arbeiðið og er tengt at nemliga førleikamenning útbúgving og faktiskt sáttmálaløn ha so eg haldi at tað eigur at fylla nógv í viðgerðini hjá løgtinginum tá ið tað fer í nevnd takk fyri frú forkvinatakk fyri so er tað johannes joensen ger sovæl takk fyri frú forkvinna
ja hann á hesum kemur inn á nøkur viktig ting her
taðkann gott vera tað er arbeiðsmarknaðarmál mann snakkar um tá ið mann snakkar um eft her arbeiðsmarknaðurin er fjølbroyttari og tað ernógv lættari møguleiki at fáa arbeiðið eisini hjá teimum sum hava tíðlagar starv so tá konturin veksur og mann sær útreiðslarn bara veksur so er tað partvíst tí at umstøðurnar til at fáa arbeiðið og tillagar størv er nógv betri í dagfyri kanska fimm tíggju árum síðani so tað fylgir eisini ið konjukturinum so tað er eisini ein partur av forkláringini og tí eg eri púra samdur v hann jensen at at hetta nøkur ting smann kanska burdi havt úti á arbeiðsmarknaðinum men heldur hanna jensen tað at tað er rætt at mann bara fer inn og hyggur eftir tølum og so bara ker av uttan at hugsa um viðurskiftini ruttanum hesi størvini takk fyriakk fyri hanna jensen ger sovæltakk fyri rúfrúforkvinna
nei eg haldi ikki at mann kann hyggja eftir tølum einsamøll
men sjálvandi tá ið mann arbeiða fíggjarlóg so er tað tað at arbeiða og og løgtingið hevur faktiskt biðið á avvarandi landsstýrisfólk um at at at kanna hví hetta er so og royna at tálma og eg síggi tað sum at at tað hevur viðkomandi gjørt men tað sum vit eisini kunna harmast um sum sum løgting tað er tað at onnur landsstýrisfólk kanska ikki hava fingið álagt tað sama ella hvussu man held iki tryggja betri inntøkur við ta tosa vit nógv um í gjár tað at mann ikki tryggjar sær eitt ordiliga regluligt og gott tilfeingisgjald til dømis so tá er tað nokk so ringt at bara hyggja at tølum tá ið mann ikki vil vera líka konsekventur á øðrum økjum at hyga eftir tølumha so nei eg haldi at tá iman fer at viðgera tølini so skal mann hava bakteppr í ordan og bakteppi eg tað at hetta snýr seg um at her er nøkur fólk ogtey duga nøkur ting og tey vilja læra nøkur ting og tey hava lært nøkur ting ella tey tey arbeiða innan fyri eitt eitt eitt ófakligt arbeiði sum tey hava góð evnir til og og tað er tað vit brúka tallentir gjøgnum hesa skipanina tað er viktigt takk fyri siri stenberg ger so væl takk fyri harra formaður ja
týdningurin av at vera á arbeiðsmarknaðin og mennin
singarmøguleikan hjá tey einstaka tað má sjálvandi vera tað sum er í miðdeplinum visti mann skal broyta eina so grundleggjandi lóg sum mann kann diskutera um tað eigur at vera almannalóggávu ella arbeiðsmarknaðarlóggávu ella hvat so eigur er mann væl at gera tað í samstarvi við allar partar og eisini við avvarandi feløg soleiðis at mann fær í gjørt nakrar góðar broytingar og havt tær til hoyringar og verið ígjøgnum alla ta dmokratski prosessuna og ikki sum nú har tað kemur sum eitt spari uppskot til fíggjarlógirna har fólk nóg illa hava kanska at kunnað gjøgnumskoða akkurát hvat tað gongur út uppá har tú bara bara tekur pengar frá nøkrum fólkum sum kanska eru ringast fyri uttan at hava lýst tað at tað virkar eitt sindur veitketikki so gott arbeiðsdag kann mann sigatakk fyri hanna jensen ger sovæltakk fyri frú forkvina sjálvandi ílegvarup
skotinum so verður tað tosað um framtíðina
at hetta skal eisini tálma eindan her vøksturin sum er og og mann kann jú siga at vøksturin er kanska cece at tað er kanska tað at fleiri eru sloppin framat at gera nakað sum tey dugu tey tíma og spurningurin er so visi mann ikki ynskir at tað ska síggjast innan fyri almannalóggávuna jamen hvar plaserar tú tað so tí virksemi so ella so tað vit eisini argumenterað við at krakstrarvøkstrin íhesum samfelagnum snýr seg um tað at ð eru sece at nógv fólk r børn er fødd at nógv erur flutt til og og ofta so kosta tað á ymiskum kontum so vist mann ikki dámar at tað kostar hasari kontuni ja so haldi egt faktistmannskaln fara út og tosa við allar partarnar tosa við megt hvat er tað tit meina tá tit snakka um hettara at mann klintrar upp eftir sínum karerustaga ella faktiskt at man arbeiðir í sínari kareeru hvør og ein í sínari lukku og hvat halda arbeiðsgevararnir faktiskt vildu teir havt eina meira fleksibla skipani enn tað sum eg lesi burtur úr hesum her eru teir viljir til faktiskt at sbýta meira í tí sum fólkini faktiskt eru so góð har er nógv at viðgera so tað haldi eg mann skal gera og ikki bara hyggja eftir tølunui takk fyri frú forkvina takk fyri tann næsta fáa orðið verður landsstýriskvinnan

takk fyri harra formaður eg havi við áhugað lurtað her í dag í sambandi við hetta málið

tað er nógv áhugavert komið fram men eg vil peintera tað at skipanin við tillagarum starvi er ein góð skipan og tað heldur hon fram við at vera eingin í verandi skipan fer at fáa minni enn eina arbeiðsmannaløn eingin í verandi skipan fer at fáa minni enn eina arbeiðsmannaløn og meginreglan í nýggju skipanini altso komandi ár tey níggjust koma inn er at tey við lægstu sáttmálalønini nú fara at fáa lutfalsliga hægri veiting frá tí almenna enn tey við hægstu lønun tey sum hava rætt til tíðliga starv í dag fara eisini at hava henda rætt frameftir umaftur tey sum hava rætt til tiðliga starv í dag fara eisini at hava hendan rætt frameftir treytirnar fyri at fáa játtað eitt tíðligað starv verða ikki broyttar umaftur verða ikki broyttar og tey flestu tíligani starvið fær eisini frameftir at fáa eina vanliga sáttmálaløn breið semja er tó um at útreiðsluvøksturin skal tálmast og tí er uppskot lagt fram sum snýr seg um at gera tillagingar í skipanini ein samd ein samd fíggjarnevnd tað vil siga andstøða pluss samgonga hevur eisini heitt á landsstýriskvinnuna um at hyggja upp á stóra útreiðsluvøksturin sum tillaga starv her við seinastu árini eru útreiðslurnar øktar við trýogtjúgu milliónum krónum í tvey túsund og trettan upp til fimmogtrýss milliónir í tjúgu tjúgu altso bara tað seinastu trý árini altso síðan tvey túsund seytjan tá ið tann broytingin bleiv gjørd altso fyrrverandi landsstýriskvinna annika olsen byrjaði við hesum her í samstarv við millum annað rósa samelsen var í tí bólkinum síðani mann broytti tað so ger útreiðsluvøksturin hækkað við fjøruti milliónum krónum síðani seytjan hesin vøkstur er við til leggja trýst á allar aðrar tænastur inn á almannaøkið og tí er neyðugt við tillagingum og eg havi lagt dent á eg havi lagt dent á at gera hetta á ein liðaligan hátt og talan er framvegis um eina skipan sum ikki hevur sín líka í útlondum verandi skipan hevur ikki sín líka ú útlondum komandi skipan hevur ikki sín líka útlondum og við broytingi sum eg geri verandi skipan hevur ikki sín líka í útlondum tað var soleiðisnar sum eg havi skilt at danmark hevði eina líknandi skipan sum vit hava í dag men taðði langt síðani farin frá tí skipani hog var so dýr

vit hava eina skipan sum ír størri mun enn í øðrum londum loftar teimum sum ikki megnað at vera arbeiðsmarknaðin undir vanligum

eina skipan sum í størri mun enn í øðrum londum loyftar teimum sum ikki megna á arbeiðsmarkanum undir vanligum treytum og vit fara eisini at hava eina ella hava ta bestu skipanina í okkara grannalondum eg haldi ikki hon kenni solíka

eg havi eg havi skrivað mær onkur orð niður sum eg komi fram í kjakinum har millum annað mann mann líkasum tá ið mann hoyrir andstøðuna tosa so fær mann næstan fatan av at tað einki fer eita tillaga starv meir men soleiðis verður tað ikki fólk fara ramvegis at hava møguleika at fáa tillaga starv undir somu treytum tá tosi eg um hetta her við at ne tá i man hevur ein triðing førleikan ein triðing skerdan arbeiðsførleika

trimum árum síðan tað verða hundrað og áttaogtrýss fólk í skipanini og nú er tað so trý hundrað og fimmogtjúgu umframt tað at fleiri eisini fara í hæksu fyritíar pensjón

mann er noyddur til at síggja veruleikan í eyguni hetta er ein góð skipan men hon so mikið dýr at ein samd fíggjarnevnd løgtingið samgongan landsstýrið hevur heitt á meg um at hyggja eftir hesum útreiðsluvøkstrinum og tað er tað sum eg havi gjørt men har er at siga at tá mann siði tað at eg ki ella landsstýrið ikki hugsar um tey á niðastu rók so passar tað ikki upprunaliga upprunaliga var tað var ætlan tað at mann ætlaði skerja nógv meir enn tað sær út í dag opgrundin til tað tað er tí at mann vildi ikki at nakar í verandi skipan sjálvt um tað arbeiða fýra tímar um vikuna skuldi fáa minni enn eina arbeiðsmannaløn og so vilstu vit hugsa um eina arbeiðsmannaløn hvat er tað ein arbeiðsmannaløn ein maður sum arbeiðir í fjørutitíma viku

at tað er meir tað er meir visi eg hyggi í havnararbeiðskvinnufelag so er tað meir enn ein arbeiðskvinna fær á fyrsta

ja og so er tað masiga tætt upp á tað triðja stigið og so kann eg fara og hyggja hvør undirskrivað ein slíkan sáttmála sum gevur hesa lønina til hesar arbeiðskvinnurnar

hvør er tað nú man snakkar so øgiliga nógv um hetta her aftan fyri her stendur eit mál sigur eitt navn sum umboðar ella sum er í tjóðveldisflokkinum altso eg hugsi meira um hetta her við at mann ger okkum borgarligu so ræðulig vit eru ikki verri enn so at tey sum eru í tillagar starvi ongantíð í verandi skipan skulu fáa minni enn eina arbeiðsmannaløn tað vil siga ein arbeiðsmaður sum arbeiðir fjøruti tíma viku eg nevndi onkur eg kann nevna til dømis í verandi skipan er tað soleiðisar vis vit taka eins om tjena tveyogfjøruti túsund og bara kann arbeiða hálva tíð tí hann er sær ann førleika so fær hann í dag visi vit siga tað at hann ja hann æella fýraogfjøruti túsund so kann hann fáa tveyogtjúgu túsund frá arbeiðsgevaranum og hann fær hinar tveyogtjúgu túsund frá landinum fýraogfjøruti túsund og við tí sum eg geri nú so er tað rætt at hesin ferð niður við tvey túsund g hundrað krónur tað passar og so er tað eisini tey sum fáa nakað meir enn ein arbeiðsmannaløn sum eisini verða rakt og har vil eg siga at tey eiga at føla tað meir enn hesin sum færiso høgi lønina meni tað stutta at langa er at við komandi skipan so fara vit aftur til ta sum var áðrenn tvey túsund og seytjan tað vil siga at tey sum fara at fáa minst fara at fáa mest ískoyti og tað eisini fer at løna seg at arbeiða so altíð alt haldi eg at vit eisini mugu síggja etta her positiva í hesum her við tíðlagar starvið tí at eg haldi virkuliga at mann skal seta prís upp á tað at eg veit ikki u mann kann kalla tað verða bakkaður ella hvat mann kallar tað at mann ikki vildi spara meir enn hesar pengarnar sum eg nú verðu kritiserað fyri tí at eg vildi ikki tað at nakar skuldi fáa minni enn eina arbeiðsmannaløn í verandi skipan eg haldi tað ger einki at mann eisini r positivur um tað takk fyri harra fyri so er ein røða av viðmerkingum tann fyrst frárósi samuelsen
ger so væl takk harra formaður nú er tað soalsta tað eru nøkur fólk sum eru í skipi
skipan í dag sum hevur verið so óheppin hava mist sítt starv tað siga tá tú missir starvið tað sum tú hevur hjá arbeiðsgevarunum men samstundis missir tú eitt møgulag at vera í skipanini tað siga at tað kemur so inn aftur tær nýtt starv í einari aðra skipan so kemur tú eftir tí nýggju treytunum er tað rætt skilt og kann mann ikki hugsa soleiðis tað tá tú vart í einari støðu har sum tú er uppsagdur at tú kemur at halda fast við tað skipan sum tú ert inni í og ikki verður betraktar sum hevur farið út takk fyri elspørt mær sær tú skunnastastur gerst vælja
ja takk fyri harra formaður tað er nemliga interessant
hetta her við athvat nú man skifti starv visti nú eg siga at mann fer frá hesari skipanini her sum sum er verandi til komandi skipan so er tað soleiðis vistu vit taka eitt dømi kanska ati viðkomandi klárar sjálvir at tjena trettan túsund krónur klárar sjálvir øna trettan túsund so fær hann fjúrtan túsund hundrað og tveyoghálvtrýss veitingum tað vil siga tilsama fær viðkomandi sjeyogtjúgu túsund hundrað og tveyoghálvtrýss og soleiðis er tað ein tabell uppeftir men tann sum fær tvey túsund krónur klárar at tjena tvey túsund krónur fær tað hægsti hann fær fult og tað er átjan túsund og fimm hundrað og tveyoghálvtrýss økrónur tað vil siga tjúgu túsun fimm hundrað og tveyoghálvtrýss og tað er hetta hetta ger tað at tey sum fáa minst ella at klára at tjena minst tey fara at fáa mest veitingum takk fyritakk fyri jóhannes joensen ger so væl takk fyri

gjøra landsýriskvinnuna um tit kanska ikki eru nú nevndi om tað at e trý ári síðani mann kom ketti skyldi hesa skipanina um tkið er ov tíðliga eftirmetanum siga at hon hon bara durkar durkar men vit vita tar útreislurnar fylgja jú konjokturunum í í samfelagnum og at tað er nógv arbeiði akkurát og og eisini vard størv og og teðlja størv akkurát nú men vist mann tekur tað við eitt tíggjuára skeið hevði so skipanin verið so ræðiliga nógv dýrari ella kundi mann eftirmetta hana heldur við einum longru tíðarskeið takk fyri takk fyri elsbett mersetis gunlesdóttur ger sovæl ja takk fyri harra formaður
sum er nevnd og takk fyri spurningin
formannin sum eg nevndi so havi eg tar við landsstýriskvinna í gott ár og síðani eg man si setti meg í henda sessin ella vgenti arbeiðs og landsstýriskvinna so hevur tað verið í jøvnum myllubili um at heita á landsstýriskvinna far nú og hygg eftir hesum til tíðliga starvinm t taaðað er hetta fyri nakað pílur in fer beint uppeftir n nú skal eg so staðfesta seinastu trý árini síðani mann gjørdi hesa broytingina er tað hækkað við fjøruti milliónum krónur og tá ið tá ið eg tað verður heittað meg alla somlu tíðina so havi eg gjørt tað men rætt hevur spyrjarin hetta er nakað mann alla tíðina skal hyggja eftir sjálvandi skal mann tað takk fyritakk fyri edva jacobsen ger so væl takk fyri frú forkvinna
eg eitt sindur eftir tølunum og visti tú
og hevur havt eitt arbeiði úti í einari kanska einari skrivstovu sum er áttaogtjúgu túsund um mánaðin ná ið eg sjálv prøva tað at verið verið tímað lønt og skal heilt so siga at eg skal sita nógvar tímar og havt bæði teldur og altíð við fyri at náa hasar áttaogtjúgu túsund komið so fyri at eg at sjúka rakti meg og og eg fór til at starva á hesi fyritøkuni og fór heim og var heima helvtina av tíðini so fekk eg sjeyogtjúgu túsund og sjey hundrað og tveyoghálvtrýss krónur so tað vil siga at eg spældi av við tvey hundrað og áttaogfjøruti krónur í hesum sambandi og tá ið tú tosar um áttaogtjúgu túsund í einari mánadarløn tað er ein rættiliga góð mánadarløn úti í einum arbeiðsmarkna og tá er tá har eg einsamum havi havt útbúgving í øgiliga nógv ár so eg veit ikkiá mann tosar um hesa fjórða hálvtrýss túsund í lønum tað er ein øgiligan yvirkanti av einum lønarspurningi mann skal eisini vurdera hvar liggur ein bólkur og takk fyri elspæl mær sær tú skunnlistøkkur so væl ja takk fyri

edva jakobsen at visti hon kenti áttaogtjúgu túsund so er tað fjúrtan túsund ha visteg far hon i í hálva tíð tað vil siga at visi hon er í verandi skipan sum verður yvirhøvur ikki rørd av hesum her hon fær statvekef áttaogtjúgu túsund statvekk altso tað varðu einki mann sira hetta er upp til nítjan túsund o níggju hundrað taða ikki fyri nítjan túsund g níggju hundrað mann steðgar og so vissi eg hyggja eftir nýggju skipanini veg havi tað beint framm fyri mær so vilsti veg siga at at spyrjarin kjenar fjúrtan túsund so fer hon í nýggju skipan at fáa trettan túsund sjeyhundrað og tveyoghálvtrýss tað vilsiga sjeyogtjúgu túsund sjey hundrað og tveyoghálvtrýss pluss frítíðarløn og eftirløn takk fyri harra formaður takk fyri siri stenberg ger so væl takk fyri harra formaður
eg skilti á røðuni hjá landsstýriskonuni
ini at hon helt at løgtingið átti at revsa upp og takka fyri at sparingin ikki var størri er tað reytt skilt sýr hvønn hann ger so væl ja takk fyri har at formaðurin

spyrjarin umboð sjálv í fíggjarnevndini og eitt samt ein samt fíggjarnevnd hevur heitt á landsstýriskvinnuna at hyggja eftir tiðligan starvi tí at vøksturin er so stórur og tað hevur landsstýriskvinnan eftirlíka og tá ið eg fór inn at spara so gekk eg ræðuliga høgt upp í tað at eingin skuldi fáa minni enn eina vanliga arbeiðsmannaløn ligvið ein arbeiðsmaður sum arbeiði í fjøruti tíma og viku at eingin skuldi fáa minni enn tað í verandi skipan tað er har ið eg sigi at upprunaliga tá mann byrjaði við hesum her tá líkasum ja so sóu tølini eitt sindur annað loys út og tí er sparingin so lítil eg haldi tað sum eg meini veri heldur glað fyri tað at mann mann hevði gjørt tað so gott sum tú verhøvur ber til fyri tey sum er fáa allarallar ella eru kanska mann siga ja klárarringas ella fáa minst løn at tey allíkavæl ongantíð fáa minni enn eina arbeiðsmannaløn harra formaður í verandi skipan takk fyri takk fyri so fær tú at takka landsstýriskvinnuni og landsstýriskvinnan er ein avleiri
viri sum brúkar heidi tá ið ein kvinna situr formassetisun og harraformaður ynskir mál at halda fast í formaður so eitur tað frúformaður tá in kvinnan situr í sessinum fari eg líka minna á tann næsta røða verður siristen berg ger so væl takkfyri frú forkvinna hatta var eisini í javnstøðurmálum
tað var so tað nei eg ætli mær ikki at fara upp og takka landsstýriskvinnuni fyri at hon ikki hevur spart meir á hesum her økinum tað má eg siga ein samd trivnaðarnevnd hevur eisini heitt á landsstýriskvonnuna um at hyggja eftir og tryggja at mann fer henda skipan sum til dømis kann hjálpa fólki undir sjeyogtrýss kring alt landið eg dugi ikki at síggja tað stendur nakrastaðni á listani nú tá i man tekur tað so øgiliga hetitiligt við at hvat stendur í einum áliti tað eru komnar rættiliga nógvar áheitanir út í álitinu har mann biðið fólk hyggja eftir ymiskum tingum og tað skal mann sjávandi gera eg veit einki um at eldraøkið eru eftirmett seðsa man fingið pláss til fólk sum hava dmens undir sjeyogtrýss ella eitt annað umlætting og hvurta sínum sjálvt um at lovaði tað her inni fyrr í ár tá ið mann plussliga bigenti at spæla hund og gjørdu broytingar í trivnaðarnevndini og leyp frá sínum avtalu tað er so tað tað einasta mann er gjørt her tað er tað man gjørt eina sparing mann hevur ikki verið inni og eftirmett lógina og hugt eftir hvussu mann kann gera breiðar semjur um tað eventuelt er neyðugt at gera nakrar tillagingar tað síggi eg einki til okur síggja jú á nøkrum kontum at tað tá ið gongur uppeftir tað sama hendir ið ofta við heilivági tað sama hendir við sjúkrasverkinum hvørt á sínum fyri tanski fimaskinum og pylka eitt ting burturúr tað má hyggjast eftir í einum samlari eind landsstýriskvinnan í almannamálum hon varar eisini av brekøkinum tað gera tey tað gera okur øll tey gera eisini øll ráð men tað er hon sum hevur høvuðsábyrgdina av tí vis eg hava skilt tað rætt og tí skilji g ikki ordiliga hvussu kann mann kann koma í tingi við einum uppskoti sum ger seg inn á rættindini hjá fólki sum ber á brek og sum eftir mínum tykki og okra tykki eisini gongur ímóti seystursáttmálan um rættindi hjá fólki esum bera brek tá ið mann so dragar inn í kjakið ein sáttmála hjá havnararbeiðskvinnufelag í hetta her í hetta her kjakið so haldi egt eg farið fullkomiliga av sporðinum tað haldi eg hoyri ongastaðni heima tað er faktiskt undir alt danmark t tað átti mann t tikið aftur tað er so tað man kann siga tað er ein heilt annar protematikkur sum faktiskt eisini átti at verið tikin upp um um tey sum hava tær lægstru lønirnar men tað er intað er so ikki nakað sum hoyrdir til her tað haldi eg ikki g var sømuligt eg haldi heldur ikki at tað er í ordan at mann fer upp og sigur at nú skulu okur bara vera glað tí at g nú gjørdi mann ikki so stóra sparing sum mann faktiskt hevði ætlað gjørdi mann bara it sindur minni tað haldi heldur ikki í ordan kjarninin í hesum her málinum er tað at mann brýtur við tað prinsippið at fólk sum hava brek kunna fáa sáttmálaløn fær tann partin sum tey fáa sum lønarískoyti frá landinum tað er tað tað snýr seg um eg má samdur um tað ella eg má ikki samdur um tað tað er væl tað sum diskustiónin verið í allan dag og har ð tær eru okur nøkur sum síggja tann partin sum eina kompensatión fyri brekið sambært eystursáttmálan og har onnur síggja tað sum eina veiting sum mann kann regulera her inni frá tað er tað sum sum sum ger at okur eru eit sindur ósamd um heta her málið og tá ið tað er sagt so snýr hetta seg fyrst og fremst um nøkur menniskjur sum eru á arbeiðsmarknaðinum sum útfylla at arbeiði sum gevur meining í lívinum sum eru í eini øgiliga góðari skipan sum ukska gera alt fyri sjálvandi at varðveita og tí haldi eg tað er so so undarligt at mann fer inn og beinleiðis við lóg forverrar umstøðurnar hjá einum bólki sum eru á arbeiðsmarknaðinum sum faktisk hevur brúk fyri verju tí at tey fara at fáa truplari við at skifta starv ta sum eg skilji hetta her tí at framyvir fer hett her at lækka hvussu tey sum eru í teimum teimum teimum teimum hægstu útbúgvingunum ela tey sum hava hægstu størvini tey fara at fáa læðri løn og tey kunna koma á arbeiða við sínar av einum sum ger sama arbeiði men fara at fáa minni løn tí tað eru færri dagar til arbeiðis tí arbeiðs tíðini niðursett vegna eitt brek sum landið skal kompensera fyri tað er tað eg haviroynt at forklára kanska eg dugi iki atforklára tað men tað er væl tað sum tað snýr seg um h me eg eri nok so kjat av at siga tað eg eit veit ikki ordiliga um um um primessan fyri kjakinum er røkt tí eg veit s lt iku um okur skilja hatta sama við skipanina við arbeiðsframmaðindu tiltøkum skilja okum tað sum at tann parturin sum mann fer fr ta tern tímaranr mum ikki kann arbeiða er ein kompensatión fri fyri brek og løn ella skilj ogkum tað sum tað at tað er ein veiting sum løgtingið til eina hran tíð kann regulera ttað er tað sum tað handlar um takk fyri ja takk fyri so eru fleiri viðmerkingar tann fyrsta frá una rasmussen gersv
so væl takk fyri nú kemur siri stenberg
á tað aftur nú sum hon var inni á í samband við eystursotnaland eg hugsi um um hon veit nakað um hasi tingini og um mann brýtur nakað har tá ið mann nú hoyrir landsstýriskvinnuna nevna at onnur lond sum hava verið í holt við líknandi skipan eru farin frá tí at tú hevur fórt dýrt og einki er hent har í sambandi við st so vítt eg veit um hon ikki er farin á skeiva leið at halda at mann brýtur sáttmálan har takk fyri sirið í stevnum ger so væl takk fyri formaður at sáttmálin
breiður og tað er ymiskt
hvussu longdini tulka hann men tað er eingin ivi um at tað stendur beinleiðis í at tað skal ikki vera gjørdur nakar sum mest mismunnur vegna brek og tað stendur eisini í hetta her phetta prinsippi um at tú kompenserar fyri brekið hvat onnur longd sum velja at gera tað mugu tey sjálvandi kunna svara fyri men føroyar skal vera eitt øgiliga gott land at liva í eisini fer tímir tú hevur eit brek hjá øllum og tað er væl tað sum okur kula ganga á odda fyri og ikki bara siga ja men fyri tíðin te hava gjørt verri skipanir onkustaðni som skulu okra skipanin fylgja eftir vissu okur eru forgangsland í sini her lati oku su vera errin av tí og og gera tað sum okur kunna fyri at fáa øll út á arbeiðsmarknaðin sum yvirhøvur kunna soleis at okur eru eitt so inkluderandi samfelag sum tað yvirhøvur ber til men soleiði sum eg lesi hetta her so haldi eg tað gera upp við ella tað ger seg inn á sáttmálan h men tað vil so altíð vera vera ein tulking tað er hvussur tað er hvussur soleiðis eg tulki tað takk fyritakk fyri edva jacobsen ger so væl

eg haldi at tá ið mann tosar um hetter nú nevndi eg áðnitað hevui við fimtan túsund og og so er tað kanska eisini øðrvísi vit síggja kanska ymiskt upp á hasi tingini sí sum tað verður sagt men nú er tað nøkur sum sum ikki makti sær her fýra tímarnar ella tríggjar tímarnar tað er eisini ein bólkur sum eg púra sikkur í fleiri at tím g gjarna vild vera arbeiðsmarknaðir men men av tí at tey kanska av útbúgvingaráðum og ymiskum so makta tað ikki tað men tað hava havt tað hava havt góðar lønir áðrenn meinar mann so at fyridepensjóni sum kanska etan hægsta fyri ikki at makta e tær her skal hon vera sáttmálabundin at viss hevur havt fjøruti túsund árenn so skal tú fáa eina fyritøpensjón báða fjøruti og tann næstiskt sum fær fyri tí miljun hann kann fáa upbæ tjúgu ella hvussu skal mann tulka eftir her hetta hetta verður so altíð landið sum betalir hendan partin tí tað eru helvt ina tíðini á arbeiðsmorkunaði helvt inna tíðini takk fyri sigri estemberg gers væl takk fyri ra formaður
era pensjón og pensjónsskipan
er ein heilt onnur skipan enn tá tað dregðar seg um lønarískoytið hetta eitur ikki pensjón at hetta eitur ikki at tú arbeiðir kanska hálva tíð og so fert tú hálva føroyar pensjón tað er tað eisini kunnað gjørt men tað eitur hetta ikki hetta er tilliga starv har tú fer eitt lønarískoyti so tað er har sum munurin er og eg haldi tað stóð eisini í at tú skuldi hava at kunna arbeiða ein triðing til okkurt fórði fyri at kunna koma í skipanina so eg veit ikki um vittú hevur bara fýra tímar ella minni enn tað um tú so kanska ikki eri í leðri brøki men tað sum tað snýr seg um tí tað vist tú verður tilla ein starvi og tú hevur vunnið tær nøkur rættindur til at fáa lønisambar sáttmála so eigur løgtingið ikki at fara inn og bróta tað og broyta í lógina so at tú fer at fáa minni løn enn tað sum sáttmálin ásetur tatí væl tað tað snýr seg um takk fyri takk fyri djóni nolsø joensen ger so væl takk fyri frá forkvinna
verða rætt eg føri samd við systemir um hetta rætti prinsipielt mál
tá ið mann nettupp fer inn og tekur faktiskt av lønini kann man siga tí ati øll forbinda tað at fara til arbeiðis tað er ein partur av teir sjálvu tað r ein samleiki tú evur tú hevur kanska brúkt nøkur ár upp á at fáa eina útbúgving og tú veruri á arbeiðsplássi í nógv ár blívur partur av tí og tú ert stoltur av tar til arbeiðis og tað er og og og har sum tú kemur harttosar tú eisini um tað so og so kemur ein skaði í løpi á lívinum sum ger tað at tú framvegis allíkavæl vilt kempa fyri at vera á hesum sama arbeiðsplássi men eitlanastað so so nú við at gera hetta við at lóggeva hetta so fær tann útbúgvingin sum tú hevilt norte sum við skerdum førleika ikki sama virði sum tann sum sum hevur sama útbúgving áá tí arbeiðsplássinum tú fórt at vita frá hesari samgonguni eittlannað stað at viti ú vtú fært for nógv og og tað er eitt annaðstað við at skerja vunnin løn og rættindi eru púra samdur við sirustenberg í tínttakk fyri siri stenberg ger so væl
takfyri harra formaður ja eg eri nokk samt við
hedjóna nólso joenso hevurnok so rætt sagt hettaher at mann tekur av lønini tí tað er faktiskt tað mann ger arbeiðið hevur so ótrúliga stóra týdning fyri eisini lívsgoðskuna har við e ikki sagt at man kki kann hava góða lívsgóðsku tíman uttan verða arbeiðsmarknaðin ela gamman men okur vita at tað hevur stóran týdning fyri nógv fólk at hava nakað at fara til og følar mann í til nyttu og mann hevur nakað at fara upp til og alt tað og tað knýta ikki øgiliga nógv at eisini persónliga í identitetinum og tá ið mann so fer inn kannmann sia og tekur av lønini og ger seg inn á n rættindir og vunna løn so sigur mann faktisk við nøkur menniskjur at tykurskilja faktiskt arbeiða fyri leðri løn bara man sita bara í øðrum orðum og tað haldi eg ikki ordiliga virligt at gera takk fyri takk fyri jaspur langoard ger so væl

tørv á at tilleggja okkara umstøður tað kunnu vera nógv ting í lívinum sum gera tað at eg havi havt eina leið og nú má eg broyta eina nýggja leið vit hava í dag kanska eini trý hundrað fólk fýra hundrað fólk sum eru arbeiðsleys sum mugu hav muga tillaga sína inntøku at tey ikki fáa u sáttmálin hesa tíðina segði men ent nú fáa tey eina aðra løn til tey sum koma inn aftur í tað at tey vónandi seinni aftur fáa eina nýggja løn sum samsvara við ta sáttmálan ella ta útbúgving tey hava eg haldi vit hava eina eina ótrúliga góða skipan sum vitr ordiliga glað fyri tað er viktigt at vit líkasum halda fast um tað tað sum vit bara halda er tað vit hava tíverri fingið nøkur fólk sum fáa kanska í so nógv sum vira justera tí at umstøðurnar gera tað og tað trúgvi eisini øll eru samd um at at t at landið skal geva tveyogtjúgu túsund til fólk sum eisini fáa átjan túsund omanyvir tað tað havi eg ilt við at skilja ikki at øll kunnu taka undir við at tað ikki er er tað skeiva tá iðtakk fyri siri stenberg ger sovæl takk fyri harra formaður ja
tilrigar umstøður tað haldi eg
ogantíð mann hevur sett so nógv sum akkurát í ár har mann har mann plussil hevði fleiri túsund fólk á arbeiðsleys og so gonguda tveir mánaðar tríggir so eru út til úti aftur arbeiði so so so lívsumstøðrnar kunna altíð broytast og hetta er ein góð skipan eingin ivi um tað og og dysturin blívur so tá ið mann kemur til tað at nøkur halda at hendan skipanin fór góð og atat mann ikki skal kunna fáa so nógv úr henni sum mann kann í dag og har er að at okur siga tað jamen lønir eru ymiskar og visti tú hevur eina útbúgving sum eg veitikkihvat tað skal vera eitt annað sum geva eina høga løn hví skalt tú so fara niður í løn bara tí tú ber airi brek taðhar tað er har okur ikki eru ordiga samd takkfyri ja takk so er tað
landsstýriskvinnan ja so er tað bjørt samuelsen sum fyrst fær orðið gersu væleg haldi hetta er eitt stak áhugavert kjak og
eittanastað er hetta neyðugt haldi eg at mannblívur samdur um hvat tað er fyri vit kjakast úti frá tí at eg haldi at samgonguumboðini og landsstýriskvinnan leggja nógv dent á pengarnar og upphæddinar um útbetalur og tá ið mann hyggur upp á tað so er tað kanska ikki so ringt at blíva samdur um at útreiðslurnar vaksa skjótt tað er bæði gott og ringt tað er ringt fyri landskassanin tað er øgiliga gott fyri hesa skipanina tí tað vísir at nógv fólk heldur enat blíva fyritøgar at pensjonistar eru úti í til haðum starvi og tað er jú tað sum var ætlann við allari skipanini og tí av tey sum hava víst á at henda skipann mán eisinispa virka í nøkur ár fyri at mann kann vera vísur í at hon at hon virkar nó væl men hitt útgavsstøði er jú tey rættindini sum hesi fólkini sum hava serstakar avbjóðingar hava tey lyftini tey hava fingið altso vunnin rættindi sum eg havi kallað tað í viðmerkingum fyrr í dag og so er spurningurin er tað yvirhøvur rætt at mann í samband við sparingará einri fíggjarlóg ger hesar broytingarnar tað er tað sum kanska stoytir meg mest í hesum her tað er at mann hevur eina fíggjarlóg har mann hevur váksið rakstrarútreiðslurnar eksplusift fyri at brúka ta orðið meðan mann her fer eftir einum bólki og sigur at hesar útreiðslurnar vaksa for nógv mann kundi farið eftir øgiliga øgiliga nógvum øðrum tað veit at vit øgiliga sjótkkon blíva samd um eg haldi at eg vil gjarna vera konstruktivt ag siga tað kann gott vera at mann átti at broytt hesa skipanina og tilliðana øðrvísi men so átti mann veruliga at sett seg niður allir flokkar mann átti at sett seg niður saman við pørtunam av arbeiðsmarknaðinum og hugt upp á hvussu er tað vit eiga at at skrúva hetta saman soleiðis at tað er skilagott og ikki gera ta í skundi tí at mann hevur tørv á fleiri pengum í fíggjarlógini tí fyri næsta ár sparir landsstýriskvinnan ar hálva ar millión og tað kann mann kjóttblíva samdur um at á einari fíggjarlóg upp á fimm komma hvat seks sjey milliardir so er hendan ein komma fimm milliónir dropiá havinum tað trúgvi ikki nakar kann kann vera ósamdur í so tí haldi at tað er tað er tað sum mann verað útgangsstøði tað er tá ið mann fer at broyta hesa skipanina hvussu kann mann gera tað soleiðis at tað bæði er rættvíst fyri tey sum eru ískipanini men eisini soleiðis at tað hevur breiða undirtøku so hetta ikki up á nakran máta kann skrúvast upp og niður upp á alt eftir um talan er um eina fíggjarlóg um fíggjarlógnaevur hallið ella yvirskot og tað kundi eg gott hugsað mær at landsstýriskvinnan tók til sín og kanska svaraði upp á um tað ikki hevði rætt at mann setti seg saman við megd saman við umboðum fyri øllum arbeiðsgevarum altso pørtin á arbeiðsmarknaðinum og fyri flokkarnar eg var sjálv í teirri trivnaðarnevndini sum gjøgnumførdu hesa lóggávuna í sínari tíð tað var í veruleikanum undir rósi samuelsen áðrenn anniku jolsen at arbeiðið fór í gongd rósa samuelsen hevur víst á kári rógvasálu sum eisini var virkin í partin av hesum arbeiðinum og hetta var eitt genialt arbeiði tað er eingi loyna at bæði siri stenberg og eg fingu ákoyringar fyri at vit tóku undir við hesum her og stuðlaðu hesum hjá samgonguni tí atití tað var eisini at tað vóru eisini atfinningar tá men vit hildu tað vera so ótrúliga rætt tí at hetta skuldi steðga tí øgiliga broyttu økingini av av fólki í fyritíðarsum fyritíapensjonistar tað talið vaks øgiliga skjótt tað var endamáli víð hesar lógini og tí kundi eg hugsað mær at mann setti seg niður a hyggja eftir hvørjar avleiðingar eru av til dømis te i man nú fer at siga at tey sum vóru í hesari skipanini áðrenn fyrsta januar einogtjúgu tey kunnu halda fram eftir gomlu skipanini meðan tey níggju koma undir aðrar treytir er tað rætt fólk sum hava serstakar avbjóðingar hví skuldu tey virkað undir tveimum skipanum er tað er tað ikki ein rættari máti mannkann loysa teg uppá og at mann eisini hyggur eftir hvørjar avleingar fær hetta kann hetta up á nakran máta gera talið av fyritøkupensjonistum vaksur meira enn tað annars er eg eg eg havi ikki svarið eg veit simpultenn ikki men eg fari at heita á trivnaðarnevndina um at fáa hesi tingini fáa hesi tinginilýst í hvønn mund tað ger seg inn á sáttmálan hjá fólki sum eystursáttmálan hjá fólki sum bera brek tað er væl møguligt men tann sáttmálin er øgiliga runt orðaður og tað vil altíð blíva stríð um mann ger tað ella ikki eg haldi tað er meira umráðandi at ati fokusera upp á her ger mann at ein einstakur bólkur fer at missa upp til tvey túsund krónur um mánaðin og tað er øgiliga ógvusligt fyri tey fólkini og tey eru tey einastu í hesum spariátøkum í hesari fíggjarlógini tann einasti bólkurin sum fer at missa tað átti mann ikki útskotið hetta arbeiðið gjørt hetta ordiligat arbeiði g hugt eftir tá ið henda skipann skal broytast hvussu skal hon so broytast og hvussu kann mann gera tað uppá ein máta soleiðis at tað er virðiligt yvir fyri teimum sum hava fingið hesi rættindini og tað eisini sjálvandi er fornuftigt í mun til framtíðina og tað fíggjarligu ábyrgdina sum ein hvør politikari hevur og sjálvandi eisinilandsstýriskvinna
ja takk fyri harra formaður eg eri púra samd
tí bjørt samelsen og eg haldi tað er eisini kanska ein grund til at tað fer í trivnaðarnevndina nú har allir flokkar eru umboðaðir so vit har kunnu veruliga finna eina breiða semju um hettar tí eg haldi t vit eru øll glað fyri skipanina lat okkum tað er øgiliga viktigt at vit halda fast um tað og so e bara spurningurin hvussuog eg haldi heldur ikki tað rætt útgangsstøði tí at vit skulu spara á fíggjarlógini og tí skulu vit fara inn eftir hesum pengunum men tí at vit meina at tað er skeivt at fólk sum fáa eina forhaldsvís høga løn skulu hava eina klekkiliga løn omanyvir aftur frá tí almenna so eg haldi eg eri púra samd við bjørt samelsen vit eiga at prøva saman allir ítróðvnarnevndini fórá at finna eina loysn hvussu finna vit eina loysn sum allir flokkar kunnu standa saman um so hetta vendirætt og blívur ein góð skipan heldur at tað fara i stóran keðiliga kastublit fvat vit liggja kalsanir millumhvønn annan takk fyri so er tað bjørt samulsen ja takk fyri
ja og eg eg haldi at at tað hevði verið
rættliga gjørt og so má mann eikni taka tað tíð tað tekur tað er ikki víst at mann kann gera tað upp á tær fáu vikurnar sum eru framd til at fíggjarlógin skal samtykkjast beint fyri jól og tað má mann eisini respektera við segur brúk fyri munandi meira tíð enn tað men tað hevur fleiri ferð verið sagt í dag at løgtingið hevur heitt á landsstýriskvinnuna um at endurskoða hesa skipanina tað er bæði rætt og skeivt tí tað er fíggjarnevndin sum hevur gjørt tað og fíggjarnevndirtað betíðir ikki at løgtingið hevur heitt á altso fíggjarnevndir skrivað øgiliga ofta á øllum møguligum økjum at biðja tað geva vit eisini vinnunevndini ofta vit skliva biðja landstýrisfólkini metau ella eftirmeta eina lóg ella syrgja fyri t hon verða eftirmett og tað er akkurát tað eftirmetingararbeiðið sum fíggjarnevndin hevur eftirlýst sum eg haldi mann eigur at gera áðrenn mann fer út og rakar nøkur fólk nokk so harðliga men eg eri ikki ósamdur teimum sum siga at hetta hetta er ein øgiliga ettar at hetta er ein øgiliga góð løn altso vist tú arbeiðir hálva tíð og tú í veruleikanum farið tað sum svarar til fulla tíð løn tað er ein øgiliga góð skipan men men siri stenberg er fleiriferi víst á sum eg eisini eri samdurvið einí hvat er útganst vorderar mann hetta sum at endurgjald fyriatmann hevur brek ella vorderað mann tað sum eina almenna veiting tað má mann eisini ger upptist sæg sjálvan hvat er tað fyri fokus mann hevur her takk fyriso er tað uni rasmussen sum fær eina viðmerking ger so væltakk fyri
bjørsamadsan var enn áeisini her um tað var rætt at teg
at fara frá einari skipan til eina aðra bandamátanikki at taka øll undir eitt men har vil eg bara menna á at tað gjørdi mann í trettan at mann fór frá einari skipan og tey sluppu at forseta sum vóru í tí skipanini so haldi eg tað er rætt at gera tað eisini nú av tí at tey sum eru undir skipanini tey kenna treytirnar tey fóru undir skipanina í so tey sum koma nýggj inn tey koma undir ta skipanina so tey vita hvat tað er tey bara í hálvt við so á tann matin haldi eg at tað er rætt at gera tað sjálvur havi eg verið undir tí gomlu
skipanina ein stuttan yvirgang og og eg haldi sjálvur hetta er ein góð skipan at fara í holt við at mann meir mann arbeiðir minni fær mann frá tí almenna tað føli eg sum ein góður máti at mann følir seg takk fyri ja eg taki øgiliga væl poengið hjá tingmanninum una ræsnu sær
men tað sum eg kanska hugsi um tay eg siga hesi tingini tað eru útgans støði fyri at mann hann á jensen var nógv inni á tí at mann sær hetta sum eitt arbeiðsmarknaðarmál altso at at mann sær hetta sum at tey sum eru í starvi sum bera brek at tey skulu hava somu kariermøguleikar og so frameftir og onkursvegna skuldu tey viðgerast undir einari lønarskipan sum er eins fyri øll eg er til dømis ikki samd við landsstýriskvinnuni í at tað var venvíst ella eg ivist í um tað rætt at siga at tey sum fáa tí lægstu lønina frá arbeiðsgevaraunum skulu hava meiri í kompensatión tí at eg hugsi at tað skal nettupp endurspeglas um tey gera hjá øllum øðrum í hesum samfelagnum at tað hevur tú eina høga útbúgving og eitt høgtlønt starv so skalt tú eisini hava eina hægri løn tí tað er tað sum eggja fólki til at útbúgva seg og til at royna at koma víðari og so hevð ein spurningur til landsstýriskvinna tað er nemliga visti mann skifti starv er mann sundir nýggju skipani r tað rósa samelsen

arnevndini arbeiddu við hesari lógini tá bleiv tað eisini nógv tosað um at mann skuldi seta eina eina orðing inn í hon yvir um mann skuldi eftirmeta lógina og eg haldi í dag sum mann hyggur eftir tí uppskotinum sum liggur nú og tær broytingar sum har verður so hevur tað verður rættast at tikið endurskoða lógina um hon tænti endamálið sum ætlanin var ella um tað skuldi gera nakrar tilðingar men vit valdu ikki at gera tað tí tað bleiv kanska at fáa stórt press á samstundis sum at eldraøkið skuldi leggjast út og mann arbeiddi við tí lógini eisini men eg haldi tað at tað var rættast tá at ein tá ein lóg verður gjørd so grundleggjan lósmentan er og so fantastisk at mann ikki gjørdi henni seta eina eftirmetik inn í sum skuldi gerast bjórshavnar sæð ja pørasamd
tað sum er høvuðsfeingið við tí
tí sum eg haviroynt at sagt í hesar røðuni tað er at eg haldi mann eigur at gera eina gjølla meting av skipanini um hon altso um hesar broytingarnar altso hesar broytingar má ger nú gera tær tað verri at røkka endamálunum við lógini sum var at tryggja at fólk við sum bera brek fólk við serstøkkum avbjóðingum at tey hava nógv betri møguleika fyri at vera á arbeiðsmarknaðinum og at tey ikki enda sum fyritíðarpensjonistar men kunnu vera so nógva arbeiðsmarknaðin sum gjørligt og ogog sjóvandi eftir førleika og tað er tað sum eg haldi mann eigur at gera áðrenn mann broytir nakað og so spurdi eg landsstýriskvinnuna um altso fólk sum skifta starv altso nú eru tey í tí gomlu skipanini g tey fara so úr tí starvinum so koma tey eitt nýtt ein eitt nýtt starv aftaná fyrsta januar eru tey so í tí nýggju skipanini tí visi tað er so fari gtað at forða fyri at fólk ynskja skifta starv so bindu tað tey eisini tí gamla starvinum men eggjøgnumskua ikki ordliga tað men tað kann landsstýriskvinnan svara uppá túsundak fyri harra formaður jtakæelsbett mersedis gunlesdóttir

pallinum fyríðformannin og var eg veit ikki vím mann skal eg siga hum eit sindur irritera haldi e og millum annað og tað má eg siga akkurát sum er at tað sum hendi í trivnaðarnevndini á sinni at tað ja tað væntaði eg ikki í sambandi við eldralógina hon sigur at tey spældu hund í trivnaðarnevndini og tað tað sum so hevði eg sum landsstýrisfólk ikki nakað við at gera og so er tað innan fyri eldralógina sum eg skilti so vísti hon eisini á at har hendir einki við endurskoða eldralógina men har kann eg siga at eg havi virkuliga roynt at gjørt att arbeiði har arbeiðssetningin havi arbeitt bæðið væl leingi við eisini tað at mann skal blíva samdur og tey sum hava sitið sum landsstýrisfólk tað vænti eg tey kundu fylgja við tí tá ið mann einaferð heldur at mann kom upp á pláss so er okkurt sum ikki gekk soleiðisnar sum tað skuldi men nú er tað komið so langt ati eg havi fingið at vita at

at tir innkallað til fyrsta fundur um eftirmetingina og fundurin skal eftir ætlan haldast í morgin og so akkurát í løtuni so bíðar mann eftir aksept frá hinum luttakarunum í arbeiðsbólkinum so har hendir nakað eg veit at fyrrverandi samgonga royndi eisini og tað kom eisini okkurt ímillum tá men nú nú eri mann so farin í gongd bara at fáa tað upp á pláss fáli tað øgiliga keðiligt og órættvíst at mann sigur at eg geri meg altso eg skilti tað soleiðinr at hendan samgongan ger seg inn á tey sum bera brek eg haltúr er óalmindiliga óheppin orðing er tað nakað sum eg havi roynt seg en eg bleiv landsstýriskvinnan so er tað virkuligani at gjørt so nógv fyri hesi fólkini sum hava serligar avbjóðingar sum tað yvirhøvur ber til men viðhvørt so er tað soleiðisnar at mann má eisini gera tað sum ikki er so populert og tað man fær eina áheitan fyri í aðrar eftir so havi eg hugt eftir lógaruppskotunum og hetta er tað sum landsstýrið er samtum

og tá eg sigi at mann skal vera fegin um at sjálvandigi eingin skal vita hvat gongur innan hvat hvat hendir um mann kann siga so innan fyri teir fýra veggirnar men eg royni at fortelja tykkum at frá tí upprunaliga so eri eg stak tøksom fyri at eingin í verandi skipan fær minni enn ein arbeiðsmaður tað eri eg glað fyri sjálvt um sjálvt um hesi hava sera lítlan arbeiðsførleika tað eri eg øgiliga glaðfyri at tað ikki bleiv verri enn tað øh bjørt sigur her bjørt samuelsen nevnir harra formaður at mann gongur so høgt upp í pengar eg má erligta at rømma at tað er akkurát tí at mann fer inn og og og ger hesa tálmingina tað er tí at tey at peika á landsstýriskvinnan hygg eftir hesum her útreiðsluvøkstrinum her katað veit iki um tey hava sagt mer tað er veruleikin fjøruti milliónir ter síðstu trý árini og tað er tað sum mann hevur gjørt so tað altso og tí hevur mann mansiga pengarkontrat gjørt tað so lempuligt sum tú evir høvur ber til og tað rætt er tað at mann fer ikki at síggja heilt ta stóru sparingina her og nú tað passar men tað sum eg hugsi og arbeiði við tað er frameftir at mann ger tað so skynsamt sum tað ber til

nú fær tað í sitrivnaðarnevndina eg havi gott samstarv við trivnaðarnevndina har nøkur skilafólk sum eru har millum annað eisini siru stenberg og formaðurin nei uni rasmussen situr her í dag og eg gleði meg til at koma inn í nevndina tí tað vænta g at verða innkallað og so kunnu vit tosa um um nakað hvussu hetta her lógaruppskoti um tað er nakað mann skal gera annanloys eg veit ikki um mann ætlar at stramma tað upp hvat trivnaðarnevndin ætlaná til at stramma tað moir kanst skal gera tú hægsløvntu ella hvat mann ætlar tað dugi eg so ikki at svara upp á núverandi takk fyri jtak bjørt samelsen fær eina
ja takk fyri eg nevndi nú eisini mína røðu
hetta her við at at sjálvandi er tað uppgávan hjá einumhvørjum landsstýrisfólki og og á tingfólki at at vísa fíggjarliga ábyrgd men páangin hjá mær var at eg haldi kanska tað er óheppið at broyta hesa lógina í samband við eina fíggjarlóg at mann veruliga ofti eftirmettana tí at hon rakar so hart vit hava tosað um tvey túsund krónur fyri onkran dag fakfeløgini eru úti í í dag við nøkrum roknisstykkjum kanska landssýriskvinnan kann siga nakrað tað at teirra pástandur era teg nógv meir fólkini missa tey at rokna upp á tað fýra túsund og seks hundrað og nevna teyð og ein dáma munandi meir enn tað fyri onkran tað sum eg bara vil við við mínum tað sum eg bara vildi siga við landsstýriskvinna tað var at eg helt í veruligahn átti at at sett fólk sum hava skil upp á tað til at vordera hvussu kann mann broyta hetta so tað er fíggjarliga forsvarligt men at mann samstundis í allarminsta mun ger seg inn á vunnið rættindi hjá hesum bólkinum eheg kundi hugsað mær um kanska hugleiddi og svaraði eitt sinupp á tað telspetmesedis gulllisefturja takk fyri

mavlt siga tonki uppá skipan sum er nú a er tað soleiðisnar at mann lækka útgjaldið ella hetta her hægsta hægsta útgjaldið lønarískoyti frá tveyogtjúgu túsund niður á nítjan túsund og níggju hundrað alstso kpt góðar tvey túsund krónur og tað skal síggjast ljósini av at mann ikki vildi at nakar skuldu fáa minni enn eina arbeiðsmannaløn øhog so vissu eg hyggi eftir komandi skipan so so er tað ein eitt eitt annað slag av skipan tað er soleiðisnar at tey sum kanska bara tjena tvey túsund krónur at tey fóra at fáa hægstu kansta bíga lønarískoyti men samstundis samstundis fært tú at løna seg betri at arbeiða altso meiri tú arbeiðir meiri fært tú útbetalt so so hetta er tann sama skipan sum var áðrenn tvey túsund og seytjan og tað er ein av nei tað er tann besta skipanin sum man veit um mann sigur bæði grannalondunum og aðrastaðnir takk fyri so er tað edvar jacobsen sum fær ein viðmerkinein lítil fyrispurning
kil elsbett mersetes gunlegstóttir í sambandi viðt
mann fer inn og gjør tey verandi og so tey framtíðar her mann roknar nakað uppá tað er ofta tað tað føls ofta sárt út millum fólk tá ið mann broytir niður eftir mann kann siga mann fer aftur tí ella hvussu hvussu mann skal siga hjá persónum sum mann sigur sum eru inni í skipanini við sum mann hugsar um við sum mann hugsaði tað at ja tey sum eru í skipanini tey eru har inntil tey ikki eru í skipanini meir men mann ger ikki nakað við tað men mann ger eina nýggja skipan fyri tey sum komu inn í skipanina broytir tað nógv broytingstikkið eg dugi ikki at gjøgnumskoða tað men
men kanska irterii so tí so fær mann tað sum mann fær tá mann er komin uppí men nýggj kom í eftir einari nýggjari skipan tað bara e ein ummfyri harra formaður jú tað broytir eitt sinsindur eg kundi kanska sagt at
til dømiss ein tjenar htað veit eg ikki fýraogfjøruti túsund í dag so ella so kann eg fáa tvey túsund frá landinum og tað havi eg so minkað til nítjan hundraðog knapptjúgu túsund tað vil siga ati hann fer at fáa tveyogfjøruti túsund gott tað og so vissi í eg og tvit hava eisini fólk í skipanini sum eru kanska uppi á umkring tey hálvtrýss túsund sum eg havi skilt men við hesari nýggjari skipanir har er líkasum ta tað líkasum táár veitingin steðgar so eru eg uppi á níggjuogtretivu túsund so onkur tjenar níggjuogtretivu túsund so fáa tey trý túsund og sjey hundrað og tveyoghálvtrýss í lønarískoyti tað vil siga tveyogfjøruti túsund sjey hundrað og tveyoghálvtrýss krónurtað er har ið líkasum maks er og so fær siri stenberg eina viðmerking takk fyri harra formað

ella einogtretivu fakfeløg hava í løtuni eitt skriva úti har tey mótmæla hesi lógarbroytingini og tey tey vísa so at tað er næstan øll sum eru í skipanini sum missa og tey vísa heilt onnur tøl enn tað sum okur hava viðgjørt her í dag tí okur hava snakkað um at mann maks kann missa einogjúhundrað krónur eg veit kium eg ikki havi listarætt men men her eri víst á heilt onnur tøl bæði trýogfýra túsund og meira og at mann kann missa um mánaðin men sjálvandi eitt uppskot ikki verður til hoyringar so verður tað eisini truplgari at viðgera egveit iki um lanstýrskvinnan kanska eg veit ikki altso hon má hvussur hyggja eftir teimum útrokningunum sum eru og soleiðis at tingið verður ordiliga upplýst eisini til evndn tilnevndarviðgerðina kanstka havt ein fund við fakfeløgini el eitt el annað men her virkar sum okkurt sum sum ikki stemmar við tað sum sum hevur verið viðgjørt her inni takk fyri elsbpet mersetis gunlestóttur ja takk fyri harraform

sum altso heggagar við hesari broyting nú veit eg ikki um tað snakka um komandi skipan ella verandiskip við teimum sum eru í verandi skipan altso tey sum eru í ein skipan sum er nú ey har er mansigur eg meini aftað er trýss prosent ella har av leið sum ikki verða ragt men har lakki eg lønarískoyti frá tveyogtjúgu túsund niður á nítjan túsund g nígjan hundrað pttjúgu túsund og so tá ið vit snakka um komandi skipan tað vil siga tað er tey níggju fólkini sum fara í hesa skipanina sum fara at arbeiða ella at fáa ískoyti eftir hesari nýggja skipani eg veit ikki um um tú um sigur stemberd meina við ta nýggju skipanina ella tað verandi takk fyri harra formaður ja tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið endað
hetta málið verður beint í trivnaðarnevndina til víðari viðgerð vit fara so til næsta mál tað er fyrsta viðgerð av tingmáli nummar tveyogtretivu tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um broyting í løgtingslóg um ja tað er altso løgsmál nummar tveyogtretivu tað er uppskot løgslógin broytin í løgslóg um dagpening vegna sjúku við meira tað er rbeiðs tað stendir parants arbeiðsgevarapartur longdur skulvit biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkinum er tað uni rasmussen fyri javnaðarflokkiner tað ingilín didrisen strøm fyri bandja fyri tjóðveldi er tað hervørur postóttir rósa samueldsen fyr sambandsflokkin steffan klein poulsen fyri miðflokkin og bjarni ká petersen fyri fyri framsókn fyrstur at røða er uni rasmussen og hann fær orðið nú ger so vælhetta málið snýr seg so um
tað sum er goldið dagpening dagpeningur vegna sjúku at økja um tann partin sum arbeiðsgevarin skal taka sær av at fara frá tveimum døgum upp á fýra dagar at arbeiðsgevarin skal betala fyri fýra teir fyrstu sjúkradagarnar og hetta er sirka fimm milliónir mann snakkar um sum hetta skal spara fyri landið men spurtmáli er hvussu hvussu mann skal siga um um tað at arbeiðsgevarin skal betala so mikið nógv meir sum eg havi skilt á lagnum so kemur hetta at raka mest flakavinnuna og og handverkaravinnuna tað er tað sum eg havi fingið at vita uttan at hava sett meg so væl inní akkurát tað sjálvur men spurtmálið er um um vandin í tí ikki eisini kann blíva at at fólk blíva uppsøgd tey sum eru ofta sjúk um vandin ikki blíva størri hjá teimum at missa starvið so eg veit ikki ordiligahvat mann skal siga um akkurát hetta uppskotið nú nevndi sirustenberg í áðni at øll uppskotini sum komu tey vóru bara ímóti teimum á niðastu rók so eg veit ikki um um meina við hetta uppskotið tá eisini men sjálvur eri eg eitt sindur skektiskur í samband við hetta uppskotið men vit fara í hvussur at hyggja nærri eftir í trivnaðarnevndini og tað skal í hvussur fáa eina góða viðgerð takk fyri ja takk fyri so er tað næsti røðara sum fær orðið
tað verður ingilín diteksen strøm ger so væl takk fyri ja vit
gera ella vit halda á fram at viðgera mann kann kansna kalla tað eitt av spariuppskotunum frá landsstýrinum í sambandi við fíggjarlógina akkurát hetta tað er ein broyting í lógini um dagpenning vegna sjúku har mann ætlar at leingja arbeiðsgevararpartin av kostnaðinum fyri fyrsta til fjórða sjúkradag úr tveimum døgum sum arbeiðsgevarin dag skal rinda upp í fýra dagpenningarlógin hon er frá tvey túsund og eitt og síðst er hon broytt viðvíkjandi rindarnar fráverudøgum í tvey túsund og trý tað stendur í uppskotinum at mann mann hevur ætlað atleingja arbeiðsgevarapartin fleiri ferðir nú er tað so eitt ítøkiligt uppskot um tað í løgtinginum tað er soleiðis í dag at dagpeningur verður fyrst goldin av landskassanum ella almannaverkinum og arbeiðsgevarar eftirrinda so fyri fyrsta og næsta vruda og við hesi broytingini verður tað so soleiðis ati arbeiðsgevrðan eisini skal ringa fyri triðja og fjórða dag dagpening av hámarki fyri ein dag tað eru níggju hundrað og trýss krónur so tilsamans so er tað mæsta mesta lagi talan um nítjan hundrað og tjúgu krónur sama al so samanlíkt fyri allar fýra dagar við frítíðarløn tað skal sigast at at vanligi borgarin arbeiðsbakarin vónandi ikki fara at merkja hesar broytingarnar sum so men at her er ein flyting ímillum ella ø at mann fyrst hevur goldið úr landskassanum og nú skali arbeiðsgevarin so innágjalda hesa hendan her triðja og fjórða dagin javnaðarflokkurin tekur undir við hesum uppskotinum hvit halda at tú eisini at tað burdi verið kunnað gjørtella mann burdi kunnað gjørt mun á størri fyritøkum størri arbeiðsgevarum og tá ið tað snýr seg um heiltsmáar fyritøkur arbeiðsgevaraur við fáum fólki í starvi løgdu í seinastu setu uppskot fram um eina afturrindingarskipan tá ið tað snýr seg um vinnurekandi við starvsmonnin í starvi har hevur arbeiðsgevarin skyldu til ati gjalda løn fyri alt sjúkuskeiði og snýr tað til dømis seg um ein handil við tveimum fólki í starvi sum sigur tað seg sjálvt at um einir persónur verður sjúkur í longri tíð so er tað ein stór útreiðsla at gjalda lønina hjá viðkomandi og tað er ikki bara keðiligt fyri arbeiðsgevaran í tí lítlu fyritøkuni ella tí lítla handlinum tað er eisini keðiligt fyri arbeiðstakarin tí skipanin er soleiðis at aftaná hundrað og tjúgu dagar kann arbeiðsgevaran so at velja at siga starvsmannin úr starvi og fyri heilt smáar fyritøkur so er tað kanska ofta mann faktiskt ikki hevur nakað annað væl enn at gera júst og hetta er viljeg so afturendurtaka tá ið tað snýr seg um smáar fyritøkur

nakrar aðrar dagføryingar sum vit í javnaðarflokkinum kundu hugsa okkum um at verða framdar í dagpeningarlógini og sum vit eisini hava lagt fram í síðstu søtu millum annað so varð eitt uppskot um at langtíðarsjúk mugu hava rætt at vera í dagpenningarskipanini longri enn fjøruti vikur sum í dag er ásett á markið tað er jú soleiðis tíverri at tað eru nógvar sjúkur sum taka longri tíð at viðgera enn fjøruti vikrur vikur og tað er ikki ordiliga tikið hædd fyri hesum í dagpenningaskipanini og tað má vil eg í øllum førum meta vera ein feilur tá ið mun er mitt í einari viðgerð eitt nú krabba mín ella ella onkra aðra sjúku sum krevur drúgva viðgerð so er tað ikki ómøguligt so er tað ómøguligt ífleiri førum at vita um viðkomandi verður arbeiðsførr ella ikki eftir hesa sjúkuviðgerðina h og tí hevur hesin persónurin ikki rætt til fyritíðarpensjón og vissu persónurin sum ter tala um hevur eina lítla uppella hevur eina uppsparing ella giftur við onkrum sum hevur eina inntøku so hevar viðkomandi heldur ikki rætt til forsorg og tí eru nøkur sum detta niðir ímillum allar sosialar skipanir meðan tey eru í sjúkruviðgerð sjálvt tað at vera í viðgerð fyri langtíðarsjúku tað er hart og tað verður ikki lættari av at mann eisini verður fíggjarliga raktur og tí eiga vit at lofta hesum fólkinum fólkunum og tað hevur grundin til at nevnda nú eisini tað er tí at hetta hevur landsstýriskvinnan faktiskt í almannamálnum sagt at hon og tí varð uppskotið frá javnaðarflokkinum felt í síðstu setu og eg vóni ati tá ið vit nú viðgera dagpendingarlógina ati landsstýriskvinnan kann svara upp á hvar í arbeiðinum hon er komin til um vit kunnu vænta ati hesar broytingarnar verða framdar ta lata fram í heyst sum áður sagt tí at tað er púra sikkurt at at tað tær treingja til og tað eru sum vit standa her nøkur fólk sum detta niður í hesum sosial skipanunum og sum mugu loftast og tað ja heldur skjótari enn seinni men sum sagt í heila tikið so er hetta eitt uppskot sum javnaðarflokkurin tekur undir við og skal geva eina góða viðgerð í trivnaðarnevndini takk fyri ja takk jóhannes joensen fær eina viðmerking
arha formaður aat spyrja ingilin strøm dititenstrøm um um
eg hugsi um tær arbeiðsgevarar tær smáir og stórar arbeiðsgevarar um um tær smærru arbeiðsgevararnir kanska turdu ikki merkja teimum mesta um tær har eina huglagi um tað tað smáa til størri arbeiðsgevarar skulu merkja teimum ingiliga
eg haldi at eg komi nokk so nógv inn á akkurát hetta í mínari
røðu atakkurát í hesum her við at arbeiðsgevarin skal rinda traðja og stjórða sjúkradag so eigur mann kanska atidefyrisera ímillum ella skilja ímillum stórar fyritøkur ella størri vinnurekandi og smærri vinnurekandi har sum tað heilt sikkurt er tyngri hjá hjá einum arbeiðsgevara sum hevur tvey fólk í starvi ella eitt fólk í starvi at rinda sjúkradagar enn tað er hjá einari stórari fyritøku sum sum hevur kanska hægri umseting fleiri fólk í starvi og fleiri inntøkur eisini takk fyri harra formaður ja takk so er tað edva jacobsen sum fær orðið gers
takk fyri harra formaður ja
nú viðgera hesa mál sum eitur uppskot løgtingslóg um dagpening vegna sjúku og vist mann kann bara siga bara heilt stuttum bara fyrst hvat tað inniber tí tað er ikki so ógreitt hvat inniber tað inniber tað at at areiðarbeiðsgevara sum í dag betala tveir dagar tá ið arbeiðstakara blíva sjúkur fara yvir til at skula betala fýra dagar altso tað er akkurát sum sjálvt uppskotið tað er tað e rullið nokk akkurát hvussu men so eg havi sitið í grubli ómindiliga nógv yvir eitta uppskoti eisini í sambandi við at vit hava viðgjørt eitt frammanundan sum er eisini relaterað til tá ið fólk ikki megna so líka væl at vera á arbeiðsmarknaði kanska sum sum onnur fólk gera og tá ið eg hugsi nokk so gybri eg eg akkurát sum ger mær nakrar tankar og nakrar spurningar akkurát út frast her tí tað akkurát tað at tú tú fært tú ert eina virkju kontór her so koma fólk og fylla út og so skalt tú fylla út fýra dagar og arbeiðsgevarin skal so betala hesar fýra dagarnar sum nú betalir tveir men tað eru nókar tankar sum eg geri mær rundan um hetta her tað er fyri tað fyrsta so eru tað øgiliga ymiskar støddir av fyritøkum og sjálvandi størri fyritøkur eru kanska raka meir og so r ta skal venda aftur til tað so er tað tað at tað er hvussu raka tað runt um landið hvar hvar rakar hetta og hv innanfyri hvat fyri vinnur rakar hettar og raka tað rætt altso nú havi eg havi eg sitið fylti viðgerðina av tí fyrra uppskotinum vit hava koyrt øgiliga nógv upp á tað hevur koyrt ótrúliga nógv upp á serliga frá ansstøvuni í samband við hetta her at at varðveita sáttmála bundin rættindir um mann følir akkurát sum at hetta er ikki ein hett er iki ein veiting hetta er ein løn sum fólk fáa tað hevur vent eitt sindur høvdið í tann máta uttan at skal gera meg stóran meining akkurát um tað málið tað er liðugt nú tað verður viðgjørt meir nevnd men men tá ið tað er nakað sum almenna betalir so er um mann so hvat mann so kann kalla tað og tað sum eg kemur tankar um hettar tað er tað at tað er øgiliga ymiskt hvussu fólk eru sterk og væl fyri út á ymiskum arbeiðsfyritøkum og eg má siga tað at nú havi eg fingið s nógv við tá primir íg vinna og vist tú hugsar um hvat hetta málið rakar so raka tað á høvuðsheitum tað er flakavinnan og tað er handverkarvinnan smáhandverkarvinnan størri handverkarfyritøkur og har hava vit eisini líkasum í øðrum fyritøkum ofta við óalmindiligar lærdjar arbeiðsgjórarar gera tað má mann siga eg havi roynt teit sett eitt sindur inni í at verið snakkað við nøkur sum hava við hesir ymisku fyritøkurnar at gera og tað sum tað kankin sum kann blíva aftan hjá mær aftaná tað vit nú nú vita vit tað viðgjørt tað fyrra málið tað er tað at ein arbeiðsgevari roynir virkuligani at fáa tað bera til hann betalirsa fyrsta dagin og næsta dagin og tað er kanska nokk so og tað er ein balkur av starvsfólkum sum kanska av ymiskum orsøkum ikki klárar so øgiliga væl at halda ordiliga fult út á ein arbeiðsmarknaði og tey eru tímalønt og tey detta út inn ímillum pgrdarsjúku og arbeiðsgevarin betalið tveir dagar men av tí at ta hevur verið tveir dagar so hevur tað verið soleiðis at arbeiðsgevarin ókey hetta eru tveir dagar viðkomandi kemur ætttil arbeiðis men tað sum eg kann hava gjørt mær nakrar tankar um hesin her tá ið tað fer at blíva fýra dagar eg veit gott at athetta er eitt srispariátøk men tá ið tað blívur fýra dagar nú er tað so ræðuliga tt altso mann hevi næstan tonki í eina viku ha tað sygulogiska í tí sum eg frikti eitt sindur fyri vegna arbeiðstakarin tað er tað at arbeiðsgevarin ikki líkasum klárar ella hann kann ikki hava hesi starvsfólkini í starv tað tað sum tað sum eg kann harmast um við hesum uppskotinum tað er tað at kanska fleiri av teimum sum havurð tilgnýtt eitt arbeiðspláss sum tað er ótrúliga glað fyri arbeiðsgevarin hann megnar ikki aftan á hetta at hava tað í starvi longur tí visti tú hugsar um ein sum skal gera eitt eitt lannað rúm liðugt ella gera eitt arbeiði inni hjá onkrum ella ger eitt arbeiði fyri eina fyritøku ella inni ein privatum heimi ella hvar tað skal vera nú blívur hesin her lyklapersónurin smhann hevur til at ger eitt arbeiði vekk í fýra dagar so má viðkomandi fáa ein annan inn beinan veg at gera hetta her arbeiði og kanska tveir diartivur gingið at bíða men fýra dagar blívur øgiliga nógv og tað sum eg kann tí tí seti eg bara nakrar spurningar nú tá ið tað fer í trivnaðarnevndina hvussu kemur hetta at raka komu vit at sita við nøkrum arbeiðsgevarum har runt um landinum sum sjálvt um tey virkuliga virkliga ikki vilja tað so koma tey at verða koyrd út í tað at tey konna at siga fólkið upp og kanska er tað fólk sum ja bara av ein glari orsøk klárir tað væl at passa eitt arbeiði er ómindiliga røsk men tey hava kanska inn ímillum fáast sjúkur sum gera taðta at arbeiðsgevarin kemur atbetala tveir dagar og so aftur tveir dagar onkuntíð seinni hvar fýra dagar kemur at raka fast tað kemur at svíða og kann gott vera at tá ið hetta her er verið fýra dagar hjá tvæ fyrði hjá sama arbeiðstakara at so sigur arbeiðsgevarin veitst hvat tíverri men eg verð asn noyddur at at ger eina broyting hjá viðkomandi og viðkomandi veða uppsagdur og so er tað tað um viðkomandi maktar at koma inn í eina nýggja skipan ella viðkomandi endar inni eini almennari skipan so har kanst so øgiliga skjótt koma at gera hetta her og tað kemur at kosta aðrastaðni og kosta menniskjalagnur vistimann kann hugsa tað og menniskjarlægnarnar eru fult so stórar sum í tí fyrra uppskotinum hvar eg loysti at at eg havi sjálv verið í tímalentum arbeiði sí fýra áðrenn e ikki var løgtingið og g havi arbeitt líka vil hálvfems tímar um vikuna og tá eg havi g arbeitt hálvtrýss nímar um vikuna sso fekk kundi tað hendast g fekk áttaogtjúgu túsund fyri hálvtrýss tímar tímar pær viku og tá dugdi g at síggja tað t visi g endaði til t starvið innan fyri tað so hevði mist tvey hundrað áttaogfjruti krónur per mánað og og tá haldi eg at mann hevur góða skipan visti man skal vera púra ærligur men so kann mnn hugsa kann tað kanska vera keðiligt at raka tað semur í eini tað kan mann so hygga uppá nevndina men at missa tvey hundrað krónur dámar tí tað er so ræðuliga nógvur tímar fyri at koma upp har eg haldi vit vit flúgva so høgt vet snakka allar tím um fjøruti hálvtrýss túsund um mánaðin altso kom lati okkum koma ein lítsindur v i lítla løtu koma niður á tannvanliga arbeiði tann vanliga arbeiðin verðuraktur a hasun her

úti á handverkarfyritøku og nógv av høvuðsstaðararbeiðinum verða øgiliga frægaðir tí at øgiliga nógv har sum tað er øgliga nógv alment starvsfólk sum verðu ikki raktp á sama máta ofta fólk blíva sjúk og lønin tað broytist einki og og innan fyri nógv onnur størv rættiliga nógv onnur størv sum hava góðar tryggingar ha tey hava góð størv tay er øgiliga væl tryggjaði men tey sum kanska e ringast tryggjaði tað er tey sum eru ítí høsum ymiskum hondverkarvinnunum flakavinnunum og einviur arbeiði kanska flakavirki ot at finnað útav at fleiri ferð hesar fýra dagarnar so stóru risiko fyri at viðkomandi skjótt veðu útskiftir eg haldi sjálv ati at hetta er fyri at tálma útreiðslurnar tað er einki einki at snakka um tað eisini tað t at tað verður eitt minni alsgjald sum skal gjaldast á arbeiðsgevara men tað minni alsgjaldið tað fellir til øll sum geva lønir út so mann kann ikki siga at hetta er prosent fyri prosent tað haldi eg eisini mann kann hyggja eftir

ikki hvussu nógv eru fyri men tey kempa tá ið tey eru við men tey klára kanska ikki alla samanhangandi og komma at hava sjúkradagar inn ímillum men tey er ikki vardum starvi allíkavæl men tað er eisini einbólkur og eg haldi vit hava ttalað øiliga hart fyri tí fyrra uppskotinum men eg setti mær bara ina tankar er tað hvussu við smærri fyritøkum og størri fyritøkum hvussu runt um landið i forhold til kanska tey størru økini hvat rakar hetta uppskot tað kundieg gott hugsað mær at trivnaðarnevndin líkasum setti fokus á eisini tá ið tá ið mann fer at viðgera hetta málið hettaheu ikki verið til hoyringar og og landsstýriskvinnan hhon hon skal hava rósa uppiborið fyri at hava roynt at at at gjørt visti landsstýriskvinnan ikki kann koma við nøkrum uppskotum so kann hon heldur ikki koma við nøkrum góðum átøkum sum hon so mann skalikki gloyma tað at at at at nøkur ting skulu ganga upp her og honur gjørt eitt megna at arbeiði fyri at seta nøkur ting í verk tað haldi eg mannhevur fylt bara longu tað fyrsta árið sum er til stórar gleðir fyri nógv fólk og so er tað tað at at tað eru eisini nøkur gjøld sum sum hvussu gemar við tað tað sum eg er við hesn her tað tað verður lýst til at í føroyar eg hava øiliga fáar dagar í forhold til danmark og finniland og ísland og alt hefther hvar ið arbeiðsgevrini betalar meir ella longri men er tað so rælia nógv lond sum hava hesi sløgini arbeiði í so stóran mun tað skal mn eisini líkasum tað kann gott eita tretivu dagar hjá danmark og hvussu nógv eru fangd av tí tað er heilt ein annað arbeiðsmynstur so og nógv øgiliga nógv koyra nógv meira fastløntar fólk enn tað gera hjá okkum tí at vit kanska ikki klára ordiliga tað tí at landið ikki er so lítið nú er tíðin farin men hat var bara na fyri at seta líka sum nakrar tankar í í fokus hjá okkum takk fyri harra formaður ja takk tað er ein viðmerking og tað er frimunt rasmussen

bá røðu edva jacobsen hatta var sera skilagott og væl hugleitt eg sjálv eri eisini sindur skeptiskur við hetta uppskotið tí at eg haldi at hetta uppskotið rakar øgiliga ymiskt runt um landið og at eg haldi at tað r øiliga viktigt at at vit ger okkum far um at vit at vit tosa um eina sum høvuðseitini eru privat vinna sum verður raktar av hesum her og hetta kostar null komma fimmogtjúgu prosent av lønarútreiðslum tað er tað sumhetta kostar kostar fimm milliónir og tær fimm milliónirnar tær rokningina sendi mann út til privatu vinnuna ikki alla yvir einkamb men tar heilt fáa spesifikkar vinnur so eg haldi tað er hatta átrivnaðarnevndini taka upp og soleiðinar at tað uppskotið kemur venda rætt takk fyri edva jacobsen takk fyri harra
formaður ja eg royndi at lýsa at teimam
fara kanska ikki altíð so øgiliga væl við men tað er hetta her hvussu kemur tað raka og vit hava nevndhir í løgtinginum annars høvdi má slakki pjøðaðst tað fyri at vit skullu hava til hoyringar og fáa eina kenslu av er hetta nakað sum er ókey gera hetta tað at at tað vera menniskjur sum tann privati arbeiðsmarknaðurin hevur hildið fast um og hera havt í arbeiði í nógv nógv harrans ár og tay hava gjørt eitt fantastisk arbeiði tey fólkini líka stað sum onnur men tað blívur kanska knípin nú hjá hesum arbeiðsgevarinum at halda tað inni ímeðan aðrir sleppa at halda fólk inni sum fáa fjøruti túsund fyri at vera har og tað er ordiliga gott onkur far í fjøruti túsund tá skal mann hvussusu vera oman fyri tann vanliga arbeiðsmarknaðin men har sum har sum almannaverkið fer inn við tjúgu túsund og tað er ordiliga gotthr tar einkin negativt í tí men hvar lata vit rokningarnar fella og hvar geva vit egstan øk út tað tað er ein virka skipan sum eg haldi á trivnaðarnevndin skal hyggja uppá takk fyri harra formaður ja takk so fær hervør posdóftir orðið gersva
svæl takk fyri harra formaður ja til viðgerðar er eitti
eittlógaruppskot eita eini broyting í løgtingslóg um at leingja arbeiðsgjórarpartin í dapennagan og ettaer eitt fylgilógaruppskot til fíggjarlógina hetta uppskotið snýr seg um at broyta skipanina soleiðis at arbeiðsgevarar ið eru partur av dagpenningarskipanini framyvir skuldu afturrinda landskassanum fyri upp til fjórða sjúkudagin í mun til í dag skipanin í dag har sum tæir afturrinda fyri fyrsta og annan sjúkudag um endamálið í uppskotinum verður sagt at uppskotið er ein liður í ætlaninum hjá samgonguni at tálma útreiðsluvøkstrinum í sambandi við fíggjarlógina fyri tvey túsund og einotjúgu við uppskotinum verur arbeiðsgevarin álagt at afturrinda fyri fleiri fráveru dagar soleiðis at arbeiðsgevarar frameftir skulu afturrinda fyri fyrsta tfjórða frávrda og at endamálið vi uppskotnum er at hækka inntøkur landsins mann kann mann kann ikki ordiliga samanbera dagfyningarskipanirnar dagfenningarskipaninr í føroyum við tær sum eru í norðurlondum men mnn mann kann siga at arbeiðsgevaratíðarskeið í norðurondum tað er væl longri enn tað er í føroyum og tí rinda arbeiðsgevarar í norðurlondum kanska munandi meira forroldsvíst enn arbeiðsgevarar í føroyum gera eg haldi sum so heta r eitt fínt uppskot men eg haldi tað er øgiliga harmligt at tað ikki verður til hoyringar seis at mann hevur nøktandi upplýsingar at taka við í viðgerðina so tað er nakað sum vit mugu fáa greiða á í í trivnaðarnevndini og fáa teir rættu hoyringspartarnir inn soleis at vit kunnu fáa eitt sindur meira kunning frá teimum partunum sum eru er neyðugir hetta er sum sagt eitt sparitiltak og eg haldi tað er eitt sindur áhugavert ella undarligt harra formaður at skula viðgera enn eitt uppskot her eisini ett spariuppskot frá samgonguni sum tað ikki tykist vera undirtøka í hjá flokkunum sum sita við landsins leiðslu í gjár var ein samgongutingmaður á tingsvørðarpalli segði seg ikkitaka undirvið hesum og nú hevu mann eisini hoyrt framsøgufólki hjá sambandsflokkinum og viðmerkjara hjá sambandsflokkinum vera skeptiskir í mun til eitta uppskoti og tí kann tað kanska vera eit sindur ringt hjá landstýriskvinnuni at fremja sparitiltøk viðseman so tá tað verður borið niðan í tingi ikki tekur und við teimum harumframt haldi eg kanska er it sida harmiligt at teysparitiltøkini mann hevur sett fram mest síggjast innan heilsu og almannamál at mann ikki hevur kanska heldur roynt at fingið størri javnvág ímillum inntøkur og útreiðslur á fíggjarlógini so sat mnn ikki noyðist at raka hesi týdningarmiklu økini sum oftast hava við teir sarbasu borgararnar gera men vit fara hvussu er í trivnaðarnevndini at gera geva hesum uppskotinum eina góða viðgerð og at hava teir røttu hoyringspartarnir inni so at vit fáa tikið avgerðir á røttum grundarlagi og at vit fáa viðgjørt uppskotið betri takk fyrija ein viðmerking edva jacobsen takk fyri
harra formaður eg rokni við óansammalder samgonu til andstøðu
bives so hevur mann sínar meiningar um málini bæði áðrenn tey koma og aftaná tey eru komin og tí fegnist eisini um at mann hevur nevnd um mann evur mann kann hava sornógvar innkallingar sum mann orkar fyri at fáa hetta málið at at verða betri lýst tað sum eg segði og tað sum eg segði g tá serliga eisini í forhold fi at fyrra uppskot tá hevði mann ótrúliga nógvar fokus serliga frá jnaðarflokin í tjóðveldi um tað attað er sáttmála bund rættindir o eitt er tað sum eg hugsi tað er tað at eingin arbeiðstakar hevur eitt starv uttan taðer ein arbeiðsgevari sum vil hava viðkomandi í starvi og tað er har sum sum tað kann blíva ein avbjóðing sum eg bara lýsi og spyrji inn til sum eg vóni at nevndin hyggur eftir tí at enda tað við at fýa hesir fýra tagin gera tað t tað ikki kunnu vera í starvinum hvussu kemur tað so at síggja út tað er eisini so er tað eisini natir krónur oyrur sum koma har tí tí eg haldi at tað var vinkult sum eg kundi hugsað mær at bleva viðgjørd í trivnaðarnevndinihervurpostóttir
takk fyri takk fyri viðmerkingina elva jakobsen vit persónliga gera sína uppskotina ein góð
bogat viðgerð í nevndini hetavarøliga viktigt at mann hevur nevndar viðgerð so isat mann fær lýst málini serliga tá ið uppskotini ikki hava verið til hoyringar tá eg ð haldi eg eisinier líka gjarna viðmerking til at tað sum edva jacobsen sigur um at at ein arbeiðstakari ikki hevði havt eitt arbeiði við síanum arbeiðsgevara ikkifara at geva honum starv mann kann eisini venda tað umvent at vissi eingin arbeiðstakari vaar so var einki virksemi hjá arbeiðsgevaranum so tað er rættiliga altso te tilknýti ímillum bæði og mann má syrgja fyri at arbeiðstakarar eisini hava nøktandi arbeiðskoyr takk fyri ja so er tað næsti røðari ta er steffan
kl ein poulsen ger so væl takkara formaður hetta er fyrsta við
vgerð av løgtingsmál nummar tveyogtretivu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um dagpening vegna sjúku við meira arbeiðsgevrarpartur verður longdur hetta málið verur beint í trivnaðarnevndina har hava vit ikki umboð men vónandi fer trivnaðarnevndin at viðgera hetta málið væl og sum undanfarnir røðarar hava borið fram sur hetta eitt simpult uppskot harat arbeiðsgevar í dag rinda fyri fyrsta og annan sjúkradag og tað er dagpeningaskipanin og tá er talan um tey sum ikki eru starvsmenn men við hesum uppskotinum ynskir mann at leingja tað til fýra dagar tavil sia at teir ei skulu rinda fyri triðja fjórða dag og tað er soleiðis at dagpeninga hámarkið fyri ein dag tað er níggju hundrað og trýss krónur tá er frígtíðarlønin við og so í dag er tað l soleiðsi t fyri eina sjúkrafrar verður so er tað í mesta lagi talan um nítjan hundrað og tjúgu krónur sum arbeiðsgevarin skal rinda og samla sæð so er hetta útgjald til løntakararnir tað er hækkað frá tvey túsund ogtrettan til tvey túunog nítjan í tveytúsuno trettan var tað einoghálvtrýss milliónir í tvey úsnd g nítjan er tað so góðar einogfýrs milliónir og her er arbeiðsgevarin partur sjálvandi eisinio voksin men hetta pljøas iki merkja nógv meira enn tað enn at arbeiðsfjøldin ella løntakaratalið er vaksið í føroyska arbeiðsmarknaðinum og sum hervur postsettur bar fram so so stendur at yvirskipa ber illa til at samanlíkna okkara skipan við onnur lond norðralond og tað er soleiðis atí hesum samanhangi í norðurlondunum so er tann føroyska skipanin ein ein ein serstøk skipan og tí er tað nokk so ringt at fáa eitt yvirblikk serliga upp á so stutta tíð men her er ein grafir sum vísir at í føroyum er tað so tveir dagarnir meðan danmark heilt uppi á tretivu og finnir land tíggju og og so víðari tavil siga teirra talið er nógv hægri men men sum eg skildi av lagnum so er skipanin ikki skrúvað saman á sama hátt har fer mann so út og verður loftaður á øðrum skipum aftaná hesar dagarnar og tað er ikki tað heilt tað sama í føroyum øso endamálið við uppskotinum tað er tað er klárt tað er at hækka inntøkur landskassans ella ein ein sparing sum fer fram her og og tað ger mann við at leggja eina størri byrði á arbeiðsgevaranm og tað er sum sagt tað eru tey sum ikki eru starvsmenn har mann afturrindar almannaverkinum fyri fyrsta og seinna arbeiðsdag teknsmálin at leingja meðan avsstarvsmenn tey fáa løn frá arbeiðsgevaranum undir ella meðan tað so leingi tað eru sjúk og eru fráverandi frá arbeiðsplássinum og síðsti tingsetur so so tosa ig nógv um hetta her at at smærri vinnurekandi ella aftaná javnaðarflokkur legði upskot fram um at smærri vinnurekandi ha vera ótrúliga hart ragt av hesum her og og við tað at vit hækka tað upp til fýra dagar tað ger tað ikki endiliga betri fyri tær smærru fyritøkurnar og tí tí haldi e at trinaðrtrivnaðurnevndin má lýsa tað so væl sum gjørligt og finna útav hvussu hetta rakar tað stendur í uppskotinum at tað eru fimm milliónir ø sum verða lagtar á herðararnar hjá arbeiðsgevaranum eh men tað ljóðar sum uttan at eg havi kannað tað sjálvur men onnur at borið fram at tað rakar øgiliga konsentrera tað eru spesifikkar vinnur sum verða raktar av hesum uppskotinum og tí kann tað blíva kanska heldur stór byrða fyri hesar fyritøkurnar tí má trivnaðarnevndin tryggja og hyggja upp á um at hetta upskotið vendir rætt soleiðis at lítlar fyritøkur ikki hoknað undir hesari broyting og talan er um eina sparing og mann skil væl at ldslandstýriskvinnan má koma við somum sparingum fyri at tað skal raðfestast á øðrum økjum øh men mann kan gott seta spurning við um hetta her er akkurát tað rætta staðið og tí havi ikki nógv at leggja afturat enn at ynskja trúvnaðarnevndin blev hon biðin við at lýsa og um møguliga at gera broyting í hesum málinum takk hara formaður edva jacobsen na viðmerkingtakk
verða formaður tað sum er eitur starvsmenn tað
har sum mann hevur fólk í kanska inni í ein handiliga sorg og har hevur tað verið viðbrekið upp á tann mátan at viðst viðkomandi verða aktur av hundrað og tjúgu dagar reglunum so skal skal mann fáa nýggj fólk í arbeiði men mann fær einki endgoldi fyri fyri fyri ta fólki út og tað er vísti onkuntíð at kanska mann hevur havt býnum trý fólk sum hava stættað eitt starv og tað verður øtingjandi fyri eina lítla handilsfyritøkuhar er samgongan og hyggur upp á eitt slíkt mál tað er ikki við hesum uppskotinum men tað verður arbeitt við tí í ráðnum um at hyggja upp á hvussu mann kundi gera tað skipan øðrini bara fyri at líka nevna tað tað verður so kanska gott fyri tann part sum er púra samd um at at tað má lýsast væl nevndini hvussu hetta er fyri at fordeila seg serliga runt um fyritøku runt um í landinum tí tað eru ikki øll sum fáa summi fáa ágávuna av hasumera als gjaldunum men men stefan klein poulsen ja
hat tað er burarætt sum edva jacobsen fer framd tað er
hetta her við starvsmonnunum tað er tað er eitt heilt annað mál og har er tað jú arbeiðsgevaran sum rindar alla sjúkrafráveruna og tað tað var jú tað sum sum javnaðarflokkurin var fram síðstu tingsetu og í ta málið eg verði o arbeitt við og men men hendan her broytingin h hon rakar faktiskt eisini somu fyritøkur í summum førum har talan iki e um starvsmenn og tað lýsti etva jacobsen eisini øgiliga væl í sínari røðu at sa blívur tað næstan til eina heila viku tá ið mann hevur verið fýra dagar so kanska droppar man handa fríggjadagin eisini og og so eru vikuskifti og o tað kann blíva øliga tungt fyri arbeiðsgevaran og tí tí haldi heta her málið má lýsast so væl sum gjørligt takk hara formaður takk fyri so er tað viðmerk
ingilín didriksen strong ger so væl takk fyri harra formaður ja nú kemur til ein
steana inn á hetta her uppskotið frá javnaðarflokkinum herfyri um eina afberingarskipan til smærri vinnurekandi eg førdi fram í røðuni hjá mær í dag atitjavnaðarflokkurin tekur undir við akkurát hesum málinum at arbeiðsgevarar skuldu rinda triðja á fjórða dag at mann kanska kundi hyggja eftir smærri fyritøkum smærri arbeiðsgjeranum akkurát uppskotið hjá okkum snúði seg ikki um akkurát hesar fýra dagarnar hetta snúði seg um at at tey sum hava starvsmenn í starvi sum eru umfataði av starvsmanlalógini skulu rinda fulla løn upp til í øllum ør ella upp til hundrað og tjúgu dagar og so kann mann siga fólk úr starvi og at tað er sera óheppið at tað í nógvum førum fyri smærri vinnurekandi gongur út yvir at hesi fólkini missa arbeiði hóast arbeiðsgevarin gjarna vilja hava tey í starvið og tí er tað ein óheppin skipan sum mann eigur at fáa í rættiliga takk fyritakk fyri ger so væl steffan klein poulsen
takkara formaður ja tað er
tað var eisini akkurát tað sum eg vísti til og tað er sum sagt heilt annað mál og tá nevndi g eisini undir tí viðgerðini at eg eg sá væl logikkin í tí málinum øgeg haldi tey flestu kunnu taka undir við tí men men kanska bara ikki heilt samdur um hvussu mann ger tað men sum eg skilji lagnum so arbeiðir mann við hesum tí at aftur har eg havi ikki ordilia hugt upp á hvussu mann ger øðrum londum men sum eg skilji at lani so hevur mann kanska eina eina størri pulju har eitt tryggingargjald verður verður verður betalt av øllum arbeiðsgevarum og so verða so standa tær smáu fyritøkurnar sær nógv betri vist nú tað koma ina støðu at eitt ella tvey av teirra starvsfólkum verða sjúk í langa tíð tí tað rakar ótrúliga hart og tí má mann sjálvandi hyggja nærri upp á tað eisini takkhara formaðurtakk fyri
ja so er tað bjarni kárasum petersen sum hevur orðið ger so væl takk fyri at fáa mær ja tað er eitt uppskot til løgtingslóg um broyting av løgtingslóg um dag
dpening vegna sjúku har mann í stuttum leingir arbeiðsgevarapartin øtað er soleiðis í dag at tað verður regulerað undir dagpeningaskipanina og mann tá landið betalir faktiskt frá fyrsta dagi men men at arbeiðsgevari skal afturrinda fyrsta og annan dag og nú ætlar mann so hann ska at afturrinda frá fyrsta til fjórða dag taðeg haldi tað fólk hava verið eitt sindur inni yvir tí í dag ingilin ditissen strøm nevndi tað millum annað hetta er ivamálið við hvussu hetta rakar tí at hetta uppskotið kemur í forleingi seg av at mann roynir at tálma almennu útreiðslurnar og við hesum uppskotinum stendur mann til at spara eini fimm miliónir fimm miliónir í í fíggjarlógarhøpi kanska ikki so nógv h men fyri arbeiðsgevarin kann tað raka øgiliga ymiskt tað eru nakrar ávísar vinnugreinar sum verða raktar av hesum her tað hevr verið nevnt undir viðgerðini at tað er eitt hámark sum eitur visti ann hevur tveir dagar so tað hámarkið so tað má vera nítjan hundrað og tjúgu krónur og við fýra døgum so so eru vit uppi á einum áttaogtretivu hundrað eitt sindur afturat tað áttaogtretivu hundrað krónur fyri eina lítla fyritøku rakar nógv harðari enn eina miðalstjóra ella stóra fyritøku tí haldi eg at mann í nevndini burdi hugt eftir um mann nú um tað nú er hendsinksmessigt at gera tað soleiðis her yvir ein kamb ella um mann kanska skuldi í størri mun derfyrianskera tað alt eftir stødd av fyritaksseminum h so sigur mann ókey nú fáa vit arbeiðsgevararnir til at betala ein lutfalsliga størri part avsjúkrafráveruni faktiskt tvífaldana taðljóðar kanska ógvusligt men samanborið við onnur lond so hava vit ikki serliga skenerøsa almenna skipan frammanundan tá tað kemur tilsjúkrafráveru øhjóvandi aðtað stendur eisini í viðmerkingunum at tað er eitt sindur ringt at samanbera okkara skipan við tí sum er ymsastaðni í norðurlondum millum annað tað at vit hava býtt tað upp í tímaløntum sum fáa hendanher fyrsta og annað fráberur dagin og har ið starvsmenn so fáa sum ofta eru fastløntur tey tey fáa einki afturindað og arbeiðsgevarin ferð við øllum útreiðslunum ø tað stendur eitt yvirlit í danmark til dømis har eoman tretivu dagar finnland hevur tíggju yrkadagar ísland í mánað norran sekstan dagar suvuríki og tvær vikur í føroyum hevur mann so tveir dagar har arbeiðsgjóvurin rindar og so tekur dagpendingaskipanin yvir aftaná tað í so mátla kann mann siga tað er ikki serliga skenerøst øhspurningurin er um tað er rímiligt meni tað haldi eg er eitt ting sum mann oyðir at hyggja eftir hvar rakar mann og rakar mann óneyðuga hart hjá summum bólkum visti svarið er ja so átti mann kanska at farið inn o defyrensera tað øhog so roynt yvirskipað sæð so so veit eg ikki um um vit um vit stóðu við róðrunum um vit høvdu kanska farið inn og spart akkurát hegari eg føli hatta her aðrar aðrir inntøkumøguleikar og og onnur støð mann kundi tálma útreiðslur enn enn at farið akkurát her øhso tað er tað eg eg hevði ikki so nógv afturat eg haldi nokk so nógv verið sagt sum er at siga um hetta uppskotið øso eg vóni bara at tað fær eina góða viðgerð í í trivnaðarnevndini takk harrarformaður takk fyri so er tað fymot
sum hevur orðið ger so væl ja takk fyri tær formaður ja tað er so her triðju
og fjórði dagurin sum er sum er á skránni og nú hevur edva jacobsen lýst málið øgiliga væl vegna sambandsflokkin men tað hevur verið nakrir hevur sagt tað eit lít sindur um skipanirnar í øðrum londum hvusu nógv betri tær eru enn í føroyum eg haldi at mann skali at mann skal líkasum hyggja eitt sindur nærri tað el nevnt at taka bara eitt áeitt stykki burturúr vistu tú tekur tað tí donsku skipanina so so er tað soleiðisnar at at fyri tað fyrsta fyri at fáa sjúkradagpeningar so skal løntakara verað í starvið í minst fýraoghálvfjerðs tímar seinastu átta vikurnar áðrenn sjúkuna tað er so tað og so er tað soleiðisnar at arbeiðsgevari eigur teir fyrstu tretivu dagarnar ha og men tað tað sum hetta er galdandi or at minnast til tað at hetta her er er galdandi fyri fyri løntakara altso tímalønt men hetta er eisini r galdandi fyri starvsmenn tað vil siga at ert tú longri sjúkur niðri er tað soleiðisnr at kommunan tekur yvir tað er nokk á skipan sum teir hava kon mo sagt tað at landið tók yvir aftan á tað í føroyum er tað soleiðisnar at arbeiðsgevarin hevur skyldu til at betala ein starvsmannuløn tá e han r sjúkur inntil hann ikki er starvið meira og í gjár so royndi eg at siga at einanst máti at sleppa undan at betala løn til eitteit starvsein starvsmann tað er at tú antin sigur viðkomandi húr starvið ella viðkomandi ferð ur starvið vegna tá ð hann doyr ella at hann sigur upp tað er einanst mátir at sleppa undan tíð uppá og tað erikki altíð ay fólk eru sjúk at mann ynskir at at fara tann keðiliga vegina hjá fólk úr starvi tá tey kanska liggja lágt og treingja til øtreingja til at onkur er um tey so tað einasta eg hugsaði um tað er at bara koma fram við seleiðinr trivnaðarnevndin hevur tað við i menti eisini tað er tað at skipanin niðri er soleiðisnar at hon er egentiliga fyri arbeiðsgevarin so at siga tað sama er galdandi fyri starvsmannin og fyri tanntann tímalenta í føroyum er tað soleiðisnar at atat sum er so betalir arbeiðsgevarin fyri fyrsta annan dag nú er so ætlanin at vaksa tað hundrað prosent og og at skal betala triðjuogfjórða dag eisini og sum sagt í viðmerking í áðni so eri eg øgiliga skeptiskur við víkjandi tíð og vil gjarna hava at trivnaðarnevndin tekur tað upp soleiðisnar at hvørsfall at uppskotið kemur át venda rætt soleiðinar at tað ikki bara rakar onkrar vinnur takk fyri takk fyri vit hava viðmerking tað er edva jacobsen ger so væl
takk fyri harra formaður nú er frymund rasmussen rættiliga
kendur við vinnulívið r sjólvorði in partur av tí og og eisini tað er við starv men við hesi hundrað ogtjúgu dayg ár regluni vis si hetta er fýra dagar og hitt bleiv broytt soleiðis at eingin kundi verið meir inni hjá arbeiðsgevarunm uttan fyri tretivu dagar sum tók tað við hvat viga meira er tað nógv sum er hesi hundrað og tjúgu dagarregluni o grund av av at undir starvsmenn og um hetta her so soku blivið fýrar dagar kvann heldur frymun rasmussen um e kann vera ein avbjóðing bæði við virk sum hann kennir til og onnur virksemir at tað kanska vera ein avbjóðing viðhvørt við starvsfólki tí at hvussu fáa te at hanga saman og kann manriskera tað at ein arbeiðstakari hevur kanska trupllari við at vet halda at verða verandi á einum arbeiðs í ein arbeiðs staði bað grundar aftsunu her sum vit gera at arbeiðsgerðin skal út at betala so nógv um tað kann ávirka arbeiðsfólki átakk fyri ger so væl frímóti rasmussen

eg havi ikki fóru setningar at siga hvussu visti mann hevði broytt tað hvussutð hevði rakt visti mann broytti tað til tretivu dagar og íð føroyum altso fráverur dagarnir og og so mu betalti maksse tað dugir ikki at siga men eg veit tað at at tey hundrað og tjúgu tíðar regluni verður brúktir av og á og tað eru vissir foru setningar sum skulu vera til staðar kunna brúka tann reglin men tá ið hundrað og tjúgu tíðars regluni verður brúktir tá hevur tú longu betalt sekssjey mánaðar løn áðrenn tú sleppur av við viðstarvsmannin so tað er tað er eisini ein útreiðsla viðvíkjandi at at mann vroknar við at fólk fara at kanska at spiglera í hesum her at tey kanska verða heima eg trúgvi teir besta um fólk eg trúgvi ikki at meginpartin av føroyingum trúgvi eg ikki hugsar tann vegin at tey vilja útnýtta system so takk fyri takk fyri so er tað aksel væ j
tunesen sum hevur orðið ger so væl ja takk fyri harra formaður hetta er eitt uppskot frá landsstýriskvinni í alman
manamálum um at gera broytingar í sjúkradagpeningaskipanini soleiðis atat at vit fara úr í dag at arbeiðsgevarin rindar fyri fyrsta og annan sjúkradag síðani tekur sjúkradagpeningaskipanin hjá landinum yvir at arbeiðsgevarðið skal betala fyri fyrsta annað triðja og fjórða dag og tað er hon sparing fyri landskassan á fimm milliónir og hesar fimm milliónar verða so sendar út til arbeiðsgevaran kring landið at rinda í staðin fyri og tað er so tað tað er øh men sum bara minnast aftur til farna valskeið og valstríðið sovar tað ein flokkur sum segði nú má mann teðga við at senda rokningar til vinnuna og tað er tann flokkurin sum nú hevur landsstýriskvinnuna í almannamálum men lat tað liggja tað sum kanska vit í javnaðarflokkinum eftu opa tað varð að teir gjørdir broytingar í sjúkradagapeningaskipani kvassa sendi okkurt rokningar út til vinnuna at mann samstundis eisini gjørdi tað nakrar forbetringar í skipanini tað hevði eg roknað við tí at javnaðarflokkurn hevur havt trý uppskot tað seinasta ári í løgtinginum tvey av teimum eru liðugt avgreitt løgtinginum u feild men har hevur bæði landssýriskvinnan og samgongan rættiliga positiv og tað triðja liggur í løgtingið í løtuni tað eina uppskoti tað er ati sum fleiri av inni í dag at smærri vinnurekandi kunnu verið rættiliga hart rakt um ein persónur verður sjúkrameldaður og langtíðarsjúkrameldaður tí er tað ein starvsmaður ela starvskvinnuna eftir tí lógini so hava tey rættilig løn undir sjúku og tað er sjálvandi gott fyri løntakaran og tað skuldiveg sjávandi varðveita nei fyri arbeiðssgevarin sum bara hevur tveir tveir tvey fólk í starvi og annar verið langtíðar sjúkrameldaður so raka tað rættiliga meint og í ringasta føri kann tað kanska innibera at um tað er til dømis ein ein ein klædnahandil at mann vil lata aftur tí mannhe kkihvur ræðt til at seta eitt annað fólk at mann tá kundi fingið endurgjald frá sjúkradagpeningaskipanini arbeiðsgevarin p á tann mátan hjálpt bæði í arbeiðsgevaranum men eisini tann sum verður sjúkur soleiðis at bandið fyrit viðkomandi era uppsagtur verður munandi minni og so annað sum eisini snýr seg um at gera eit sindur betri hjá smáum vinnurekandi vit hava tað soleiðis í dag at tair ert so sjálvstøður vinnurekandi so kanst tú tekna ein trygging fyri stjóran ella eigaran á fyritøkuni men hevur ta skipað eitt smápartafelag sum oftan er kanska líka sum eitt ferð ella sum bara er firma tað eru tvey trý fýra fólk sum arbeiða saman tað kann vera hondverkarar men eiig skal standas sím stjóri so kann tann ikki fáa pengar úr sjúkradagpeningarskipanin atmann gjørdi tað soleiðis at viðkomandi eisini kundi fingið teknaa trygging og fingið sjúkradagpening um viðkomandi blívur raktir ág sjúku tað kunnu vit øll tíverri blíva og tað triðja upskotið tað er at vit hava nakar sum eitur langtíðarsjúka og har kann mann í mesta lagi verða fjøruti vikur og sjúkradapeningaskipanins detur man út og ti dettarnar millumat aftaná eftir tað og har eru har eru til dømis oftan krabbamannssjúklingar ela kunnu eisini vera onnur sum tíbetur í dag liva aftan á fjøruti vikur og kanska eisini yvirlivað ag gjárt trýssskattur sum tað ikki gjørdir fyrr tí tað var viðgerðirnar ikki so góðar men tørvurin er so tann at tey var loftaði eisini fíggjarliga tey fjøruti vikurna e farnar at mann longdi tað soleiðis at so leingi mann var undir viðgerð og var sjúkur kundi mann fáa sjúkradagpening tey málini hevur bæði landstýrskvinnan g samgongan verirættiliga positiv um og tað kann vera at landsrkvonan kemur niðan við einum øðrum uppskotum fyr n at ara ein orði um á løtu meni vit í javnaðarflokkinm høvdu verð øgiliga fegin av at um hetta var ein partur av hesum her soleiðis samstunds mán sendar ein rokning til vinnuna menn eisini jørd ta betri bæði fyri løntakaran og eisini fyri smáar vinnufyritøkur men tað kann vera at landstýrsvinnan kemur við einum øðrum uppskoti seinni í hesari tingsetuni øllum førum koma nakað av hesum trimum uppskotum niðan so fyri t javnaðarflokkuin at taka fult undir við teimum tí tað er neyðugt ikki minst fyri langtíðarsjúk og eisini fyri tey sum hava sína egnu fyritøku men tað er ein lítil fyritøka sum ikki megnar at betala kanska fólkí løn undir sjúku vist tað er í longri tíð sum tað tíverri er lokuntír takk fyri hara formaður takk fyri so er tað elsbet mersedis gunlas
stóttur landsstýriskvinna sum hevur orðið ger so væl ja takk fyri harra formaður ja hetta er eitt
uppskot til løgtingslóg um broyting av løgtingslóg um dagpening vegna sjúku og á uppskoti tað er so ein liður í ætlanini hjá samgonguni um at tálma útreiðsluvøksturin í samband við fíggjarlógina tvey túsund og einogtjúgu og dagpeningaskipan virkasoleiðis í landskassum rindar fyri sjúkradagpeningin men á arbeiðsgevarætt fylgjandi eftirrinda landinum arbeiðsgevarapartindagpeningarlógin er frá tvey túsund og eitt men ásetingin um arbeiðsgevarar skulu rinda fyri fyrsta og annað fráverudag kom inn í lógina tað kom inn í lógina við løgtingslóg nummar seksogtrýss tvey túsund og trý sum lagur í sparingini í fíggjarlógini í tvey túsund og trý dagpinningarlógini er ikki broytt hesum viðvíkjandi síðani tó er tað fleiri ferðir verið uppi at venda at hækka fráverutalið ið verður endurrindað arbeiðsgevaran tað eru fleiri ferðir mann tosa um tað við lógaruppskotinum verður arbeiðsgevarapartur longdur úr tveimum døgum upp til fýra dagar og hetta merkir at arbeiðsgevarar framvegdu skulu endurrinda fyri fyrsta og fjórða fráverudagin við uppskotinum verður fíggjarliga byrðan fyri sjúkradagplening í størri mun løgd á arbeiðsgevaran altso skulu arbeiðsgevarar framvegdu endurrinda fyri meira enn teir higartil hava gjørt endamál við uppskotum er sostatt at hækka inntøkurnar hjá landskassanum mett verður at inntøkur í landskassan síðan lógaruppskot hækka við umleið fimm milliónir krónurog vit hava eisini hoyrt at tað verður onnur átøk sum verða gjørd í lættum hjá arbeiðsgevarum eitt nú als gjaldi sum væntandi lækkar í næstum og har væntar mann inngjaldið frá arbeiðsgevarum verður lækkað við eini seks millión altso meira enn hesa kvinnu eg havi lurtað eftir kjakinum í dag og tað er ymiskt greiðir meg fram eg havi lagt merk til tað at mínir samgongufelagar teir eru eg veit ikki mann kann siga tað teir venda uppskotini reyv men tað er ikki eg havi við tøddi ikki allir sjálvandi men tað er soleiðis at vit høvdu ein samgongufund og eg havi lagt eitt her uppskotið fram og eg hevði hildið at tað var gott at tað kom fram tá á fundinum beinanvegin tað hevði mær dámað betri enn tað verður her í dag men livst so spyrst og tað verður spurtur at akseli johannesen spyr so um við sjúkradagpengum eg meini er tí ingilín strømm spurdi eisini um tað um at tað er við langtíðari sjúkralegu at vist í tú ert so longri sjúkur enn fjøruti vikur hvat so og tað er eitt mál sum eg havi sagt at eg arbeiði við og tað verður arbeitt við tí og eg vóni at at tað verður ikki alt for leingi so fer tað út til hoyringar so tað uppskotið fer til hoyringar so alt í alt so fari eg at takka fyri kjakið og eg vóni at tá ið trúnaðarnevndin er liðug at arbeiða eg veit at uni rasmussen sum er formaður í nevndini hann arbeiðir skjótt og væl saman við nevndini tá skal hann takka fyri so eg vóni at vit koma við vit eru samd um tað sum kemur út klærviðgerð takk fyri takk fyri vit hava eina viðmerking tað er edva jacobsen
takk fyri harra formaður tað er so
soleiðis við ymiskum uppskotum at summi uppsot háloga ma meira enn onnur og kanska hevurmann eisini havt nakrar viðmerkingar áðrenn tað kom so langt ikki generellar hvat mann kundi gjørt annars men tað blívur bara soleiðis at tá ið tað so mann heldur og tann sum skal svara í tá ið mann eg hevði se fyrislag um nøkur onnur ting og tað veit spetmersetes men tá mann skal svara so kemur tað út til landsstýrisfólkini og spep mersetes fekk sanniliga sín part og hevði nógv góð átøk sumann annars ikki kundi sett í verk men tá ið mann skal fyrireikast sl eitt so so ger mann til nakrar tankar og tað bar tørsum eg vísti á at mann kann hyggja eftir trivnaðarnevndini og tað er bara tað hvussu rakar tað tí at hetta alt menniski mað teði við at gera og tað veit at elsbet mersetes gongur rættiliga høgt uppí so at lat honum síggja hvussu tað vendir tá i tey koma út aftur í nevndini eg vænti tað at okkara fólkutsul øllum førum vera við til at gera t í eina góða viðgerð takk fyri harra formaðurtakk fyri ger so væl elsbet mersetis gunlestóttur
ja takk fyri harra formaður tað ivist
onga løtu í ta ið alt kemur til alt tað gongur nokk tað fer nokk at ganga og tá vit koma út so standa vit saman um soleiðis sum uppskotið fera at síggjast ú takk fyri harra formaðurtakk fyri so verður hetta
málið beint í trivnaðarnevndina til víðari viðgerð og vit eru á punkt fýra ftað er fyrsta viðgerð av tingmáli nummar trýogtretivu tvey túsund og tjúgu tað er uppskot til løgtingslóg um broytingu í løgtslóg um almannar pensjónir og tað málið verður so eisini beint í trivnaðarnevndina men formaður fer at biðja um framsøgufólk á í hesum málnum ger so væl ja takk og tað fyrsti tað er uni rasmussen sum hevur orðið ger so væl takk fyri
ja nú hoppi eg teg tað rætta málið sum sum eg haldi meg skulu í gongd við tað er í samband við lestrarstuðul og fyridagarbankjón ja so eri eg rættari leið tað er í samband við at fólk sum eru sum fáa fyritiagpensjón og fáa leysarstuðul og fáa aðrar viðbøtur eisini barnastyrka og kríðslæða og sovorðið tey fáa ja eg vil kalla tað fáa fáa nógvar pengar heilt upp til trýogtretivu túsund samanlagt útbetalt so tað er nógvur pengar og sjálvandi eru tað fleiri sum fáa minni enn tað men í samband við at tey fáa bæði fyritiagpensjón og lestrarstuðul so er tað tveir mátar at fáa uppihaldspening uppá sum vit meta er ikki rætt at tey fáa dupultan dupult uppihaldspening tí er meiningin at at tey ikki skulu fáa lestrarstuðul tá ið tey fáa fyrrgjørdupensjón so tað er faktiskt tað sum liggur í hesum niðra uppskotinum at fáa broytt tað sjálvandi er tað gott at fólk fáa sær útbúgving men men tað skal vera samsvar í hvat hvat mann fær stuðul fyri so vit meta at hetta er tann rætti mátan at takk tær uppá takk fyri takk fyri vit hava eina viðmerking tað er stefan klein poulsen kyrsøkan
ja takka formaður hetta er púra greitt uppskot uppskotið er við sær at fyritjaðar
pensjonistar ikki fáa dupulta veiting um tær er lesandi og taðe ikkil at taka feil av og eg haldi samstundis sett er upp ást vitt pláss at henda broyting verður gjørd og taka fult undir við tí og ja takið tí bara orðið ígjøgnum mína viðmerking sig eg taki undir við tí tí eg halda ikki har nógv at leggja afturat sum fram sum mær takkha formaður takk fyri sigur tað uni rasmussen sigur so væl
ja takk fyri ja eg haldi at tað er einkum
gult at nei eitt einkult mál og eg haldi at eg haldi at hetta er rætt mátti at gera uppá takk fyri takk fyri so er tað

týrskvinnuni í almannamálum elsbet mersetis gunleyksdóttir og tað snýr seg um ati gera nakrar broytingar soleiðis ati í dag er tað soleiðis fólk sum fáa fyritíðar pensjón um tey velja at fara undir útbúgving so fáa tey eisini lestrarstuðul og tað er soleiðis ati sugu tú hægsti fyritíkar pensjón so fært tú fjúrtan túsund og hundrað og hálvtrýss krónur ein partur er skattskyldur ímillum rættiliga lítið sum er skattskildugt og so harumframt fýra túsund fýra hundrað og einoghálvfjerðs krónur afturat í lestrarstuðlii tað vil siga at tú kemur at fáa átjan túsund og fimm hundrað og seks hundrað krónur um tú ert stakur og hægsti fyritegarpensjnistur og hevur tú eina miðal fyritegarpensjón so fært tú ellivu túsund o sekshundraðog hálvtrýss og so og fýra túsund fýra undraðog einoghálvfjerðs og tað heldur landsstýriskvinnan vera forlukrativt og tí sigur mann mann skal mótrokna í lestrarstuðlinum og at vit í javnaðarflokkim kunu gott fylgja landsstýriskvinnuni í tí men tað reisir nakrar prispiellar prinsipiellar spurningar sum vit gott kundu hugsa mær at viðgjørt eitt sidur nærri í nevndini fyri tað fyrsta so so er tað generelt soleiðis at fyritíðarministrar tá teir fra til arbeiðis tað gera summar so kundu teir fortena eina ávísa upphædd áðrenn ey vara mótroknaðir eg minnisk hvat upphæddin er í dag fyri nøkrum ári síðani var hon nakrar fýrs túsund krónur haldi eg árliga spurningurn er umann skuldi gjørt tað á sama máta um man fær lestrarstuðul gjørt tð upp til ein skattskyldu av veiting og sum mótrokna í fyritegar pensónini so etað samamá tá ú fert til arbeiðis og hin spurningurin tað er visthevur hægstu fyritíðar pensjón so er tað tí tú ert óarbeiðsførur júgaðspunkt hví fert tú so at lesa er tað fyri at koma aftur á arbeiðsmarknaðin ella ikki altso tað erin góður spurningur tí vistta er soleiðis at haltar sær tá man er fyritíjarpensinistur at fara undir útbúgving hoima so ikki heima undir arbeiðsfremjandi tiltøkum og fáa ta veitingina har tí tað kann mann ikki fáa arbeiðs búgving haldi túð eitur soleiðis man annaðhvørt kann fær læru ella at fara undir útbúgving tí burdi tað verið nokk yvirskipað soleiðis ati visti tú ætlar tær undir útbúgving og tú fært fyritíkar pensjón so eitir tú ag flyt ta yvir undir arbeiðsfremjandi tiltøk vildi eg mett undir ta skipanina men tit naka spurningar sum áhugaverdir viðgera kanska í nevndini vóiru á prinsipiellum slagi men javnaðarflokkum er sletki sg avlýsandi fyri hesum uppskotnum her og vil geva tað eina góða viðgerð undir nevndarviðgerðini takkfyri haa formaður takk fyri so er tað viðmerking uni rasmussen
ger so væl ja takk fyri nú tey aksel veoanesen nevnir ati tær er um
arbeiðsbúgving og so hugsaði eg tað sama at tað virkaði øgiliga spesielt at fólk sum sum vóru undir fyriarbeiðsdegnum fóru at blíva lesandi so so har eri eg púra samdur í hasum takk fyri takk fyri
eg og uni rasmussen eru nokk samdir sjálv veit hetta er tveir stigar í fyrrafjølum
mann kann vera hægstur fyri depiktión og miðaliga miðaliga at hevur mann skal ávísa eina arbeiðsførleika eftir men spurningurin er tá saman skal víðari í lívinum aftan skal mann fáa útbúgving so mann kann arbeiða okkurt annað enn tað mann hevur arbeitt um tað ikki er undir arbeiðsfremjandatiltøkum mann skal vera tað er júst tað sum endamálur við arbeiðsfremjandatiltøkum og ikki undir fyritdepiktión men tað kunnu vit viðgera undir nevndarviðgerðini takk fyri at fara takk fyri so er tað rósa samuelsen sum hevur orðið
ger so væl takk harra formaður
eg vil ikki fara gjøgnumganga uppskotið man sig soleiðis fleiri ferð men eg ferk eta nakrar spurningar til landstýriskvinnuna og til tað sum e aksel johannesen kom við so eg eri samdur við hon um tað at hægstu fyritiðarpensjonistur ivist í um hvønní hvønn mun altso ta tað verður mett til at tá hver tú óarbeiðsførur men tð gikki verða soleiðis at tú ikki skal vera møguleika at kunna um at at at fara í skúla og kanska fáa nakað annað men at samstundis fá lestrarstuðul tað er so naka heilt annað tað er eingin grund at hava tvær skipanir men spurningurin er so um tann sum er miðal hann hevur farið jú eina kompensering fyri tað fyri ta mistu arbeiðsn mistu arbeiðsevnini og kann so í møguleikan hevur so møguleikan við at útbúgva seg til tann partin sum er frískur tað siga tað ati tú fært ma siga tað sum tú kunda fingið í í kompensering við at veða til arbeiðis tað fært tú kanska í lestrarstuðuli men eitt sum undra meg sum stendur her tað er í viðmerkingunum at tað stendur broytingarnur fevna um øll pensjónsstigini hægsta miðal og lægsta herundir eisini persónar sum fáa fyritíðarpensjón vegna einki ella einki umanna støðu tá ið tú ert einki ella einki maður so fært tú einkimanna pensjón ella ja tú tá fært tú einki manna pensjón og tað er ein kompensering fyri eina mistu inntøku sum túhevur mist í sambandi við at tú hevu mist makan og tí undrar meg tað at at at at mann mann tekur tann partin við tí at tað hevur einki við at gera við tí sjálvan í forhold til hvat hvat hvat skal lestrastuðulela likkja tá tú ert í ein einkistøðu so er tað tí tú mist makan so attað er er alneyðugt tát vit hyggja eftir tí í í í trivnaðarnevndini og eg vóni at har ein ein ein ein ein hatta er skeivt tí at tú ska ikki vera verri fyri fyri tú ert tú ert ein einkistøðu og ikki kunna fáa velt lestrarstuðul tí at tí at tú mist makan tað at at hatta hongur kki orliga rætt saman ella má eg hava misskilt tað við sí visi tta ikki vist ikki er tað sum eg sigi takk fyri takk fyri so er tað e viðmerking hanna jensen ger sovæl
takk fyri har formaður ja tað er júst hettar at tá ið hetta her uppskot ikki hevur verið til
hoyringar so eru heldur ongar viðmerkingar komnar inn um júst hatta eg styrkjaði faktiskt eisini við júst handa setningin um einki ella einki manna støðu tí tað kann jú væl vera at har er onkur logikkur í tí men har soleðis sum tað stendur som virkar t it sindur undarligt júst tí at hatta við lestrarstuðlunum serliga tá ið mann hugsar um tað sum eitur miðal ella lág og miðal at tá er jú nakað við at visti tú arbeiðir og gevst at arbeiða og fórt at lesa so kann mann faktiskt diskutera um mann skal hava henna lstulin ella ikki a menhvussu hongur tað so saman við hesun her einki støðuni tað tað skilji eg ikki ordiligt og vit hava ikki lim í trivnaðarnevndini so hatta eru vit eisini sera áhuga í at fáa greina nærri hóast vit ikki kunu vera beinleiðis partur av nevndarviðgerðini takk fyri harra formaður takk fyri ger so væl rósa samelsen og tað tað er sjálvfólgin
set vansin í tí tá eitt lágaskot ikki verður til hoyringar
tat mann kann lofta øllum av tingum sum ivamálil er í og eisini tað er tað t tú ert í miðal og íeinn lækstu miðalpensjón um tað ikki tú hoyrir heldur heima í einari í hinari lógini sum arbeiðsferði menn tiltøk so at tað kan ska nøkur ting spennandi ting sum it hava arbeiðið við í trivnanevndini men serliga tað er við einkimannastøðuna htta hær at hær hatta er ikki rætt at tú skalt missa lestrarstuðul vistu vert í einari einkimannastøðu tað e haldi g ikki takk fyri takk fyri so er tað hervør pállsstótt
týr sum er hevur orðið ger so væl eg at lil viðgerar uppskotið til løgtingslóg um broyting í løgslóg um almenna
pernsónir og annað har tað snýr seg um a lestrarstuvuln verður frádrigin í fyritíðarpensjón við hesum uppskotunum sum verður lestrarstuvulin frárigin einum fyritíðar pensjonisti og tað snýr seg um øll pensónsstigini hægsta miðal og lægsta og sum rósa samalsen var inniá eisini fyritíar pepensjonistar vegna einki og einkimannastøðu generelt eru vit sjálvandi glað fyri at fólk taka sær útbúgving tað er gagnligtfyri borgarunum fyri samfelagið sum heild h og vit eiga tí eisini at gera tað soleiðis er føroyum at møguleikarn eru so góður sum møguligt at útbúgva seg av at forsetirnar hjá øllum er so javnaðr sum møguligt og eisini at fólk eru so sjálvhjálpin sum gjørligt og havi eg eisini t hava møguleika at at fara undir lesna sum ofta er kanska ein størri ella ein tung uppgáva at fara undir etta uppskot er ein liður í ætlanin hjá samgonguni ati tálma útreiðslunum sum eg nevndi í røðuni sum helt til uppskotið rammanundan so haldi eg stóki spella mann at mann gersparingar á almenna heilsheilsuøkinum heldur enn at mann kanska finnur inntøkur aðrastaðni also mann finnur mann breiðkar inntøkugrundarlagið hjá landskassanum ella fyrimeg sparingar onnur støð enn hjá teimum sum eru vert fyri hetta upskotið hevur ikki verið til hoyringar og tað ger tað sjálvandi trupult hjá okkum at viðgera tað eisini tí at vit ikki hava fingið hoyringsskriv sum vit kunnu hava við í okkara viðgerð her til fyrstu viðgerð og tí hava vit eina stóra uppgávu í trivnaðarnevndini at lýsa hetta økið væl og allar tær ella øll tey sum verða rakt at vit fáa allar tær lýsingarnar o greiningarnar við haldi eisini tað kundi verið áhugavert ella neyðugt at finn útav hvussu nógv fólk talan er um tá ettað eri verður víst á at hetta r ein sparing á sjey hundrað og hálvtrýss túsund krónur um árið tað haldi eg ljóðar sum ein øgiliga smálig upphædd í mun til at aðrar inntøkuskeldur sum hava verið frammanundan í landskassanum er burtur úr landskassanum nú tey síðstu tvey árini so fyri mær ljóðar tað sum ein øgiliga smálig sparing og at tað er undarligt atman ikki fer at finna pengar onkra aðrastaðni tað hevur sjávandi stóran týdning at fólk eisini fyritíðin pensjonistar kunnu fáa sær eina útbúgving og møguliga so eisini koma úr støðuni sum fyri tí ar pensjonistar og heldur kunna varðveita tilknýti til arbeiðsmarknaðin gjøgnum tíðliga starv millum annað og tí er mín kensli ikki akkurát hetta uppskotið eggjar til tað men tað er alt nakað sum vit skulu viðgera í trivnaðarnevndini ja eg haldi ikkieg havd so ela nógv at leggja afturat men vit fara hvussu at gera st ein uppskotinum eina góða viðgerð takk fyri akk fyri so er tað hanna jensen
súmú hevur orðið ger so væl takk fyri hara formaður ja aftur eitt mál
snýr seg um tað at vera virkin á arbeiðsmarknaðinum ella ikki kunna ella partvíst kunnað og hvørjar almanna skipanir hevur mann so afturat verður tað seg fyri tí at pensjón ella lestrarstuðul ella bæði sum hetta her faktiskt snýr seg um ja fleiri av framsøgufólkunum frammanundan hava longu drigið fleiri av teimum spurningunum fram sum mann situr við tá mann fær eitt tílíkt ikki so úgt orðauppskot sumikki sigi nakað um hvussu stóri bólkurin er sum tað rakar hvat fyri støðu tey fólkini eru í altso ikki so nógv lýsing av teimum fólkunum og hvønn leiklut tað hevur í lívinum hjá hesum fólkunum hvussu nógv av teimum eru faktiso í miðal og og og og soytrikka nú hava at fáa at fáa miðal leta lægslu fyri tiar pensjón har sum mann faktiskt hevur okkurt at diskuteraa viðvíkjandi tilknýti til arbeiðsmarknað og g lestur so har manglar faktiskt noktisk sov nógv og tað sjálvandi ger tað at vit sita við nógvum spurningum og eisini teir bólkar ella tey feløg sum kanska umboða hesi her fólkini teirra áhugamál eru ikki komin til orðana so tað er tað ótrúliga ringt at taka støðu til tað bara so svart hvítt men sjálvandi ein argumentatión í uppskotinum er at tð er ikki tað skal ikki mann skal ikki kunna hava hvasu sea heta uppihaldspening í tveimum ha og tað er líkasum argumentatiónin og og eg skilji ta argumentatiónina og kanska serliga í mun til hetta har sum tað verður ført fram at hvat skal mann lesa til visti mann ongantíð kemur aftur á arbeiðsmarknaðin aftur hinvegin fara vit at hyggja eftir tí fjøltáttaða arbeiðsmarknaðinum og tí rúmliga arbeiðsmarknaðinum so er spurningurin er vón fyri framman eisini fyri fyri onkran sum mann ikki helt var vón var fyri til at hava eitt ávíst ávíst tilknýti og brúka sínir evnir í samfelagnum tað er sjálvandi ein partu av diskussiónini framsókn hevur ikki umboð í trivnaðarnevndini so vit koma ikki at sita beint í kjakinum og og og arbeiða við og og vera kanska kanska kunna koma til onkrar hoyringar men men vit fáa ikki ordiliga gjørt okkara gjørt okkara støðu galdandi men vit vilja gjarna vita eitt sindur meira um hetta her og vit vilja gjarna vita hví mann tekur einki og einciog einki manna støðu upp í hvat er tað akkurát sum sum ger ta áhugavert í hesum samanhanginum og í hvønn mun gevta meining at tey sum hava teir lægru ta lægru fyritíðarpensjónina hvu at tey eru aktiv at tey eru lesandi fer tað at sløkkja nakað sum er gott o sum er í gongd viðvíkjandi lestri visti man fremur hesa broytingina kann mann hava variamtar í hesum broytingunum tað haldi eg faktiskt hevði áhugavert at fingið greina nærri gangi út frá at lansstýriskvinnan fer at greiða eitt sindur nærri frá nú hon tekur orði og sjálvandi her eru nøkur tøl sum sjálvandi kundi verið áhugaverd at fingið frágreida eitt sindur nærri og so havi eg onkran spurning afturat og tað er viðvíkjandi kt kemur nøkur ktútreiðslu í sambandi við hesa broytingina vit vita jú at hvørja ferð vit skulu útleiga bólkar burturúr einari koyring burtur úr einari skipan so kostar tað at leggja um og eg gloymdi faktiskt at nevna tað í sambandi við hitt málið tað málið sum eitur uppskot til broytingarløgslóg um arbeiðsfevnandi tiltøk hatta har við nýggju javningini og til tillega størv tí har stóðu eisini tað at tað var ein ávísu kostnaður t at gera broytingar í ktskipaninum og hugsi tað stendur faktiskt heldur ikki í her so eg tonkti at vita har stendur at hetta kostar ella rættar sagt mann fær eina inntøku upp á umleið sjey hudrað og hálvtrýss túsund um árið út frá nítjan tølum er tá alt við er tá eisini umleggingar av av kt og og praksis við tað haldi eg heldur ikki kemur serliga væl fram í esin uppskotinum men sum sagt vit vilja vera konstruktiv og vit halda eisini tað at lóggávan á almannaøkjunum í øllum teimum tættum har sum hon við kemur arbeiði og útbúgving og menning av ymiskum slag um treingin virkuliga til at allir flokkar ja hon treingir til at allir flokkar fara aftur til arbeiðis tað eru næstan átta ár síðani at arbeiðsviðnanartiltøk koma í gildi so eru onkar ávísar broytingar gjørdar síðan og tær skulu nú rullast aftur skilja vit er tað tað einasta sum vit skulu gera við hetta málið hava vit iki eina rúgvu av nýggjari vitan kanska hagtølum og og tróndum í samfelagnum sum vit kunnu hyggja nærri eftir hvat eg faktiskt komi burturúr hvussu rokna mann upp á tey tingini er tað altíð bara dpecr hava vit virðismett tey tingini sum e komin burturúr skipanini og so hitt sum eg nevndi í áðni liggur skipanirna rætta stað tavilsiga a vissu eisini ein fyritíðarpensjonistur fer at lesa er hann so eitt almannamál ella er hann kanska okkurt annað líka gjarna og og og og figurerar í arbeiðsmarknaðarviðurskiftum og útbúgvingarviðurskiftum og í tallentmassanum í samfelagnum sum hann sær upp á tann mátan so eg hoyrdi atframømaðurin hjá javnaðarflokkinum nevndi at mann skuldi diskutera um ikki ein parturavhasum her kundi ligið undir arbeiðsfremjandi tiltøk tað er eisini ein áhugaverdur tanki so allir spurningarnir sera áhugaverdir so eg tað hevði verið áhugavert at hoyrt arbeiði í trivnaðarnevndini takk fyri harra formaður
ja
bíða nú nei takk fyri harra formaður uppskotið man sigr almannapensjón fyritíðarpensjón og lestrarstuðul uppskotið við sær at hjá fyritíðarpensjonistum sum ieisini móttaka lestrarstuðul verður pensjónin lækkað við einum upphædd samsvarandi stuðlunum er lestrarstuðulin fýra túsund krónur tá lækkar pensjón um fýra túsund krónur upphæddin sum pensjonisturin hevur eftir verður tann sama sum hjá øðrum fyritíðarpensjonistum sum ikki eru lesandi ein fyritíðarpensjonistur sum er undir útbúgving hevur rætt til lestrarstuðul afturat fyritíðarpensjón hetta er dupultkompensatijón fyritíðarpensjón er ein veiting til uppihalds og lestrarog lestrarstuðul er eisini ein veiting sum er ætlað til uppihalds bæði í almanna pensjónslógini og í lestrarstuðulsskipanini verið veittir barnastuðul so eisini her er talan um dupult kompensatión afturat hesum kemur annar barnastuðul so sum familjuískoyti barnaískoyti til støk og so framvegis hægsta fyritíðarpensjón ógift og lestrarstuðul tilsamans umleið átjan túsund og fimm hundraðkrónur afnaskatt í gjøld hevur viðkomandi børn tá kemur ymiskur barnastuðul afturat ein fyritíðarpensjonistur sum er stakur uppihaldari hevur umframt pensjón og lestrarstuðul rætt til hesar veitingar barnaviðbót sambært almannapensjónini barnastuðul sambært lóg um lestrarstuðul barnastuðul til stakar uppihaldari sambært lóg um lestrarstuðul barnaískoyti til stakar uppihaldar arskattinum familjuískoyti tó bert um viðkomandi ikki hevur ogn av týdningi barnagjald er ikki ein almenn veiting men eitt gjald frá einum foreldri til hitt um barnið er í dagstovna ella frítíðarskúlaaldri so verður eisini veitt fíggjarligt frípláss frá kommununi ein persónur við tveimum børnum sum fær allar veitingar omanfyri hevur umleið trýogtretivu túsund krónur útgoldið ás trýogtret túsund krónur útgoldið um mánaðin og sleppur undan at gjalda dagstovnagjald eitt par við tveimum børnum har bæði ar eiða fulla tíð fær arbeiðaraløn hava bæði til samans umleið tretivu túsund krónur aftan á skatt harumframt skal hetta parið gjaldð eitt møguligt dagstovnagjald um tú ikki kennir ja hagtøl frá umleið einum ári síðani vísti at tað vóru tveyogtjúgu fyritíðar pensjonistar sum eisini fingu lestrarstuðul at teimum vóru sekstan sum fingu hægstu pensjón broytingin fevnir eisini persónar í einki støðu til hetta kann nevnast at hetta vanligar persónar sum eru stakir tey kunnu sostatt eisini hava rætt til annan barnastuðul sum er akkurát hav nevnt og eisini barnastyrk eg kundi nevnt at fyri ein løntakara uttanbots børn skal hava umleið trýogtretivu túsund krónur eftir skatt og gjøld skal arbeiðsinntøkan verða umleið einogtrýss túsund krónur fyri ein løntakara sum er stakur við tveimum børnum skal hava trýogtretivu túsund krónur aftan á skatt og gjøld skal arbeiðsinntøkan verða umleið hálvtrýss túsund krónur so hetta her er líkasum at líkarætta ella soleiðisnar at hesi fólkini statvek ikki fáa minni enn áðrenn tey fóru at lesa men ikki kompensatión og til hanni eg havi kanska nevnt tað tveyogtjúgu lesandi fyritíðarpensjonistar har av sekstan er í hægstu fyritíðarpensjón og vit vita ikki her og nú hvussu nógv hava børn so g tað bleiv eisini spurt um hetta her við einkjum einki verður mótroknað eins og onnur men hon fær eisini eins og onnur men hon fær eisini út yvir nakað sum einki barnastyrk øso einki han hevur børn so fær hon eisini kompensatión sum er góð og plt barnastuðul er altíð galdandi so tað er tað takk fyri harra formaður takk fyri vit hava viðmerking tað er edva jacobsen ger so væl akk fyri harra formaður tá ið eg havi roynt tað fleiri ferð hugt att tær
uppskotið ígjøgnum tá ið tað stendur her ati at at mann kann koma til at hava trýogtretivu túsund krónur eftir aftan á skap altso fólkmann sigur úti av ymisk fólk tað er púra sjókk tá ið t hav setti sinn í hetta málið at mann skal kanna hava trýog tretivu túsund krónur aftan á skapp altso tað er ymisk familjuskoyti og barnagjøld og og so tað er øll møguligt gjøld kanska sum koma men tað sigur nakað um hvussu góðar nógvar av hasum skipanunum og ískoytisskipanir eru sum eru komnar te síðstu árini og visti mann so ikki hyggur ordiliga ígjøgnum og rætta eitt sindur upp á tað so men trýogtretivr túsund krónur aftanát skatt tað er tað má eg siga vera ein rættiliga høg veiting takk fyri harra formaður takk fyri so er tað elsbett mersetis
skuldast tú ger so væl ja takk fyri harra formaður
ja tað er tað eg havi fingið at vitað ati hetta eru upphæddirnar og tað er tað sum vit fara at broyta nú so men tó so tað verður onga sum eg havi sagt og eisini at attað evr sagt við meg at soleiðis er tað blivið gjørt í hesum uppskotunum at tey skuldu ikki vera verri fyri enn áðrenn tey fóru í skúla ella at lesa men tey skulu ikki fáa dupult tað haldi eg sjálv harra formaður tað er í ordan takk fyri harra formaður takk fyri so eru ikki fleiri sum
bóðu vit um orðið í hesum máli og málið verður nú beint í trivnaðarnevndina og vit hava punkt fimm tað er fyrsta viðgera tingmálið nummar fýraogtretivu tvey túsund og tjúgu tað er uppskot til løgtingslóg og broyting í løgtingslóg um javningar prosent til almannaveitingar hetta er útsetan av javning og formaður fer at biðja um framsøgufólk á tí økinum so ger so væl ja tann fyrsti er tað er uni rasmussen sum hevur orðið ger so væl
takk fyri ja hetta handlar um javning av almannavoytingum og planurin er at bíða í eitt ár við at gera nakað við javning meiningin var at tað skuldi vera nú á nýggjárinum men tað verður fyrsta januar í tveyogtjúgu men vit vita tað at tað hevur ikki verið javnað í fleiri ár eg haldi síðani í fjúrtan men so bleiv bleiv tað broyting í lógini í átjavmenismurætt sum sum sørdi við sær at mann ætlaði at gera javning nú á nýggjárinum men tað sum liggur nú á borðinum er at broyta tað og útseta tað í eitt ár og tað er har eru fleiri sum eru nevnd har á einum lista yvir hvør í ikki blívur javnaður í pengum í mun til lønarhækking og prístalur men har eru nøkur ting sum eru nevnd í har sum eg havi fingið at vitast har stendur nøkur av teimum fyrstu sum standa har í sambandi við børn og ískoyti har har stendur hundrað og tretivu krónur ella krónur um mánað men tað er tað er forfert tað tað eigur at standa um árið so hatta er ikki so stórar upphæddir sum tað dragar seg um takk fyri takk fyri so er tað
næsti talarin tað er djóni nolsø joensen sum hevur orðið ger so væl takk fyri harra formaður ja hetta er so
tað síðsta uppskotið í dag um í spari kast kr man siga røðini hjá hjá sitandi samgongu um í sambandi við fíggjarlógina og hetta her hevur so tað við sum hevur við javningarprosenti at gera til amlanveitingar og siga skal at at tað í tá ið pensjónsumsskipanin síðsta samgongu bleiv samtykt tá varð bleiv tað eisini samtykt at í tvey túsund fissta januar tvey túsund og einogtjúgu skuldi skuldi javningin líkasum setast inn men tað velur so nú veran samgonga at útseta í eitt ár tað halda vit sjálvandi er heldur óheppið tí at vit skulu minnast til tað atat hetta er ein partur av kanstu man siga at tað fylgir vøkstrinum í samfelagnum annars eisini tær veitingarnar sum hesi fólkini hava fyri neyðini og á síðutvey í í hesum uppskotinum har stendur tað tað ati javningin tað verður mett at tað kostar ella mann sparir níggju komma fimm milliónir krónur fyri hvørt prosenti og javnað verður longur niðri á tí síðuni stendur so eisini hvørji hvørjir bólkar verða umfataðir av hesum her og onkur nevndi í áðni untr fyrra málinum sum var beint áðrenn ati einki barnastyrkurin hann verður so eisini merktur av hesum barnapeningur veittur forskotið verður eisini merktur stuðul til uppihalspening barnaískoyti fólkapensjónin sum er tann størsti størsta upphæddin kann mann siga sum er seks komma tvær fýraoghálvtrýss milliónir sum mann sparir har og hægsta fyritíðarpensjónin miðal og lægsta fyritíðar pensjónin og viðbótin til ávísar pensjonistar tað vil siga vit tosa aftur her í hesum málinum um kalsk man siga okkara borgarar sum ikki hava so kanska nógv í forvegin og og tí halda vita tað er spell at teirra hasasum veitingar ikki fylgja við tí tí vøkstri sum annars er í samfelagnum øvónandi kann mann kanska í nevndini hyggja nærri upp á tað og og koma til eina kanska meirabetri loysn enn enn hetta her tí at eitt lannað stað so og tað er rætt tað sum verður ført fram at e kanska man hevi ikki gjørt tað við nakað í tvey túsund og fjúrtan men men men tað eru tað upá hægstu tíð at vit nú fáa tað upp á eitt sovornu støði sum at vit øll kunnu ella at at tað tey eisini merkja ta hesir bólkarnir sum sum áður nevnt eisini fara at merkja tað at tey fáa ágóðan av at teirra kaskuk man siga løn ella veitingar verða fylgja við prís og lønarvøkstrnum annars tað tað er ein sjálvsagt lutur og og tí hava tey eisini rætt til tað haldi eg at tey ikki vera við sviðu so so tað er so í tað er ikki nógv at leggja afturat sum so í hesum her uppskotinum uttan tað at vit halda tað er óheppið í javnaðarflokkinum og viti mæla til at tað verðu hugt nærri at hesum her ogg og og kanska finna eina betri loysn fyri altso hesir bólkarnir ikki verða so hart raktir av av hesi sparingini takk fyri harra formaður takk fyri so er tað viðmerking edva jacobsen
túsund og hvat takk fyri harra formaður nú er tað soleiðis at bara
fyri at líka sum fáta upp á rætt eg veit ta skal fylgja prístalinum men mann tekur ikki nakað altso eingin pensjón sum minkar vi seg nú nú bleiv pensjónsnýskipanin undir samgongur fammanundan broytt í tvey túsund og átjan var tað nakað eg bari ikki hoyrt nakað serligt um hetta her við javning varð tað nakrantíð pá tal at mann kanska tók tað frá fyrsta januar nítjan ella fyrsta januar tjúgu mann n broyti átjan men tað ska kom í gildi frá einogtjúgu og vit hava havt nógv góð átøk við sum so gera at vit velja at taka hetta frá tveyogtjúgu frameftir men men var tað nakar kampur um tað at beð ikki sæð nakað serlig skrivarí ná e veri uttanfyri so eg havi fylgt fylgt roynt at fylgj við so so frægt sum mann einaferð kann at mann kanska fekk var tað nakað hjartamál at fáa tað fyrr inn tá hevði mann eisini eisini landsstýriskvinnuna inni í flokkinum takk fyri harra formaður takk fyri so er tað djóni nolsø joense

fráfyrsta januar tvey túsun og tjúgu og og og so skuldi mann eitt ár aftaná fara at seta javningina í gongd nú koyri mann so eitt ár longur men mann kann siga tað at í tí pensjónslopisskipani tað góða við henni var tað at mann gav teimum við teimum lægstu inntøkunum hægri ella tað bleiv tað bleiv ein ein fordeils við tey í mun til kann mann siga tað sum liggur fyri dagin í dag at hendan samgongan hon kanska veitir teimum sum hava nokk í forvegin enn ú meir og tað halda vit umjavnarfólki ikki er tann rætti politikkurin at føra og tað er sjónføri søgni at tað er tann politikkum sum verur lagdur fyri dagin tíverri og tað tað royna vit aðlíkasum at at átala og og vónandi so so líkasum hendir nakað annað takk fyri harra formarður takk fyri so er tað
rósa samuelsen sum hevur orðið ger so væl takka framhavur sum sagt so er hetta eitt mál sum
hevur nakar tálmandi útreiðslur ella forða fyri at tað økist tað vil siga tar at teir javningarnar sum skuldi verið settar í verk fyrsta januar teir eru broyttar soleiðis at tað varð sett í verk fyrsta januar tvey túsund og tveyogtjúgu tað er altíð tað er altíð keðiligt at skula at gera nakrar broytingar tá ið fólk hava nakað í vænti tað merkist oftani sum um at tað er nakað sum mann missir heldur enn tað nakað sið man ikki fær tað er er kanska oftani óheppið og men su masn sia atvit ima hyggur eftir hvønn tær som rakar so rakar tað einkibarnastyrkin tað er sirka tígju tíggju krónur umø um mánar tað ikki fáa ella ella beint oman fyr tíggju krónur altso hundrað og tretivukrónur per barn um árið og tað saman við barnapengar veitti forskoti stuðul til uppavispengar har eru eisini har tað mhar tóa talan er um sirka fimm krónur per barn og barnaískátið er hundrað krónur per barn vil siga taðer kanska meira á tí tí hillini at kanska óheppi at tey ikki fáa tað sum tey høvdu fingið sær útsygd tí vistiman hyggur eftir hvat ið fólkapensjonistar og fyritiarpensjonistar so hava tey fingið eina hækking ááðrenn eg frammanundan so at tað er alt ív keðiligt og eg minnist so sjálv tá eg var í landsstýrinum í tvey túsund og níggjuog tíggju har mann e í ringastu ringastu krepputíð skuldi til at avtaka javningini at hvussu hvussu nógv óljóð tað gav í samfelagið men samstundis sum at fólk høvdað eina fatan av at at mann skilti tað men tá man hygur eftir teimum støðunum tann tíðin mann er beint nú so er tað kanska ikki so lætt skiljandi men hetta er so ein máti at tálma útreiðslurnar innan fyri almann øki og saman við teimum uppskotum sum vit hava lagt fram í dag ella viðgjørt í dag og møguligt eisini ella eisini koma at viðgera í morgin so at ta er ikki nógv meira at siga um tað uttan tað at útsetingin av javningini verður ikki fyrsta januar tvey túsun og einogtjúgu men í tveyogí tveyogtjúgu staðin fyri og so eru bara vóna at tað at mann ikki mer at standa her aftur næsta ár hesi tíðini og siga at tað varð útsett eitt ár afturat so tvit vóna at tað er bara í ár het er galdandi ella komandi ár takk fyri ja takk fyri síðani fær siristenber

takk fyri harra formaður tað tók rættiliga langa tíð tað tóku nógv nógv ár at fáa framt eina pensjónsnýskipan sjálvt um eg haldi allir flokkar høvdu verið partur av arbeiðinum í eg veit ikki um mann kann siga ein tíggju ár næstan tað vóru hvussu øgiliga leingi men tað eydnaðist so at fáa framt eina pensjónsskipan í seinasta samgongu har tað bleiv gjørt ein røð av broytingum og ein av broytingunum varð so at fáa lagt javningina í eina fasta liði tí at tað hevði verið so ójavnt við tí onkuntí var a javna onkuntí var hann ikki og prosentið var eisini ymiskt og man avgjørdi at hon skuldi fylgja einum brosentum frymili og at tað skuldi beginna frá fyrsta januar í einogtjúgu og tað sum okur so viðgera nú tað er so at útseta ta ætlanina í eitt ár fram til tveyogtjúgu so javningin fyri komandi ár verður ætlanin var enlars at pensónar skuldu javnast tað bertíðir faktisk at hækka við einum miðal tali av prís og lønarvøkstri tað tað bleiv akkurát sum tað tað tað fasta sum tað skuldi fylgja tí at tað sum mannhevði upplivað áðrenn frammanundan tað var at pensjónin var nokk so úttolað allar veitingarnar tí tað hevði ikki ordiliga fylgt við ø og hetta er so eitt spariuppskot og við tað at mann útseti javningina so roknar mann við at spara níggju og eina hálva millión veitingarnir hava verið úttolaðar tað vita okur av tí at javningini verður so ymisk og tí var tað eisini gleðiligt at mann fekk semju um at fáa akkurát tað í eina fasta liðið eg meini at øll vóru samd um tað uppskotið sjálvt um mann ikki var samdur um alla pensjónsnisskipanina prísur og lønir hekka árliga tigu lønarsamráðingar alla tíðina men tað gera veitingarnar ikki eitt tað fyrsta uppskotið sum et nækkran viðgjørdi á løgtingi tað varð eitt líknandi uppskot frá anikuolsen í tvey tá javnaði mann heldur ikki men tá gjørdi mann so broytingar í skattinum í flatskattinum sum gav teimum hægstu inntøkunum túsundtals krónur í lætta um mánaðan samstundis sum mann ikki javnaði veitingarnar nú gev mann tað sama mann støðga javningini samstundis kal mann siga hevur mann ongantíð brúkt meira pengar tað var fylgt upp í eveit ki mnn kann siga ammur og kør men nú sær út til at vera nokk so slunkið í nógvum kassum mann viðger øgiliga ofta hetta her málið sum at tað handlar um at javna fólkapensjónina men tað snýr seg um nógv meira enn tað tí hetta er eisini einki barnastyrkur eitu barnapengar tuppihaldspeningur g barnaískoyti og so er tað sjálvandi fólk á pensjónum og tað e eisini fyrutíðarpensjónirnar sum hava verið rættiliga man kann iga minkaður í virði tað var ein stór hekkan í hægstu fyritíðarpensjónini men hinar báðar hava staðið nokk so nógv ur hekkaði hesar fyrutíðar pensjónina túsund krónur um mánaðin og viðbot til ávísar pensjonistar er so eisini partur av tí sum ikki verður javnað okur í tjóðveldinum halda ikki hetta er í lagi tí hví skulu einki tey sum hava tørv á at hava barnapengar tey sum eru fyrrgia pensjonistar og onnur sum hava ssum pá einlannan máta er ringast fyri hví skulu tey ikki kunna fáa nakað meir og so og spurningurin er tað hevur mann nøkur onnur góð uppskot kann man siga sum hjálpir sama bólki að tað kundi so verið tað hav okur so heldur ikki sett nakað dømi um eg haldi spariátøkini hjá samgonguni venda fullkomiliga sosialt skeivt og tað haldi g ikki er rætt allar broytingar á sosialøkinum higartil hava verið til hava rakt tey sum onkursvegna hava minst men okur v altso tá eg fari at lesa hetta her sum blíma við at hoyra hesi her slagorðini sum vóru í valinum at pengarnir hava tað besta í vinnuni at hesu vinnan hevur tað gott hað ølt tað gott og sum var familjan líkasum slag orðið men hesin fólkini hava eisini familju so tað var ov umpimbært ikki allar familjur tað bleiv spurt úr salinum í áðni um hví okur javnaði okur fingu hesær semjuna um hvussu hon skuldi javnast og okur hekkaði pensjónirnar munandi okur hekkaði fyrutíðarpensjónina tað dugi ikki t síggja nakrar ætlanir um nú kkaði fólkapensjónina ta hevr mast ta altíð gjørt men mann gjørt p á annan máta okur hekkaði tað meira til tey sum hava bara fólkapensjónir samhaldsfast at liva av soleiðis at mann fekk yvir fimtan hundrað krónur um mánaðir meira at liva fyri og gjørdu nakrar broytingar í heimsutrygdarlógini og fyri serliga fyri at gera geva fyritíðar pensjonistum ein bata og eisini okkurt vilð lætta til brillur og kringvarpstjald og sovíðari okur samtyktu at familjuískoyti sum eisini skuldu hjálpa teimum familjunum sum vórðu í truplast fíggjarligum korum okur hekkaði lestrarstuðulin sum eisini kom væl við hjá nógvum serliga tey sum eru kanska støk og lesa og hekkaði barnafrádráttin og okur gjørdu ein stóran skattalætta til lág og miðalønt og tað er tí at at spurningurin stendur akkrát sum eftir ja men tá ið mann nú ikki vil javna ella hekkað veitingarnar til tey fólkini sum hava minst eta tíman hevur okkurt annað gott í ermin til tey tað havi eg so heldur ikki hoyrt nakað boð um so eg haldi ikki at hesi hesi spariátøkini eru í ordan eg haldi eg haldi faktiskt ikki at mann egur at koma aftur at koma við teimum og í einum tíman ongantíð í lívinum brúkt meira pengar raksturin hevur ongantíð í lívinum verið hægri g havn spolar avstað eg eg tími ikki at nevna orðini sum hann brúkt t oman áðrenn takk fyri ja takk síðan fær steffan klein poulsen orðið
ger so væl takk harra formaður
fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar fýraogtretivu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um javningarprosent til almannaveitingar útsetan av javning og eg kendi ikki ordiliga til uppruna av hesum uppskotinum mátti líka fara hyggja eftir upprunalig upskotinum og her stendur at javningarprosenti jaí loyvi frá fológini javningarprosenti fyri komandi ári verður útroknað sum miðaltalið av nummar eitt prosentvísir broytingin í lønarkarminum hjá fíggjarmálaráðnum í tólv mánaða skeiðinum sum endaði fyrsta oktobur og nummar tvey prosentvíst broytingin í brúkaraprístalinum triðja ársfjórðing innverandi árið í mun til ársfjórðingin arfyri og so fær mann eitt miðaltal her og við tí miðaltalinum so javnað mann ávísar veitingar frá landinum og kostnaðurin av javningini hon er á leið níggju komma fimm milliónir fyri hvørt prosent stig ið verður javnað og í hesari tabellini síggja vit hvørja veitingartalan er um og vissu vit taka eitt prosent stig so av hesum einav prosentstigunum er jú sum sagt níggju komma fimm miliónir og nógv tann størsti parturin fer til pensjonistarnir teir fáa næstan allar níggju milióninar vit senda tatabellini givið er rætt nú segði uni rasmussen ølið okkurt tal var skeivt men í hesari tabellini vísta seg at pensjonistarnir fáa nógv að partin av hesari javningini og tá ið vit havahækkað pensjónina so er jú argumenti at vit útseta hesa javningina tí at teir hava fingið eina so stóra hækkan hesi hesi árini men samlaði prísurin hann vildi kanska heldur verið um tær nítjan milliónirnar tí ein javning hevði kanska ligið um tvey prosent tað er øllm førnum dømisuveru nevnt undir fíggjarliga avleiðingum og men vit velja so ella hetta er ein partur av spariavtøkunum og eg haldi at at tað vendi rætt tá ið pensjonistarn hava finguð eina so stóra hækkan teir fingu ella fáa nú tvær ferðinr a fimm hundrað og fjøruti krónur sum gevur teimum túsund og fýrs krónur afturat um mánaðin og tá ið teir eiga ein so stóran part av hesari veitingini so haldi eg eisini at mann matolir at vit útseta tað og tí haldi egheta r øgiliga skilagott uppskot takk hara formaður ja hanna jensen fær eina viðmerkingtakk fyri hara formaður
ja steffan klein poulsen hann hevur nú argumenterað fyri at
ahetta er fínt tað sum mann ger her men er tað ikki allíkavæl so at at hetta her er nakað sum hetta her hækkingin tað er nakað sum simpulten hvørvir úr prosjettinum hjá hesum fólkunum í eitt ár tavisiga hetta ikki tey fáa tað ikki aftur altso mann sigur mann seinkar nakað sum tey skuldu fáa koma sum tey hava havt í útliti tey sum hava fylgt við tey hava havt í útliti so so ella so so hetta ikki nakað sumtað sær út til at tey fáa aftur so upp á onkran máta so tekur mann tað burtur úr teirra samlaðu inntøkulívsinntøkur á taðer taðer væl soleiðin at mann skal skilja tað tað er ikki soleiðinar at bara tí tað fór sinka so er tað ikki til men sleði so er tað jú faktiskt eitt ár har sum tað dettur burtur ímillum eg hugsi bara tað er tað e tð nokk so ringt at argumentera við at tað ikki merkist og at og at tað hvussu alt mnn siga at tað ikki verður faktiskt tikið frá teimum mann spurningurin er hvussu onnr aðrir bólkar høvdu reagerað um tað var so tilvildarligt aftursteffan klein poulsen ja takk harar formaður tað kann væl
at vera at summi hava
roknað við hesari javningini og roknað tað inn í sítt buskekt men tá ið vit sum sita í valdi nú at enhendan samgongan hevur hækkað pensjónina so mikið nógv so kemur hetta ikki sum sum eitt sjálk fyri tey at at tey missa hesa javningina tað er mín meting og tí pensjónin er hækkað rímiliga nógv vil eg pástanda og eg haldi at pensjonistarnir hava tað heilt ókey í dag sjálvandi summir standa ikki líka væl ítí sum eru øgiliga væl fyri sum pensjonistar ø men men tá i vit hava hækkað tað so mikið nógv so haldi eg ikki at at at vit útseta eittar kemur sum eitt stórt sjokk og kemur at leggja teirrposkett tað vildi ikki mett tá ið vit hava hækkað pensjónina so mikið nógv og tí haldi eg at mann kann forsvara hesa broytingina takk harar formaður ja takk so er ta bjarni kára
petersen ger so væl takk fyri at fáa mær ja vit viðgera enn eitt uppskot sum
ø hevur til endamáls attálma útreiðsluvøksturin hjá landskassanum og tað er tað er eitt uppskot sum eg komi frá almannamálaráðnum ella frá landstýriskvinnu í almannamálunm um at mann útsetur javningina fyri tvey túsund og einogtjúgu til tvey túsund og tveyogtjúgu og mann metir í uppskotinum er tað ikki so ítøkiligt hvat mann sparir av hasum men tað stendur at fyri hvørt prosent so er tað á leið níggju eina hálva millión og tað tað tað byggur út frá einari lóg sum bleiv samtykt í tvey túsun og átjan um javningarprosent til almannaveitingar og har er eini klárur bítuslikil ivir hvussu man javnar tyer at taka miðalprísirn av lønargjaldingum fyri inniverandi ári í oktoburmánað og so eisini brúkaraprístali og tað fær meg eit ivast eitt sindur tí ati eg havi ikki so sterkar meiningar um hvørt hetta her uppskotið er sosialt ansvarligt ella óansvarligt men eg royndi at hyggja eftir búskaparfrágreiðingina sum fyldi við í fíggjarlógaruppskotinum fyri tjúgu og einogtjúgu ogs bara tekur eitt dømi ø munurin í í frá tvey túsund og nítjan til tvey túsund og tjúgu í lønargjaldingum til almennar tænastur tað var ein tað var ein vøkstur á seks komma tvey prosent og mann sigur níggju unidgáhálva millión fyri hvørt prosent men hyggja vit so eftir brúkaraprístalinum so fer tað faktiskt fyri fyri tjúguo tjúgu so fer tað eit kvink niðureftir kemur til p á grundav tí at mann hevði eitt skrall í mars aprílmánað fyri oljuprísin tí at her er ein talva sum vísir indekserað brúkaraprístali og tað er tað fer upp tá tað kemur til mat og drekka og so framvegis men tá tað kemur til bíli so fer tað faktiskt øgiliga langt niður eini sjey minus seks sjey prosent so tað kann gott vera at á javningarprosent fyri næsta ár hevði gingið út í null nú havi eg ikki roknað upp á tað eg valdi bara heilt skjótt at hyggja eftir talvurnar sum eru her og vit hava faktiskt ikki álins fyri hvat tað merkir ítøkiliga í øllum førðum havi eg ikki fungið nakrar upplýsingar um tað og tað stendur hels ikki s nógv undir í uppskotinum haldi eg h men vissu vit fyristilla okkum at at miðal prosenti verður null til eitt prosent so eru tað ikki so nógvar upphæddur mann sparir er tað hinvegin fimm prosent so eru vit pluss til upp í einar hálvtrýss milliónir í javning so hetta her uppskotið kann vera ein sparing men tað er ikki givið tí at tað er eftir einum bítislikil sum er ásett í lógina um javning á almannaveitingum sum byggur út frá brúkaraprístali og frá lønarhækkingum í hjá tí almenna og í hesum førum so hevur mann ein ein ein nokk so markantan lønarvøkstur men brúkaraprístalið er faktiskt niðurgangandi beint nú sum gott kann merki at tað tað gongur í null og og visti tað gongur í null so hevur mann faktiskt ikki spartin av krónum visti tað tvørturímótir í minus so so veit ekki orilaikat hendur meni ja so er tað eisini tað hvussu hetta rakar eg dugi illa at vordera og eg komi nokk heldir ikki at fáa so nógv innlit í tí tá ið egsiti í trivnaðarnevndini men men eg haldi a tað er nokk so viktigt at manneftirkanna tað um mann um mann nú rakar har mann vil og mann ikki sum so ofta h verður sagt av bæði samgongulimuum og anstøðulimi í dag tekur tað og rætta enda eg halditað gongur aftur í nógva av hesum uppskotum hat mann mann ynskir tað fyrisovud ikki sog tað skilir mann væl tað eru sparingar og eingin tímir at spara men soleiðis er tað nú eina ferð og mann má gera tær tillagingarnar sum eru neyðugar men sum sagt eg fari altíð at síggja positivt upp á eina ærliga roynd attálma útreiðsluvøksturin hjá í almennu sektorunum tað er neyðugt beint nú og øll tey tiltøkini sum samgongan ger í einai roynd at basa tíð er altíð kærkomin sjálvandi mugu tey tdiskuterast meni men eg eg loyvi mær at hava nøkur ivamál um hvat hetta er reelt merkir í sparingum ella í útreiðslum tí at soleiðs sum eg lesi tað so er tað eingin karanti fyri hetta er ein sparing tvørturímóti takk fyriha formaður ja takk fyri so er tað landsstýriskvinnan elsbett mersed
hneskunleystettur ger so væl ja takk fyri harra formaður ja tá ið tey
kemur til sparingar og tálmingar ella hvat vit kalla tað so haldi eg hetta er ver í ein nokk so harðir dagur og tað sást kanska á salinum er r ru nøkur tandur eftir og so tað er kanska tikið eisini fast upp á okkum øll ata mann er noyddur til at tálma eitt sindur sum løgmaður sigur ferðin fer ikki at vera taðn sama og tað mugu so fyrihalda okkum til hetta er enn eitt uppskot sum landsstýrið er

mann samdur í samgonguni árenn mann ja ja endamálið við endamál við uppskotini er at tálma útreiðslu vøksturin á fíggjarlógini nýggj lóg um javningarprosent til almannaveitingar varð samtykt í tvey túsund og átjan og kom í gildi fyrsta januar tvey túsund og tjúgu tað vil siga at mann samtykti í tvey túsund og átjan at nú skuldi van javna í tvey túsund og tjúgu tað vil siga tá ið tey sum samtykta ella løgdu hetta fram ikki sótu ið ræði meir men til komandi samgongu tað skuldi javnast fyrstu ferð í tvey túsund og einogtjúgu og tað er komandi ár við uppskotunum verið javnað fyrstu ferð í tvey túsund og tveyogtjúgu verður tað gjørt nú til vit útsetat í eitt ár seinastu ferð vit høvdu mann sigur javningin var fram tað var í tvey túsund og fjúrtan og vit høvdu hvør sæð tá við ræði tað var in sama samgonga sum situr í dag við raði tað vil siga at eg ikki javnað síðani tá borgarliga samgongan sat við ræði so eg haldi vit mastkal hava takksaman fyri at at nú sita vit aftur her og vit fara at gera hesa javningina ella fremja í verki komandi nei í tvey túsund og tveyogtjúgu í lógaruppskotunum eru tríggjar upphæddir komnar skeivt fyri tað var soleiðisnær at eg bleiv biðin um at koma í kvf at kjakast um hetta her javning og tey høvdu sjálvandi fingið talvuna sum er send løgtinginum eisini so upphæddinarvaru komnar eitt sindur skeivt fyri upphæddirnar vórðu íi so høgt settar so eg ætlii mær altso í lógaruppskotini eru tríggjar upphæddir komnar skeivt fyri einum talvi og talvan ja sum eg fari ag siga tikkyri nú og hon vísir hvussu nógvtan einstaka veitingin hækkar um mánaðin um javnað verður við einum prosenti og hvat itt prosent merki fyri játtanin í fíggjarlógini sum edva jacobsen nevndi so er tað ikki soleiðisar ta vit snakka um hetta her hesar veitingarnar at vit fara inn og taka nakað frá nøkrum men vit hækka tað ikki vit hækka ikki veitingarnar komandi ár men vitfara ikki eftir teimum j altso up tann mátan men tær hækka ikki og so er spurningurin onkur nevndi einki barnastyrkur at tað verður ikki javnan og her snakka vit um ellivu krónur per barn umleið ellivu krónur per barn

stóð ta og ein onnur upphædd sigur missir minnist rætt og so er barnapeninguveittur forskoti tað er umleið ellivu krónur per barn altso um mánaðin ellivu krónur sum tað ikki verðr hækkað og stuðul til uppihaldspening til fimm krónur per barn sum tað ikki verðar hækkað komandi ár barnaískoyti tað er átta krónur per brn sum tað ikki verður hækkað og so er tað fólkapensjón har verður tað ikki hækka við sjeyoghálvfjerðs krónur fer ógift og gift einogtrýss krónur og hægsta fyritíðarpensjón ógift hundrað og fjøruti krónur og gift hundrað og fýraogtjúgkrónur o miðal o læksa fyritíðar pensjón ógift hundrað og fimtan og gift hundrað einaferð afturat hetta her er nakað sum tað ikki hækkar við

færdi javningini út í lívið og gift einogtrýss krónur men so verður tað ført fram her ókey altso seinasta samgonga hon gott nokkførdi hon ikki javningina ígjøgnum men tey hækkaðu tað gjøri eisini tað er rætt men tað havi eg so sanniliga eisini gjørt so sanniligar eisini gjørt ein ógiftur fólkapensjonistur fær eftir at skattið heilsutrygdargjald og kringvarpsgjald er tikið av góðar tólv hundrað og fýrs krónur meira at liva fyri um mánaðin tvey altso ein ógiftur fólkapensjonistur far eftir at skattir heilsutrygdargjald og kringvarpsgjald er tikin av góðar tólv hundrað og fýrs krónur meira at liva fyri um mánaðin tvey túsund og einogtjúgu enn enn hann ella hon fekk í tvey túsund og nítjan í alt hevur ógifti fólkapensjonisturin tólv túsund fimm hundrað og hálvtrýss krónur um mánaðin av livafirð og so vilstu vit taka hjún komandi ár ella árkskifti ellahalahussum mann sigur so tosa vit um eina hækking upp á tvey túsund og fimm hundrað krónur tvey túsund og fimm hundrað krónur her snakki eg um ein fólkapensjonist malso hvat hvat tann fer tá ið eg nevni bilapiso er tað vist hann ikki hevur nakað annað tað er nógv sum hava eftirløn og og arbeiða kanska við síðuna eisini men fyri hjún er hækkingin tvey túsund og fimm hundrað tvey túsund og fimm hundrað krónur í mun til tvey túsund og nítjan einihjúgum fer hava í alt sirka tveyogtjúgu ella knappliga tveyogtjúgu túsund krónur eftir um mánaðin e livafyri tveyogtjúgu túsund krónur fer hjún at hava eftir at livafyri um mánaðin visti tey ikki hava nakað annað vit vita tað at tað eru tey sum kanska fáa eftir løn ella taka nakrar tímar og men hetta er vissu ið tey ikki hava nakað annað so fáa tey tveyogtjúgu túsund krónur

eg veit tað er keðiligt at mann ikki javnar best hevði veruð fyri tey sum skulu móttaksa upp høvdu móttikið upphæddina at tað bliva javna komandi ár men upphæddirnar eru ellivu krónur og ellivu krónur og fimm krónur og átta krónur og so akkurát fólkapensjonistsum eg nevndi sjeyoghálvfjerðs krónur og fyri pør einogtrýss og hægstu fyritíðarpensjón hundrað og fjøruti og gift hundrað og fýraogtjúgu og so miðal lægsti hundrað og fimtan og hundrað og ein fyri gift og seks sjey krónur viðbóð til ávísar pensjonistar so orsaka at talvan sum g havi sent niðant md orsaka at tað var onkur feilur í tamóti orsaka so nú havi vit nent tað nakra ferð og sjálvandi fara tit at fáa talvina eisini takk fyri harra
ja takk fyri harra formaður tað er sjávandi so tá mann lesur hiksa smáu upphæddirna
upp ellivu krónur í einki barnastyrki men tað er so á mjólkarpakki og grundin til at mann hevur javning tað er sjálvandi tí at onnur tøl í samfelagnum prísur alt hækkar og og visti ikki hetta fylgir við regluliga jamen so er tað faktiskt ein real lækking so faktiskt kann mann siga ja tað er spellant ikki hev verið javnað regluliga altíð og vit fingu so semju um at seta í gongd og og sjálvandi harmast vit um at tað ikki fær í gongd tá vit samtyktu tað skuldu fara í gongd ha og eg veit at lanssýriskvinnan harmast eisini um tað men tað er tað er t kanska eitt sindur løgið at mann at hetta er akkurát tað sum mann tálmar við ha vit hava jú víst á at tað kundu kanska verið onnur málaráð sum eisini tálmaðu ella skaffaðu inntøkur tí er tað kanska so løgið at viðgera øll hesi málini í dag mangibeche smá men men hjá teimum sum skulu fáa handan hundraðtað síðan ella hasar fýrs krónur hálvfjerðs krónur ella hvatarnir er tilsamans so ger tað tann munin sum tað tað eigur at gera tað erelsbet mersedis gunlestóttir ger sovæl ja takk fyri harra formaðu ja eg
kundi ikki verið meira samd við spyrjaranum at best hevði
verið at mann javnaði nú men samstundis so haldi eg at tay gera einki um eg eisini nevni hvussu nógv fólka pensjonistan fáa allíkavæl komandi ein stakur fólkapensjonistur fær sirka tólv túsund og seks hundrað vist hann ikki hevur nakað annað í mun til vissu vit taki nú ein arbeiðsmann so fær hann útgoldið aftan á seinasta lønarhækking nei orsaka trettan túsund sjey hundrað meðan ein stakur fólkapensjonistur fær tólv túsund og seks hundrað og og parið fær ella hjúgundi fara se tveyogtjú túsund útgoldið men sjálv sjálvandi hevði tði tað verið gleðiligst vist ta fingið hesa upphæddina afturat tað sigur sjálvt syri stenberg ger suvæltakk fyri hara formaður

tað er púra rætt sum eisini hanno jensa varð inni á at tá ð heta er ein lítil upphædd so merkist hon sjálvandi bestu seinntøkan er lág altsohon hevur stri størri týdning leðri inntøkan er og okur viðgjørdu uppskotið tíðliga starv fyrr í dag har okur haldi eg eisini viðgjørdi uppskotið út frá nøkrum heilt orðum upphæddum at her sum eru komnar alment fram eina løtu aftaná og eg haldi hetta sigur eitt sindur um hvussu viktigt er at koyra mál til hoyringar nú hevur einki verið ti hoyringar og eg skilji ikkiat mann iki koyrta tilhoyringar samstundis sum tað bleiv lagt fram tað kann mann eisini gera ella havt hoyringsfundur ella ætlanna eg haldi at tað er ein óskikkur ø nú verður verða fyritíðarpensónar til dømis ikki javnaðar hvat ætlar mann at gera til dømis fyri tann bólkin altso eta ikki nøkur platinnan fyri hetta hetta her samgonguskeiðið at gera nakrar batar á tí økinum tað var eisini frammi eitt val lyfti frá fólkaflokkinum um at samandsfasti skuldu vera skattafríur og eg veit ikki hvat hvussu gongur við tí so er tað elsbett mersedes gunlegstóttur ger suvælja
takk fyri at eg eri samd við eg eri samd við spyrjaran um tað at tað vil
eg snakk um ellivu krónur til einki barnastyrk og ellivu krónur til barnapening vektir forkotið og stuðu til upphaldspening fimm krónur og barnískøtið átta krónur og so fólkapeningin næstan sjeyoghálvfjerðs og einogtrýss og so víðari tað er samd við henni í at at belt hevði verið tað fingið hesi pengarnar aftur og afturat sjálvt um tað kanska í nógvum oyrum er ikki jóast nógva men eg haldi ræðuliga skeivt at siga tað at vit ikki hava vælfest fyritíðarpensjonist er tað nakað sum eg havi sæð pengar til so er tað akkurát sovorðni sum fyritíðarpensjonisturin fær ágvaðan av kanska vit kunnu tikið til dømis statulhaldið á glyvrum tað er til fólk sum eru undir sjeyogogtrýss sum eru komin illa fyri av atbjóðingar til dømis við demens og ráðgeving og eg havi sett nógvar pengar av til duna og hjálpifelagsskapur og so tað haldi eg er heimaráðgeving eg vil blíva við so tað haldi eg ikki rætt at siga tað at vit hava ikki raðfestað fyritøðapensjunum álvara tosað spyrjaðurin takk fyri síðani er tað bjarni kárasund petersen
takk fyri harra formaður og takk til spælmenn setis gunnarstøttur fyri
tølini hasi tølini eru fyri hvørt prosent sum javningin verður altso hasi tølini eru galdandi fyri hvørt prosent og tað prosentið verður definerað í løgtingslóg um javningarprosent til almannaveitingar sum tekur støði í eitt miðaltal á lønarvøkstrin í almannagoyranum og brúkaraprístali og soleiðis soleiðis sum nú sum nú er so er tað ein rættiliga høgur lønarvøkstur nú vita vit ikki hvussu lønarvøksturin verður til samráðingarnar árin komandi og vit síggja eitt eitt negativt brúkaraprístal í øllm føranum fyri tjúgu tjúgu men vit vita ikki hvussu tað sær út í tjúgu einogtjúgu etta er nokk so avgerandi fyri um mann sparir ella um mann ikki sparir við at útseta veitingina fyri tjúgu einogtjúgu tí at vissu vit ímynda okkum at tað gongur í null vøksturin er lønunum er kanska tvey prosent men brúkaraprístalið minkar við tveimum prosentum so eru vit niðri á null og sambært lógini jaso er tað landsýrisvinnanlformað

el góðir kárasson orska og mann sigur tað sum eg fyrihaldi meg til tað er tað sum tað sær út tí løtuna tað er tað eg fyrihaldi meg til og roknistykki sum eg havi fingið taðr soleiðis sum tað sær út í løtuni og hasa uppbeløpuni ella upphæddirnar er nevndir tí veitingin hækkar um mánaðin hevði eg annars hækkað men tað ger hon so ikki nú tað vil siga í staðin fyri at kanska ein ein stakrur fólkapensjonistur fariðtólv túsund og fimm hundrað og hálvtrýss o kundi hann fingið tólv túsund og ja nakað eitt sindur meir enn tað um mánaðimi tað tað verður so ikki takk fyri ja takk fyri so er orðaskifti enda eingin
tað er ikki slei st um at biða um orðið málið verður beint í trivnaðarnevndina til víðari viðgerð tað sum er eftir á skránni í dag tað er framløga skal boða frá at trivnaðarnevndini her lagt álit fram í løgtingsmál nummar trý tað er uppskot til samtyktar um dagpening til stjórar í smáum feløgum trivnaðarnevndin eisin lagt álit fram í løgsmál nummar tólv tað er uppskot til samtyktar um at byggja leiðubústaðir á útoyggjog fíggjarnevndin e lagt álit fram við løgsmál nummar fýraogtjúgu tað er uppskot til løgslóg um broyting løgslóg um landsskatt kommunuskatt til skattalógin dagføring av skattafríuupphæddin til sjálvboðiarbeiði innan ítróttaøkið tað vóru framløgurnar í dag tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin fríggjadagin níggjunda oktobur hann byrjari klokkan tíggju og tá er skráin hendan eitt val av løgtingsins umboðsmanni tvey fyrsta viðgerð av tingmálin ummar fimmogtretivu tað er uppskot til løgtslóg um broytingar løgtslóg um barcelsskipan barsilslógin leingingarrættinum til barsispening hækkan á barselsgjaldini og broyting viðvíkjandi kærnevndini trý viðgerð av tingmáli nummar fyrsta viðgerð av tingmálinummar seksogtretivu uppskot til løgslóg um broytingar løgslóg um búnaðargrunn fíggjarliga heimildin til at gera antikvariska serskipan í koltri verður longd til tvey túsund og fimmogtjúgu og síðani er fyrsta viðger av tingmál nummar sjeyogtretivu te uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um almenna heilsutrygd heilsutrygdarlógin í parantes stendur grein seks um eftirbata heim verður strikað hækkan av heilsutrygdargjaldi úr null komma seks til null komma sjey prosent broyting ar tilskotsstiganum og broytingar grein tíggju um hjálparáð og so er framløgan eisini á skránni so er tingfundur lokin